og onnur viðgerð av løgtingsmál nummar níggjuogtretivu uppskot til løgtingslóg um broyting í anorning forferðurini af lóg um foravns stalninger mótsmitsoma andrað orðførti syðdómi myndugleikaflytingar vegna yvirtøku av farsóttarmálsøkinum hesi bæði tingmálini verða viðgjørd undir einum so ætlaðig bara at spyrja um nakar ynskir orði bjarni hammer ger so vælja takk fyri harra formaður hetta er so ein yvirtøka sum føroyar fer at taka ræði á sum hevur verið undir donskum raði árunn aksel ve johannesen løgmaður hevur lagt málið fram tann seytjanda januar og aftan á fyrstu viðgerð tann nítjanda januar er tað beint í uttanlandsnevndina hetta her sum sagt hetta málið er tveimum pørtum ein partur er ein partur er ítrivnaðarnevndini og so er ein partur í í samband við sjálva yvirtøkuna í uttanlandsnevndini og eg álether er tann parturin hjá uttanlandsnevndini sum eg lesi upp nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann annan februar og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landslæknan landsstýrismannin í heilsumálin landsstýriskvinnuna margetstóra og so eisini løgmann aksel ve johannessen ein samdnøvnd vísir á at føroyar komu vál ígjøgnum koronufarsóttina í mun til onnur lond tó hevur tíðarskeið vísti okum at farsóttarmálsøki eigur at vera á føroyskum hondum í eini krøppustøðu er tað umráðandi at frástøðan til avgerðarmyndugleikarer stutt og at landsins borgarar fáa greiða týðiliga kunning ið er til at skilja tá koronafarsótin herjaði gekk tað skjótt uppfyri politisku skipanini at rætt og neyðugt var at farast skuldi undir at yvirtaka málsøki nevndin er eisini samd um at rættast er at yvirtaka farsóttarmálsøki harra formaður tað er einki ivaust í at samfelagið og myndugleikin í føroyum er búgvið til at taka ábyrgd á hesum málsøkinum og at skipa føroyskar loysnir eftir egnum fortreytum landsstýrið hevur upplýst at fyrisitingin sum skal umsita føroyska farsóttarmálsøki hon verður klár áðrenn málsøkið formiliga verður yvirtikið tann fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu uppgávur og heimildur viðvíkjandi farsóttum sum í dag liggja hjá landslæknanum og hjá danska ráðharranum og sunnhil stirerssen verður eftir fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu fluttar til ávíkavegis fólkaheilsustýri og landsstýrismanninim landstýriskvinnuna í heilsumálum við hesum lógaruppskoti verður farsóttari málsøki formiliga yvirtikið og harvið fáa føroyskir myndugleikar lóggávuvald og útinandi vald á málsøkinum innihaldsliga verður lógin tó ikki broytt í hesum umfarinum og sum sagt harra formaður so er tað ein samdnevnd sum tekur undir við málinum og mælar løgtinginum til at samtykkja hetta uppskotið eg kann kanska leggja afturat at undir viðgerðini hevur tað verið uppi at venda um ella mann kann siga upi at venda at tað verið kjakast um møguliga at skuldi mann kanska framskundað yvirtøku degin tað kundi verið skilagott við seg nú ein farsótt aftur fór at herja kanska tíðliga í heyst ella seint í heyst men men nevndin er sum blivu samd um ati tað verður tann fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu eisini fyri fyri at fólkaheilsustýrið sum er rímiliga nýtt færð møguleikan ati altso ferð veruliga tíð til at gera seg kláran
til at yvirtaka økið og sum sagt so er tað tann tíðin tað var tá ið farsóttin fór at herja og
tað bleiv kanska greitt fyri øllum løgtinginum at tað var á donskum á donskumraði tá vóru ney nemliga nógvar atfinningar um og tað vórðu eisini royndir gjørdar á løgtinginum um at hvussu kundi mann fáa hetta málsøkið á føroyskar hendur men tað er farið tí nú eru okur so her í dag har sum eitt samt løgting tekur undir við at yvirtaka málsøkið og fáa tað føroyska a hendur og tað haldi eg at tað skuldi ekur bar øll gleðast um takk fyri harra formaður takk fyri so er tann næsti at røða jørgun niclasen ger so væl harra formaður tað er álit í løgtingsmáli nummar níggjuogtretivu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í annordning forferðurini at lóg omfórðan staltningur mot smitsomi og andri óðerfør barasykdámmi hetta er sum sagt myndugleika flytingar vegna yvirtøkuna av farsóttarmálsøkinum hher stendur landsstýrismaðurin men eg haldi tað er landsstýriskvinnan í heilsumálum margitstóra hon hevur lagt málið fram seytjanda januar tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð nítjanda januar trýogtjúgu er tað beint í trivnaðarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi seksogtjúgunda januar undir viðgerðini hevur nevndina á fund við landslæknan øhog landsstýriskvinnuna í heilsumálnum margestóra trivnaðarnevndin ásannar at tað vóru avbjóðingar við farsóttarlóggávuni sum arbeitt varð eftir í tíðini tá korona herjaði við fyriliggjandi lógaruppskoti verður lógin føroysk men einastu broytingarnar tað eru myndugleikaflytingar taðvil siga at uppgávurnar og heimildirnar hjá landslæknanum viðvíkjandi farsóttum verða fluttar til fólkaheilsustýrið og uppgávur og heimildir hjá danska ráðharranum og sunnus direlssen verða fluttar til landsstýrismannin í heilsumálum innihaldsliga verður lógin annars ikki broytt formligu yvirtøkan av farsóttamálsøkinum er sett til fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu og landsstýrismaðurin hevur upplýst lansstýriskvinnan hevur upplýst fyri nevndini at hetta tíðarskeið er nóg mikið til at byggja upp fyrisitingina í fólkaheilsustýrinum og íheilsumálaráðnum til tess at fyrisita økið sum tað bleiv sagt frammanundan so hevur tava nógv verið frammi um at tað burdi verið yvirtikið fyrr men her hevur líkasum landsstýriskvinnan mælt okkum staðiliga til at halda til hetta datuí fyrsta januar sum hann er heilt klárur og so fyri at fáa sramdanevnd so eru vit øll samd um at so gera vit tað lógin er frá tvey túsund og ellivu og varð tá tann sama sum danska lógin danska lógin er broytt fleiri ferðir síðani tá men í føroyum hava vit ikki ynskt at somu broytingar vórðu gjørdar fyri føroyar trivnaðarnevndin heldur at umframt sjálva yvirtøkuna er neyðugt at endurskoða lógina omforðnan stalningarmotsmittsomi á andri áðarførbar sykdómi og tillagga hana meira til føroysk viðurskiftir nevndin heldur at neyðugt er at hava allar avarandi partar við í koronutíðini vóru ivamál millum partar ja kanska serliga ímillum land og kommunur hvussu lóggáva og praktisk viðurskiftir skuldu handfarast um hendan ella ein líknandi farsótt rakar okkum aftur eiga allar tilbygvingar at liggja klárar og greiðar linjur eiga at vera millum allar avvarandi partar trivnaðarnevndin heldur at bestu hátturin at náa hesum er at allir partar eru við í eini endurskoðan av lógini og sum sagt so meta vit at tað er neyðugt at endurskoðana tí lógin livdi ikki upp til tey politisku ynskini tavil siga lógin loyvdi ikki okkum at gera tað sum neyðugt var vit mettu neyðugt í undir korona og at danska lóggávan als ikki var tað við vildu hava í føroyum so her er neyðugt at gera broytingar og eisini sum vit nevna her at fáa ivamálini burtur tað vóru ov nógv ivamál í
komið væl ígjøgnum koronafarsóttina men har vóru nógv ivamál og
kanska onkurtír misskiljingar men sum sagt vit hava somu lóggávu tá hendan yvirtøkan er framd so tí vóna vit at vit kanska longu í heyst fáa onkur onkra broytingarí lógina so hon meira passar til okkara viðurskifti longur fyrsta januar men annars at landsstýrið beinanvegin fyri í gongd við at fáa eina sum passa til føroysk viðurskifti og tavlsiga sum ikki er líka sum h er í grannalondunum og tað vur teimum viðmerkingum at ein samd trivnaðurnevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað ja takk fyri so er ein viðmerking jenus a rana ger so væl bara ein lítil viðmerking viðvíkjandi hesinher
er at fáa tillagað ta donsku lógina
tað er bara so at danir hava havt tríggjar lógir nú innan fyri tey síðstu fáu árini og tað er tann trið síðsta sum okur so hava í dag í føroyum okur hava ikki tað seinasti okur hava ikki tað mittasta sum var ein rein terroriserandi lóg vilja kalla hana sum teir innførdu tá tá ið korona byrjaði so spurningurin er hvat hvat mann ger hvørja lóg mann fer at at tillaga og um okur gera kanska eina nýggja føroyska takk fyri so er ta jørgun niclasen ger so væl ja eg veit ikki um tað er neyðugt at gera eina heilt nýggja lóg men tað sum hendan yvirtøkan ger tað er tann lógin sum vit hava aitt gavagaldandi fyri føroyar tavil seg tann frá tvey túsund og ellivu og tær danir hava síðan tillagað tað til veikin jenisarana kalla tað fyri einar terrorlóg men altso tað gekk
runt við við knippligum eg válvara eftir eftir barnakonum altso tað tað tað vilja vit ikki hava so so áheitanin frá trivnaðarnevndini er at vit tillaga ina til føroysk viðurskiftir soleiðis sum vit ynskja tað hetta her við at vit arbeiddu meira við tilmælum heldur enn kniplum tað haldi eg vit skulu halda framvegis soleis at vit fáa eina lóg til føroysk viðurskiftir og at hær partarnir eru við soleis at ivamál ikki bjóðast at vera men sum sagt vit hava tryggjað okkum ter lógin frá tvey túsund og ellivu sum verður í gildi aftan á hetta og tað er hana sum skal tillagast ella heilt nýggjlóg vit mugu ómøguligt fáa tað sum danir hava í dag tað takk fyri so hava ikki fleiri biðið um orðið og orðaskifti er endað og vit fara undir atvøðugreiðslu í hesum málinum vit atkvøða fyrst fyri løgtingsmál numar áttaogtretivu uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um raði á málum og málsøkjum yvirtøka av farsóttarmálsøkinum er einki broytingaruppskot so vit atkvøða um upprunauppskotið ger so væl vit atkvøða núonkur manglar at atkvøða it manglar eina atkvøða ja uppskotið er samtykt sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti og eingin er blank og so fara vit at atkvøða fyri ja uppskotið fer soleiðis til triðju viðgerð soleiðis samtykt vit farat atkvøða fyri næsta løgtingsmálnum løgtinsmál nummar áttaogtretivu uppskot til løgtinslóg aftan vár níggjuonei níggjugtretivu orsaka orsaka nummar níggjuogtretivu uppskot til løgtinslóg um broyting í norí løgtingslóg í forferørina um lóg ogforns daníkar mótigandrbárasydómi myndugleikaflytingar vegna yvirtøka av farsótta málsøkinum her er einki broytingarupsktheldur í hesum her so vit atkvøða sum um upprunauppskotið ger so vælja so hava øll atkvøtt uppskotið er samtykt sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin er ímóti og eingin er blankt og uppskotið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara til næsta málið á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar fimmoghálvtrýss uppskot til løgtingslóg um bókasøvn bókasavnslógin og formaðurin skal spyrja um framsøgufólk
ja fyri javnaðarflokkin er tað kristianna vinter poulsen fyri sambandsflokkin er tað magnus rasmussen fyri fólkaflokkin bára lakini fyri tjóðveldið liljan veiði fyri framsókn sólvit er nolsøe og fyri miðflokkin jenus a rana og tann fyrsta at røða er ckristianna vinter poulsen ger so væl akk fyri ja sum formaðurin segði so er nú til viðgerðar løgtingsmál nummar fimmoghálvtrýss frá tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um bókasøvn bókasavnslógin er hetta uppskotið nevnt og orsøkin til at hetta lógaruppskotið kemur fyri er at tað er stór tørvur á dagføring í lóggávuni um bókasøvn og hetta fyri at fáa hesa lóggávuna meira tíðarhóskandi tað eru stórar broytingar farnar fram í samfelagnum síðan aldarskifti tað vita vit øll og hetta er eisini hent á útbúgvingarøkinum á samskiftisøkinum og á tøkniligu økinum og hetta her henda gongdin hon setir alt størri krøv til tænastuveitingarnar á bókasavnsøkinum sum vit nú viðgera undanfarni landsstýrismaður hann setti í mars tjúgu tjúgu ein arbeiðsbólk fyri at lýsa tey øki í bókasavnslógini har tørvurvar á dagføringum og seks mánaðir seinni so koma hesin arbeiðsbólkurin við eini røð av tilmælum sum er sera væl orðað sera greitt og sera væl úr hondum greitt og ætlanin er so at seta hesi tilmæli í verk við hesum lógaruppskoti eg fari at nevna nøkr av tilmælunum sum komu fram í hesum álitinum tað er at tað skulu atso tær hesi tilmæli viðvíkja eitt nú ásetingum um universitetsbókasavn tað haldi eg eri nakað vit hava harðliga brúk fyri nú setri vit síggja hvussu setrið blómar og hvussu viktu virksemið hjá setrinum er í okkara samfelag eisini er tørvur á dagføring í samband við áseting av minsta marki fyri útgjaldi av bókasavnsgjaldunum dagføring av stuðulsskipanum høvuðsbókasavnsuppgávuna og talgildum tilfari í grein eitt í lógaruppskotinum
ser ásett at bókasøvn skulu veita fríða og ókeypisatgongd til upplýsing til lærdóm og til mentan bókasøvnini skulu stimbra fólkaræðisliga rættin at taka lut í samfelagnum og at mennast at hugsa at tosa og at skriva frítt eins og tey skulu tryggja mentanararvin í bókasøvnini vara av og hetta er jú at luttakarar heldur enn áskoðarar til tilveruna til lívið og til samfelagið endamálið við lógaruppskotinum er sambært viðmerkinum at styrkja bókasavnsøki so á føroysku fólkabókasøvnieisini frameftir veita fjølbroyttar tænastur í góðari góðsku til allar borgarar í landinum ja bøkur og bókasøvn og alt tað nógva sum bókasøvn nú fevna um eg hugsi at vit í gerandisdegnum munnu vera mong sum ikki geva okkum stórvegis svar um at vit hava atgongd til bókasovn og til alt tað sum hesi bókasøvn innihalda tí tær sjálvfylgja at vit øll bæði børn vaksin kunnu fara á bókasavnið tá vit hava hug til og tørv á eini slíkari vitjan men soleiðis hevur ikki altíð verið og soleiðis er framvegis ikki altíð fyri øll okkara formøur og forfedrar vistu um bøkur og høvdu sum heild stóra virðing fyri bókum tað var soleisr at prestaráttu bøkur og lestrarbøkur sálmabøkur og aðrar andaligar bøkur vóru í onkrum húsum og tað var vanligt at tey fáu sum dugdu at lesa tey dugdu helst meira enn at mata sær var vanlig fatan í føroyum o aðrastaðni fyrsta bókasavnið í føroyum ferðog amsbibliotec varð sett á stovn í átjan áttaogtjúgu og sløkk hundrað ár eftir í nítjand on einogtjúgu fekk hetta bókasavnið støðug sum landsbókasavn fyri føroyar til stuttaikas kann e nevna at fyrsti útbúðni bókavørðurin í føroyum var mas andreas jacobsen ella emma jacobsen eg hugsaðiat vit øllbera kenslu a tað tað navnið hann fekk starv á landsbókasavninum ella hann fekk starv sum bókavørður í nítjan og tað er eftir emma jacobsen tí fyrsta bókavørðunum útbúðina bókavørðunum í føroyum at ein av mentanarvirðisløguni hjá tórshavnar kommunu hevur navnið síðani eru tey smærri bókasavnin komið kring landið til dømis býarbókasavnið í havn sum í dag hevur fýraoghálvtrýss ára baki og sum fyri hvørt ár hevur fleiri fleiri vitjanir av fólki sum koma úr øllum landinum og úr út heimunum við bókasøvn hava ein týðandi leiklut í einum demokratiskum samfelag og tey skapa karmar fyri einum felagsskapi og fyri fólkaupplýsing har øll menniskju bæði børn um vaksin hava atgongd til vitan og til upplýsing og tað júst hendan her javnbjóðsatgongdin til vitan sum er partur av grundvøllunum undir okkara vælferðarsamfelag og bókasøvn væl virkandi bókasøvn eru við til at tryggja hesa atgongd tí vitan er jú vald og tí er henda atgongdin til vitan óheftað vitan frælsavitan og til upplýsing so viktig fyri fólk kring alt landið at avskera fólk frá vitan er eitt sera væl kent kynstur tí um fólk eru óvitandi ja so eru tey munandi lættari at stýra og enda eisini at kúga so tað er mann sær í øðrum partum av heiminum har fólkaræðið ikki er so væl virkani sum tað er her at tað er freistandi at forða fyri einim javnbjóðsatgongd til vitan og harvið eisini til bøkur og til bókasøvn

eru fíggjarligu avleiðingarnar av lógaruppskotinum fyri kommunurnar at fólkabókasøvnini ikki longur fáa stuðul frá landinum til rakstur ístaðin so fær landsstýrismaðurin ellá landsstýriskvinnan heimild til at veita stuðul til menning av fólkabókasavnstænastum og allar kommunur kunnu so søkja um stuðul til at menna teirra fólkabókasavnstænastur hetta er so ein eini nýggja áseting sum vit eiga at hyggja meira eftir og at hoyra meira um hvørjar avleiðingarnar verða av hesum ein onnur áseting er at øll bókastøvn skulu hava ein útbúnan bókavørður starvi hetta er altso tað er gott at vit hava væl skikkað fólk at veita tænastuna á bókasavninum sum vit øll hava møguleikar fyri at koma inn í men tað kann vera møtumikið fyri tey smærru plássini at hava ein útbúnan bókavørður men tey kunnu hava so eisini møguleikar fyri at fáa samstarv við onnur pláss men eisini eisini her er týdningarmikið at hoyra hvørjar avleiðingarnar verða fyri hetta kravið hvørjar avleiðingarnar verða fyri ta samlaðu bókasavnstænastuna við lógaruppskotunum so skulu allir skúlar hava eitt skúlabókasavn eisini frískúlar eftirskúlar serskúlar fólkahaldsskúlar húsarhaldsskúlar skulu hava skúlabókasøvn her mugu vit so eisini kanna nærri um um altso hvat hetta hvat hetta setrav krøvum til allar teir smáu kanska stovnarnar og skúlarnar sum eru kring landið tó so eitt gott bókasavn tað er heilt ótrúliga viktigt fyri fyri okkara samfelag universitetsbókasavnið og fróðskaparsetri føroya skal styrkjast so tað tryggja granskarum undirvísarum lesandi og øðrum neyðuga atgongd til tilfar og bókasavnstænastur

onnur áseting er ein ætlan um at skipa fyri at allar ljóðbøkur sum ljóðbókatænastan á landsbókasavnið hevur fólk sum áein ella av eindraðari orsøk ikki kunnu lesa prentaðan tekst tær skulu verða atkomliga hjá øllum og hetta ger jú at atkomu líkasum grundarlagið verður munandi breiðari og hetta kunnu vit so ikki vera ímótur í øllum førum haldi eg hetta er ótrúliga positivt sum heild so sæst at tað er eitt ov stórt arbeiði sum er gjørt í sambandi við hetta lógaruppskotið uppskotið hevur verið til ummælis hjá hjá øllum stjórnaráðunum og hjá níggjuogtretivu ymiskum hoyringspartum og tað komu so nýggja hoyringsskriv inn við við viðmerkingum til uppskoti eg fari at nevna og forklára eitt sindur um hvat kommunufelagið hevur víst á í sínum hoyringsskrivi kommunufelagið vísir á at lógaruppskotið staðfestir eitt ógreitt uppgávu og ábyrgdarbýti á bókastavnsøkinum og á lógaruppskotið gevur landsstýrismanninum ella landssýriskvinnuni høvi at stýra kommununum niður í smálutir og at geva kommununum kravboð hetta er ja eg hugsi at hetta er so nakað vit eiga at hyggja nærri eftir kommunufelagið tekur heldur ikki undir við ætlaðum broytingum í verandi stuðulsskipan har er eisini ætlanir um tað felagið mælir til at stuðulsjáttanunm verður tikin av og at upphæddin verður flutt kommununum sum partur av eini fíggjarligari uppgerð so hetta er eitt av teimum hoyein av teimum hoyringnum sum er komin inn men har hava verið nógv sum á havt møguleika fyri ella fyri at svara so sum heild er hetta eitt ja sum eg segði væl gjøgnumarbeitta uppskot tað er rúgvusmikið og her eru nógv viðurskifti at taka støðu til og ivist ikki í at mentanarnevndin fer at geva hesum uppskotinum eina neyva og neyva viðgerð og hoyra øll tey nógvu sum hava áhuga í okkara dýrabar í bókasøvnum og teimum fjølbroyttu tænastum sum hesi bókastøvn veita í øllum førum er javnaðarflokkurin sera jaligasinnaður og javnaðarflokkurin mentanarnevndini fara at gera uppskotinum eina góða viðgerð fínt takk fyri tað er soleiðis at at klokkan virkar ikki her uppi so eg skal nokk boða frá tá ein minutt er eftir so tit fáa ein seðil frá mær tá ein minutt er eftir bínt vit havina onkrar viðmerkingar súsanna bertelsen

takk fyri takk fyri so er tað
takk fyri takk fyri viðmerkingina júst so sum tað sum altso ein av orsøkunum til hetta at landsstýrismaðurin fór í holt við hetta arbeiðið vær jú tær stóru broytingarnar sum eru hendar sum vit eu jú øll eru vitni til og hava sæð í okkara lívi hetta við til dømis t talgildu møguleikunum sum eru og hetta gevur stórar nýggjar møguleikar millum annað ta tænastuna sum osknabertelsæ nevndi fyri tey fólk sum einiligari orsøk ikki altso ella hava brúk fyri ljóðbókum og nú kunnu tey so eisini fáa tær føroysku ljóðbøkurnar av te jú baraeitt
staðin takk takk fyri so er tað janusa ræn
ger sovælbara onkur viðmerking um tað sum stendur um kommunurnar hoyringsfarið hjá kommununum eg veit at tað bleiv gjørt eitt øgiliga stórt arbeiði fyri at koma teimum á møti og etta íghálvtrýsssum hristianna vinter poulsen nevnir er eisini gingið teimum á møti so mann hevur tikið atlit til hatta har eftir stendur so hetta her við við við við fíggingini har ið eingin semja bleiv men eg haldi at tað er ein góð loysn sum er funnir nú eisini at at okur mugu fáa hetta uppskotið ígjøgnum tað kann ikki liggja og bíða eftir einum ja eftir hesum eina sum er át stríð millum kommunur og og og landið tað tað mágu má mann so finna út av aftaná tað er tað takis fult út út við
takk fyri
christianar mette poulsen ger so væl ja takk fyri ja tað er so at tá ið mann kemur í ein sovorðin uppskot sum sum so jensaræna landsstýrismaður tá hevur sett í gongd tá tað oyndi øgiliga viktigt at hoyra allar partar og kommunufelagið er so eisini hoyrt men eg hugsi at mentanarnevndin kann taka stig til at finna eina semju og kanska at mýkja báðar partar nakað nakað meira tí ofta við tíðini við góðum samskifti og við einum góðum vilja frá báðum pørtum so so rakka vit á mál tað haldi eg at vit hava sæð í nógvum nógvum førum
takk fyri takk
kfyri tað var eisini tað fíggjarliga sum eg hugsaði eitt sindur um hetta her við at vit lóggeva her beint í løgtinginum eg haldi kommunurnar til tíðir eru eg so evintaliga troyttar tí at vit spæla komgularót her beint og lóggeva allar titær sum øllu kommunurnar sum betala alt gildi ella kk skal ikkisiga alt gildi men ofta betala tað ein part stóran part av tí og tí er mín spurninguri her altso hvussu nógv fer hetta at gangar útivið tað fíggjarliga hjá kommununum hevði hugsað mær at vita men annars tað sum eg haldi vera sera gott við hesum uppskotinum tað er at mann hevur ljóðbøkur við soleiðisr at teysa niðursetta sjón ella blind at tey kunnu luttaka mansig jøvnum føta við onnur og og pluss tað eg vænti tað var nógv sum fara at gera brúk av tí sjálvt um tey ikki hava niðursettá sjón tí tað er tað vísi eg at tað er tað eru nógv brúkt í dagak
takk fyri
saminte poulsen ger suvæl ja hetta hevur hetta hevurið altso rættiliga víðfevndar avleiðingar fyri kommunurnar av tí at rakstrarstuðulin verður avtikin og broyttur til ein møguleika fyri at søkja umstuðul a so eg hugsi at tað er nakað sum mentanarnevndin má má arbeiða víðari við og kalla kommunufelagin til hoyringar fyri ati fyri at hoyra hvussu semja kann kann røkkast tí at altso landsbókasavnið hevur jú hevur jú sín ótrúliga stóra leiklut ísamfelagnum men tað eru jú tey tað eru jú bókasøvnini runt um kring í í landinum sum sum gera tað gjørligt fyri fyri nógv tey flestu fólkini at njóta tað tað tann møguleikan sum tað er at hava eitt vælvirkandi bókasavn so hetta er nakað vit eiga at hyggja nær
baraeftir takk fyri takk fyri so er næsti røðar á listanum magnus rasmussen ger so væl
harra formaður so er tað bókasavnslógin sum er til viðgerðar haldi at tað má verað á rúm tíð síðani hon hevur verið til viðgerðar seinast tað er altíð soleiðinr tá ið lógur blíva gamlar ella hava nøkur ár á baki so so er ofta tørvur á at skrúva upp á nøkur ting og kanska broyta okkurt og tað hevur mann so í hesum her arbeiðinum og hettahevur verið eitt rýmligt drýgt arbeiði og eg komi har til at eitt lógaruppskot liggur her í tinginum sum hevur verið út til hoyring og tað er nógv hoyringssvar áðrenn eg kom sjálvt uppskotið so so havi eg hug at fara ett lís sindur aftur í tíðina tá eg fór í skúla í ítjand og nígjuogtrýss í søldarfrirði tá møtti eg fyrstu ferð einum bókasavni so fór mann út á glyvrar fýra ár seinni nú nú var eitt skúlabókasavn har tað var heilt fantastiskt

tað var bøkur tað var einki annað bókasavnin uttan bøkur og so sat ein eldri maður har sum kundi vegleiða okkum og skrivaði ein seðil hvørja bókmalantu og at mann hevði ein mánaða til mann kom aftur við henni men mann kundi gott fáa góð ráð

so minnist teð at eg var praktikk í oyndarfirði í mitt í fýrsunum tá tosaði ein eldri manna har og vit prátaðu ymiskt so segði hann veitst tú hvat magnus tað størsta sum er hent frambrotið sum er hent í oyndarfirði seinastu árini ta er tað bókabussurin it kunna koyra til oyndarfrðar og vit sum minnast bókabussin tað var fantastiskt altso knappliga var ein bókabussur sum koyrdi runt til ter smáu bygdirnar at eg siga hata he hetta vísir bara tað at mann hevur alla tíðina hevr sær virðið í tí at børn og ung og faktiskt øll lesa eg las eina ferð nær og eg eg skrivaði mær tað niður at er barnshom leser altso eitt barn sum lesur blivar til ein vágsins sum tenkar altso eitt barn sum lesur verður ein vaksin sum hugsar eg havi ofta hugsa um at har eisini í samband við tmann í arbeiðsskúlanum nógvar hhvussu týdningarmikið tað er at lesa at kunna fáa sær kunnleika úr bókum og nú sum tað er verður nevnt nú er tað eisini ljóðbøkur og vit hava tað talgilt upp á forskelligar mátar so ati at mann líkasum eisini hendan samgongan tekur hetta her upp og fer at fokusera upp á bókasavnslógina at fáa hana so góða sum møguligt tað haldi eg er skilagott visti mann lesur hetta lógaruppskotið ígjøgnum einaferð so so so mátti eg lesa tað einaferð afturat og og kanska ftvær ferði altso her eru so nógv hugtøk og eg eg trúgvi at mann skal vera rímiliga væl inni í hesum her fyri líkasum at finna út av tí altso vit hava fólkabókasøvn vit hava skúlabókasøvn vit hava bókasøvn á hægri útbúgvingarstovninumog vit hava á landsbókasavni og sovíðari altso her er ein øgilig rúgva av av ymiskum søvnum og eg haldi fólk tey hugsa eg fari á bókasavn altso vit hava eittbýarbókasavn her nei vit hava eisini eitt landsbókasavn og hvør som munur millum fólkabókasavn og og skúlabókasavn og so víðari sovíðari men tað sum hesi fólkabókasavn og skúlabókasavn hava til felags í hvussu her tað er tað at tað er kommunurnar sum vara av tí og tað stendur enntá í lógini

fólkabókasøvn læn út bøkur og so víðari og tað stendur eisini at fólkabókasøvn eru kommunalir stovnar og allar kommunur hava skyldu allar og tað stendur tað sama um skúlabókasøvnini allar kommunur hava skyldu og so stendur nakað eisini um fróðskaparsetrið og alt hetta her men eitt sum gongur aftur til landsbókasavnið sum skal vera ein sovorni ráðgevi og kanska líkasum hjálpa til og so verður nevnt landsbókasavnið sum er okkara tar verður nevnt tjóðbókasavn tíðin flýgur avstað men tað sum eg hugsi tað er hetta her við at hetta er kommunurnar sum hava skyldu at hava og so gera vit eina lóg og tí haldi tað er gott at mann hevur verið samskifti við kommunurnar tað er eitt hoyringssvar om mann hevur gingið ávísum viðurskiftum at møti men sum eg síggi tað so standa tvey viðurskifti sum ikki eru ordiliga avgreidd enn annað er hvør førleiki skal vera hjá teimum fólkunum sum arbeiða bókasavninum har ið kommunufelagið sum eg skilji tað heldur at tað pjóðist ikki at vera ein bókavarðútbúgving ella ein hægri útbúgving meðan landsstýrið heldur jú vit skulu seta hesi krøvini a eg hugsi eg hugsi visti vit hava eitt skúlabókasavn altso vit hava lærarar sum er skúlabókavørar nú hugsi eg eru teir ikki førur fyri hava teir ikki nóg góða førleikar til at at vegleiða teimum sum koma á skúlabókasavnið altso næmingunum har ha men tað er soleiðisnar at skúlabókasavnið er viðhvørt ella kanska ikki so sjáldan ein partur av fólkabókasavnið og tá koma jú onnur enn skúlabørn inn ella skúlanæmingar men tað er so nakað sum eg trúgvi at í hoyringini vit fara kanska at fáa eitt sindur nærri at vita og so er tað hitt við fíggingini eg las onkurstaðni síðani í hesum her uppskotinum kommunurnar fíggjar fimmogfýrs prosent sum er altotað er bara fimtan prosent sum landið faktiskt fíggjar av hesum bókasøvninum tað snýr seg um einar tríggjar milliónir og so er taðhetta her at ta er tvíbýtt altso vit vit kommunurnar skuldu senda roknskap inn og so fáa teir ikki so nógv sum teir eiga at ter eitt øgiligt samskifti altso faktiskt eitt byrokrati eg kenni teldita frá tí eg var kommununi øgilig birokrati fyri at umsita hesar her hesar tríggjar milliónirnar og nú leggur mann upp til at mann skal hava eina pulju hetta minnir meg eitt sindur um um kunningarstovurnar altso at mann nú skuldi søkja inn fyri visti onkrar verkætlanir eg hugsi t mann skal bara ansa eftir at tað ikki endar í umsiting altso at at nú fær hvør kommunan ella hvørt bókasavn at skriva umsóknir inn upp á hasar her tríggjar milliónirnar og at fólk so líkasum sita og og málsviðgera hetta tí hugsi eg altso skuldi kommunaran ikki bara yvirtikið tað fult og heilt altso at te hava fimmogfýrs prosent at mann fór í eina forhandling við kommunurnar hvussu mann kundi gjørt tað eg trúgvi tað hevði verið altso tað hevði verið eitt sindur iruddiligar haldi eg øh tað er soleiðisnar at hetta kemur í mentanarnevndina og eg eri sjálvur í mentanarnevndini umboðandi sambandsflokkin og hetta skal fáa eina góða og grundliga viðgerð her er nógv mann sigur nógv gott í og sjálvandi fara vit eisini at at innkalla og fáa málið uppaftur betri lýst men hetta skal fáa eina
góða viðgerð takk fyri takk fyri so er næsti røðari á listanum bára lakiuni ger so væl
ja takk fyri harra formaður og sum tað longu er so væl greitt frá so er tað hetta uppskotið um bókasøvn sum er á skránni her í dag og nú er tað longu so væl lýst av teimum teimum undanfarnu at eg pjøðist ikki endiliga at fara so øgiliga nógv víðari inn í inn í detaljurnar tað málið fer í mentanarnevndina og har eri eg so eisini í í tí nevndini og tað fer at fáa eina góða virðiliga viðgerð har øh og eg sigi sum undanfarni røðari at ta ja mann sá hvat hvat líkasum kom á skránna og so hevur mann sitið og lisið hetta uppskotið og og nokk so ja mann hugsar at bókasavnin er ett bókasavn og tað er tað men men hetta er ein einein serlóggáva og og eisini neyðug vit fingu tað fyrstu løgtingslógina um landsbókasavn nítjan hudrað og fyoghálvtrýss og nítjan hundrað og áttaogtrýss um fólkabókasøvn og nítjanhudrðog áttaogfýrs komuskúlabókasøvnimorveð og sovíðari og eitt bókasavn er er umráðandi eg arbeiði sjálvur í fullferðaskúla partvíst og har hava vit eitt gott skúlabókasavn og seg ometaliga umráðandi at hava vit hava eisini eitt eitt eitt fólka bókasavn í fuglafirði og tað er eitt savnandi stað eisini so tað hevur umframt tað at tað kann læna bøkur út og ymiskt annað eftir hondini eisini eina sosiala funktión kann mann siga á tað er tað er gott ø tað sum er spennandi í hesum her til dømis til longu verður nevnt bæði í viðmerking og onkur røðari eisini um hetta her við at fáa ljóðbøkur tann tørvurin hevur verið stórur so tað er spennandi at tað er er við her og tað sum so eisini undanfarin hava verið inni á tað er tær hoyringarnar sum hava verið og har kanska serliga hoyringarnar ella hoyringin frá hoyringsskrivið frá kommununum var tær nokk so eg veit kum ma skriva hvast men í øllum førum at at kommunufelagið vísir á nakrar orðingar har tað verður lagt dentur á tey at at kommunurnar skuldu hava skyldu til og tær skulu og teir skulu og so víðari tað verða settu nøkur krøv sum sum kommunurnar halda vera ikki so rímilig og ikki minst kanska tá havt verið í huga at tað eru kommunurnar sum sum gjalda umleið fimmogfýrs prosent av av kostnaðinum til ap bera kostnaðin so har hevur longu landsstýriskvinnan lurtað eitt sindur eftir og og gjørt onkrar broytingar sum vóru ynskiligar frá kommununi haldi eg men har er so annað eftir so tað verður sjávandi eisini tikið upp í nevndini eitt annað hoyringsskrivað tað frá føroya lærarafelag har tey eisini viðmerkja ja hava nakrar viðmerkingar til til nakrar paragraffir og har er tað millum annað tað sum hevur verið inni á longu við skúlabókavørðu og og okkurt sum tey halda vera ógreitt og so nevna tey til endan at at tað er neyðugt við eini neyvari lýsing av teimum fíggjarligu avleiðingunum av lógaruppskotunum so tað er eisini nakað sum nevndin fer at hyggja eftir tað er tað so havi eg ikki endiliga fleiri viðmerkingar tiltil
hetta málið nú takk fyri so er onkur viðmerking
hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja nú nevndi bára lakini okkurt burtur úr hoyringsskrivinum og eg haldi sjálv at tað er rættiliga viðkomandi hetta við sínum skúlabókavørðinum og tað tekur so aftur í hettar eftirútbúgvingar í lærara hópinum í tí føroyska fólkaskúlanum metir bára lakini at tað er nakað umhagd her við sínum skúlabókavørðinum er tað tørvur á førleikamenning har eftir uppbúgving og so hugsi eg um hetta her at tí loystinum ja hvussu mann ger tað og hvussu stórur er tørvurin og nú hava vit jú eitt tiltak sum eitur føroyarlesa og tað er nógv fokus á tað metir hann at hatta er ein lykklufunktión ella lykkufunktión á onkra aðrastaðni at menna lesing og tílíkt í millum annað skúlanum

btakk fyri ja takk fyri spurningin hanna jensen ella spurningarnar og og har bleiv nokk nógv avt næstan misti tað fyrsta sum tú segði men men hetta her við við ja við skúlabókasøvninum var eg inni á lítið sindur og tella ja tørvurin er stórur og eisini innantú nevndi hetta við skulu bóka vørum eisini tað er heilt sikkurt at skúlabókarvørurin á einum skúla hevur stóran týdning tatat at kunna vera við til at at menna lesingina á skúlanum føroyar lesa eru eitt átak og og tað er heilt vist at tey sum fáast við skúlabókasavnsøkið hava stóran týdning á tí økinum og so nevndir tú hetther við útbúgving og tað eigu sjálvandi at verða raðfest hægri og eisini nú nevndi lærurafelagi heta her við at at kostnaðurin ikki ordiliga erella ella tað við við kostnaði ikki
ikki er so greitt so tað við ja hvussu hvussu mann lønar skula bóka vøruna so víðari hvat er tað sum er tað kann mann hyggjast eftir ja takk fyri og so er ein viðmerking frá ódnast skoli
ger suvæl takk fyri harra formaður í hesum uppskotunum so eru tað øgiliga nógv ymisk sløg av bókasavninumsum verða nevnd og tað er øgiliga nógv soleiði sum eg dugi at síggja tað øgiliga nógvar oyndir tilsamans átti tað ikki at verið møguligt at har sum tað gevur meining í øllum førum at tær smærru oyndirnar kanska kundu farið inn í størri oyndir millum annað verið kravstilla um at húsarhaldsskúlar skulu hava bókasavn vit eru ferð við at byggja eina húsarhaldsskúla í klaksvík í løtuni í nógvar milliónir og vit hava eitt bókasavn sum liggur kanska tíggju metrar frá har teir byggja hevði tað veri ein møguleiki at mann kanska slapp at ganga haryvir heldur enn at etabilera eitt nýtt bókasavn
takk fyri
og at forða lesningin so tað er tað ein góður spurningur á ódniskóli og eg haldi at uppskotið leggur eisini eitt sindur upp til at mann kann gera samstørv har verður nevnt til dømis nakað við teimum heilt smáu skúlunum at mann kann gera samstørv við við størri oyndir og sum hatta dømis sumdnir skálir nevnir so er hatta jú sjálvfylgiligt at at har skuldi verið eitt eitt samstarv tað sigur sjálvt mann kemur sína dupular funktión
men tað kanska vit fáa meira í teimum fínt takk fyri tann næsta røða er liljan weihe ger so væl
takk fyri harra formaður ja mær hevur so altíð dámt væl at fara á bókasøvn eg eri uppvaksin í grønlandi og tað var fastur táttir hjá mær og pápa mínum at vitja bókasavnið í nukt tá ið hann hevði heinta okkum einta meg seinnapartar í barnagarðinum hann fór at lesa bløðini serliga tey føroysku hetta er aftur í fyrstu í fýrsunum skulu tit líka minnast til og eg hugnaði mær so á barnabókasavninum og eg verði faktiskt púra nóstalgisk hvørja ferð sakkir inn at bókasavn tíð eg havi nógv góði minnir av bókasavninummen nógv er hent á bókasavnsøkinum síðan eg var smágenta í nuuk nú er samskiftistólini nøkur heilt onnur og føroyingar í nuuk hava ikki fyri neyðini at fara á bókasavnið fyri at hoyra føroysk tíðindi og børnini tey eru so eisini á teimum talgildu miðlunum verandi bókasavnslóg hon er frá tvey túsund og eitt hon varð dagførd í tvey túsund og fimm fyri næstan og tjúgu árum síðani og bókasavnsøki er kanska ikki tað mest sekssutta økið fyri okkum lóggevarar tað haldi kanska mann sær um mann hyggur út í salin beint nú og eg minnist í hvussu ikki at tað var nakað hjartamál hjá nøkrum av okkum sum sita her í dag tað merkir absolutt ikki at vit ikki eru góð við bókasøvnini tað eru vit vit síggja stórt virði í í økinum men ofta er tað bara soleiðis at vit taka tey góðu tingini í lívinum fyri givið fyrrverandi landsstýrismaðurin í uttanríkisomentamálum jenisa rana hann setti í mars í tjúgu tjúgu ein arbeiðsbólk at skriva álit um dagføring á bókasavnslógini og tað er hetta álit sum nýggja bókasavnslógin byggir á heitið á álitinum er bókasøvn ein mannarættur og formannsins loyvi so vil e gjarna sitera eitt brot úr
tí álitinum ger so væl ja hett er eitt brot úr altjóða yvirlýsingini um fólkabókasøvn frá unesku eysturstovninum fyri útbúgving vísind og mentan í samstarvi við i l f a sum er altjóða sambandið fyri bókasøvn og bókasøvnsfelagsskapur frælsi vælferð og samfelagslig menning og umstøður sum stimbra persónligu menningina eru grundleggjandi menniskjalig virði hesi virði eru grundað á at væl upplýstir borgarar sleppa at brúka teirra demokratisku rættindi og fáa høvi til at spæla ein aktivan leiklut í samfelagnum ein konstruktivur hugir at taka lut og demokratisk menning eru treytað av eini nøktandi útbúgving og fríari og óavmarkaðari atgongd til vitan tankar mentan og innformatión yvirlýsingin varð gjørd við støði í grein nítjan í eysturannmannarættindasáttmálanum um frælsi til at hava og bera fram áskoðanir og um at søkja sær og breiða út vitan og hugsanir endamálið við nýggi bókasavnslógini byggir nemliga á hesa yvirlýsing og í mun til galdandi lóggávu er endamálið við lógini eisini víðkað og vísir á leiklutin hjá bókasøvninum tá tað kemur til at tryggja mentanararvin sum bókasøvnini vara av og tað kann vera til dømis viðismiklar útgávur tilfarið á bókasøvninum skal strimbra lesihugin og vera viðkomandi dygdargott og fjølbroytt hugsjónarlig politisk og átrúnaðarligu sjónarmið mugu ikki ávirka útboðið av tilfarinum stendur víðari í grein eitt í lógini í nýggju lógini er eisini eina áseting um eitt nýtt bókasavnsráð sum skal veita politisku skipanini ráðgeving og á tann hátt tryggja dygd og menning á bókasavnsøkinum og eg skal ikki møða tykkum við einari gjøgnumgongd av øllum greinum í lógini men eg havi hug til at taka nakrar heilt einkultar ásetingar fram sum eg haldi hava serliga stóran týdning eg nevndi innleidningsvís at vit brúktu hvussu vit brúktu bókasavninið í fyrr íg helvt av fýrsunum síðani eru vit vorðin digitaliseraði vit eru vorðin talgild og tað er bæði gott og ringt gott tí vitan og kunning er lættari atkomilig men avgjørt eisini ein avbjóðing tí vit kunnu vera lumpað av falstíðindum tí eri glað fyri at talgild búgving tað sum eitur dyggitollectrosi nú er partur av lógini hugtakið tað fevnir um miðla búgving talgildar førleikar og upplýsingarbúgving sum øll hava stóran týdning fyri at luttaka í fólkaræðinum týskvøldið var ein sending í kringvarpinum um ukrainsku flóttafólkini sum hava funnið frið í froðba og hetta er ein nýggjur bólkur av ing tilflytarum í føroyum bókasøvnini hava eisini har ein stóran leiklut tá ið tað kemur til integratión av tilflytarum bæði tí fólkabókasøvnini skipað fyri tiltøkum fyri teimum hava kunnandi tilfar men eisini tí ati tey hava tilfar til taks á teirra móðurmáli hsomuleiðis so tryggja bókasøvnini at tilfarið til taks til tey sum hava serligan tørv tað kundi verið blind ella sjónveik men eisini tey sum hava avmarkaðar lesiførleikar til dømis við ljóðbókum og so skulu sjálvskulu bókasøvnir sjálvandi liva upp til tær ásetingar sum eru í eystursáttmálanum um rættindini hjá teimum sum bera brek og verða atkomilig fyri tey sum eru illa gongd og sovíðari eg vil líka enda við at nevna nýggju ásetingina í grein ellivu um at allir skúlar skulu hava skúla bókasavn eg haldi at heta er ein góð og ein neyðug áseting tað er týdningarmikið at øll skúlabørn í føroyum hava atgongd til skúlabókasavnstænasturnar sjálvsagt er munur á stødd á skúlum og møguleikir eisini fyri samstørvum millum skúlar men tilboðið skal vera til taks fyri allar næmingar eg haldi tó at hetta her setir krøv til at skúlarnir skulu hava skikkaðar skúlabókarvørar og hetta er eitt krav sum ikki er við í lógini sumnú er til viðgerðar tí at orsøkin seksvera at vit hava ikki møguleika at útbúgva skúlabókavørar í føroyum øh og akkurát tað útbúgving ar skúlabókavørurum tað hoyrir heima í einari aðrari lóggávu og ennum øðrum aðalráði og tí vóni eg at landsstýrismaðurin í útbúgvingarmálnum gjóni nolsø joensen fer at kanna hvat krevst fyri at útbúgva skúlabókavørar í føroyum so vit tryggja eina góða skúlabókatænastu næmingar í øllum landinum eg kann veruliga ikki hugsa mær annað enn at tað verður tikið væl ímóti hesum uppskotinum arbeiðið byrjaðið hjá undanfarnu samgongu og er nú borið niðan avnúverandi landsstýriskvina í mentamálum syru stenberg takk fyri takk fyri so er onkur viðmerking
hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaður ja til tað allarsíðsta hetta her við skúlabókavørum tað stendur ella tað varð sagt at at tað ikki bar til at útbúgva tey í føroyum men í nógvum øðrum førum so hevur mann faktisktkeypt sær eitt sindur av ekspertisu og so lagt eina serútbúgving í samstarvi við námsvísindadeildina og tað havi eg skilt at tað eru fyrireikingar langt síðani gjørdar til at mann skal kunna tað ovið boðum um at mann kann nýta bókavørur í føroyum í í útbúgvingini so tað hevur e áhugavert at frætta eitt sindur nærri um tað so hugsi um etta her er tað neyðugt við bókasavnini í dag tá ið alt er so talgilt og kannman kkibara sita heima og sláa upp og og lesa hvat er tað týdningarmikla við at hava bókasavn framhaldandi við allar tæiri broyting sum eg fari
takk fyri harra kamra takk fyri
so er tað lilian veiði ikki so vælja takk fyri og takk fyri viðmerkingina hann var tað ljóðað gott um tað er eitt arbeiði sum kundi farið í gongd rættiliga søtt at mann útbúgvir bókavørðar her heima í mun til at hava tørv á bókasøgu so haldi eg avgjørt tað hava vit vit hava tørv altso ein bókavørður kann jú leiga okkum fram á tilfar sum vit ikki sjálvi megna at finna á netinum ofta enda vit í einum ekkokamari vísir vit bara lesa tað sum nú einaferð dukkara upp á okkara instagram vanga ella facebook vanga og tað verða vit ikki nógv flókari av so tí haldi eg absolutt vit hava tørv á bókasøgunum men bókasøguni førska seg eisini yvir eina digitala verð og mann kann faktiskt sita á bókasøgunum heima við hús og tað er fantastiskt at mann kann heinta niður ljóðbøkur og annað og soleiðis njóta gott av teimum tænastunum sum eru á bókasavninum nógvastaðnar verða bókasavnin eisini meira meira sum eitt mentanarhús tað verður eitt upplivilsi í sær sjálvum at fara á bókasavn ikki bara fyri
takk fyri atomiti o jensen tú segði hanna men vit vit mugu læra okkum at siga fornan og eydnað tað er fyrigivið so næsta eina viðmerkin frá elsbømer
setis gunnesdóttur ger suvæja her skal mann eisini minnast til millumnavnið men lat tasu liggja eg hugsaði um at røðarin leg mest vil røðarin segði tað visti mann hyggur her í tingsalinum so er tað eingin sum brenni fyri fyri bókasavnð eg haldi ateg haldi at teg taka munnin í so fullan tí at vissi eg hyggi runt her so so er tað nógv sum brenna akkurát fyri økinum so og hava útbúgving innan økið eisini ella fyri bókmentir og sovorði so so eg haldi eg tað er íðirstaka taka munum í hesum fulla men ta er tað so er sagt tað sum eg hugsaði um eisini tað er ati dugi røðaran at siga mær hvussu høgan prís kommunurnar koma at betala fyri hesar lógirnar ella fyri hetta her dugi
siga mær tað takk fyri takk fyri liljan varð eg
tyta i so vælu ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina og eg hopi ikki at eg orða meg soleiðis tað sum eg meini tað er at ateg segði at eg haldi at vit eru øll góð við bókasøvnini her tað ivist í onga løtu í tað sum er tað er at í vælsríðnum til dømis haldi eg ikki at eg hoyrdi ein einasta nevna bókasøvnini í teirra valsríð so tað var bara eitt sovorðit lítið prik til tað men vit eru øll góður bókasavnið er gitið eisini at ea hendan lógin fyri at fáa eina góða og jaliga viðgerð her í tinginum í mun til prísin við seg líka havi tíð so havi eg skilt at tað verður tað verður gjørt sum ein ein stuðulsskipan heldur enn at tað verðuraltso at mann kann søkja sær stuðul til bókasøvnini heldur enn at tað verður býtt út sum stuðuldu kommunurnar soese sum arsit men tað er eisini stuðulin er blivin so ræðuliga smábýttur haldi vit tosa um tvær komma átta millión summar at fáa einki ja
takk fyri so er næsti røðara á skránni ella á listanum er sólvitið
ja til viðgerðar er løgtingslóg um bókasøvn einlóg sum hevur sína uppruna í einum áliti um dagføring av bókasavnslógini sum varð gjørt í tvey túsund og tjúgu av undanfarna mentamálaráðharra hetta er ein nýggj lóg nakað sum er eftirlýst og hevur við eftirlýst leingi so tað er gott at mann er komin hartil og kanska fær ruddað upp í onkrum sum hevur her er nógv at tríva í nagv gott tað allarfyrsta er tað sumgrundini stendur fyrst í lógini at bókasøvn skulu vera við til at stimbra fólkaræðisliga rættin at taka lut í samfelagnum og at mennast hugsa tosa og skriva frítt eins og mentanararmurin sum bókasøvnini var av skal tryggjast og eg hugsi serliga um hetta her orðingin at bókasøvn skuldi vera við til at stimbra fólkaræðisliga rættin at taka lut í samfelagnum tað er eftir hondini ein uppgáva sum fleiri av okum mugu lyfta saman tí tað sum undanfarnu árini hava víst okum er at tað er altan vandi í at taka fólkaræðið fyrigivið tað er satt í ólukkumát seinnu árini og tí eiga mentanarberar sum bókasøvni eisini at taka sín lut í at stimbra fólkaræði at upplýsa um fólkaræðisliga rættin og at kunna vera ein hjálp og stuðul hjá fólki at taka lut í fólkaræð ein stórur partur av fólkaræðisliga dannilsunum hjá okum øllum er at lesa og er at útvega okum sjálvum upplýsingar og vitan tað kemur ikki av sær sjálvum hendir ikki av sær sjálvum og oftari og oftari seinastu árini verður spurnagatekin sett við um upplýsingin ug vitanin sum hon er fær er røtt og kappingin við ofta meiningsleysa og tíðarstjalandi undirhaldið er torført at vera í sakleysa undirhaldið vinnur tíverri ofta kappingina og tí millum annað hava bókasøvn saman við nógvum øðrum framvegis eina stóra uppgávu tað er so uppgávan hjá okkum at brúka bókasavnini og uppgáan hjá bókasavninum at fáa fólkini inn so ella so eitt sum mær dámar ógvuliga væl við hesi nýggju lógini tað hevur verið nevnt er eisini tað er tann talgildi parturin sum nú er tikin við tað stendur millum annað at søvnini skulu fremja talgilda búgving sum hevur øgiliga stóran týdning í dag o ysi talgildu tíðum og í okara avvegu stremban eftir at talgilda hvønn smálut í okkara egna lívi hevur tað týdning at ein talgild búgving fyri fram so tað er gott at tað er tikið við í lógina útvreiðslan á føroysku ljóðbókunum er eisini við og tað er eitt stórt framstig ljóðbøkarnar verða í størri o størri mun nýttar av nógvum serliga gottvaðu að sjálvandi hjá fólki sum av ymsum orsøkum at hava lesið trupulleikar men tað eru fleiri fleiri sum lurta eftir eini bók heldur enn at hava hona í hondini og tí er tað neyðugt at gera útbreiðsluna so góða sum gjørligt og tí er tað gott og sjálvandi rætt at henda ásetingin kemur í gildi beinanvegin sum tað eisini lagt upp til so eru tað nakrir spurningar sum sjálvandi skulu viðgerast í mentanarnevndini nokk so væl millum annað ta nýggja bókasavnsráði sum skal stovnast endamálið hjá ráðnum er at ráðgeva politisku skipanina og

stuðulin til bókasavnini kur eisini verðið inni á tvítfíggjarliga partinum í løtuni er ein stuðulsjáttan á fíggjarlógini eg haldi hon er tvær komma átta milliónir sum so verður latið nú sum stuðul til bókasøvn ikki øll nøkur við útgavnðsstøði í ein góðkendari fíggjarætlan so mesta lagi fjøruti prosent av fíggjarætlanini men tað eg haldi sigi eg minnist tólvurnar rætt so er tað einki bókasavn sum fær fjøruti prosent í av sínum fíggjarætlanum stuðli har eru ikki nokk av pengum til til stuðul til øll og serliga er tað men og eisini í útbýingini av stuðlunum er taðn stórur munur á sum onkur fær upp í móti einum triðingi og onkur fær heilt niður í eini ellivu tólv prosent ella hvussunógv tað var so og tað er eisini millum annað hetta sum kommunufelagið vísir á í sínari hoyring at har er ein nýggj skipan sum skal finnast og tað er landsstýriskvinnan so í holt við og tað haldi eg gott sum nú e er lagt upp til at tað verð umlagt til eini ein stuðul sum so kann søkjast um í staðin fyri at býta út pá hendan mátan akkurát hvussu tað verður sniggað saman ug akkurát hvat tað enniber kunnu vit spyrja spyrja nærri um í mentanarnevndini krøv til útbúgvingarligar førleikar vera ert í hesi lógini tað vil siga at krøvini til hvør kann standa fyri hesum bókasavninum verða ærd útbúgvnaligu krøvini otað av sær sjálvum er ikki nakað ringt men har eru so eisini okkurt spurnartekin sett í dag og tað kundi ok so eisini spyrja nærri um mentanarnevndini hvat tað merkir men sum eg skilji so er tað eitt dømi har ið onkur ikki hevur neyðugu útbúgvingarligu førleikarnum skulu til so eru samstarvsmøguleikar opnir so við stað lesa geva tann mátanum so er tað eisini fínt og ein fín loysn upp
ja takk fyri og tað er ein viðmerking saman hanna jensen
ger sovæl takk fyri frú forkvina ja nú nevndi sólvut nólsøe at hann fegnaðist um tann talgilda partin og og vit vita sjálvandi at nógv er hent á á tí økinum og harvið eisini á bókasavnsøkinum og vit leggja til merkisa til dømis nám søkir eftir kddidaktiskum starvsfólki so vit síggja hetta henda ymsa staðni og og tá verður tosað um at ráðgeva skúlum í sambandi við tilfar og undirvísingartilfar til næmingar so tað sær út sum um at at her er røringur í á ymiskum pallum sær sólvit er nolsøe nakran tørv á at mann líkasum útbúgvirhe antn baði te verandi og og væntandi skúlabóka vørar til tílíkar uppgávur millum annað eisini at samstarva við við nám og samstarva við fólkaskúlalærararnar um tilfar og lesing og læring sum heild takk fyri frú forkin
ja takk fyri ert tú a zolwit
er e til tann ítøkiliga spurningin um neyðugt er við útbúgving á økinum har má og siga at tað er ikki greiðir yvir sum er tað er møguligt tað kundi vit so eisini spyrja um men til tað fyrra umtalgildu búgvingina haldi g har e hon er alneyðug og tað er øgiliga gott at tað er komið við nú tá ið talgildingin hon er rullar rullari avstað og steðgar ikki aftur so er tað øgiliga týdningarmikið at atað eitt fokus er á tað eisini á bókasavnsøkinum og at mann tosar um tað og viðger tað væl og kann upplýsa fólki rætt sum koma eisini fyri á kvalitetstrygijá tað sum mann sær tí tað er ein ein stórur manglur verður ofta víst ta seg
takk ja takk fyri og tann næsti at røða er jens arana gjørt væl
eg glaður fyri at hetta uppskotið er komið so langt tað var við at vera liðugt tá ið fyrrverandi løgmaður

men nú kemur tað so tað er ómetaliga gott tí at hetta er eitt arbeiði sum hevur ligið leingi á láðni og et fara at lesa upp úr orsøkinum til uppskotið í mars tjúgu tjúgu setti landstýrismaðrin íl uttanriksmentamállaein arbeiðsbólk at skriva álit um dagføring á bókasavnslógini arbeiðssetningurin var at lýsa nærri tey øki í bókasavnslógini har tørvur var á at dagføra verandi lóggávu við serligum atliti at áseting um universitetsbókasavn áseting av minstamarki fyri útgjaldið á bókasavnstjaldinum dagføring a stuðulsskipanum høvuðsbókasavnsuppgávuni talgildum tilfari sovíðari hetta er ómetaliga gott og eg haldi at meginpartin av tí sum ætlanin var at fáa við er við her hava fólk sitið og gjørt eitt megnararbeiði fyrstan arbeiðsbólkur o síðani fulltrúar og tað skulu tey eiga alla tøkk fyri tað sum er grundarlagið í øllum hesum tað er at okur fáa hesi fólkabókasøvnini

á ein annan hátt enn tá ið tá ið okur vóru ung ella tá ið eg var ungur eg var ómetaliga glaður fyri bókasavnið úvti á tvøroyri brúktu tað nógv og tað trúgvi okur øll øll hava tað sos liljan veiði segði so vakur frá hvussu hon upplivdi tað í grønlandi og hvussu hon minnist gott aftur á tað og fólkabókasøvn sum skulu vera allastaðini og hetta at tey skulu vera í øllum skúlum tað er gott tað er gott at hava eitt grundkrav at okur so hava tað tað undantakið at smáir skúlar kunnu samstarva við størri skúlar altso tað týdningarmiklasta við lógini í hesum førinum er at hon sigur at tað skal verða atgongd hjá næmingum í smáum skúlum eisini sum orni skoli so gott vísti á at nú fáa fáa tey ein húsahaldsskúla í klaksvík sum hevur sum kemur at liggja staðbundin tætt við eitt bókasavn ja tað er ikki eitt krav at tann skúlin skal hava tað men kravið er at næmingarnir skulu hava møguleika at tey hava eina samstarvs avtalu heilt natúrligt við bókasavnið sum ligvir síar av men so okur mugu hava tað lógarfest fyri at næmingurin og lærarar osovíðari kunna seta fram ta kravið ikki bara tað ynskir men tað kravið at næmingarnir skulu kunna fáa atgongd til eitt skúlabókasavn og so hetta her fólkabókasavnið sum sum alt líkasum er krumtappurin í øllum gott at sum krumbtappurin í øllum sum er kemur at hava ta miðsavnandi uppgávuna eg kann kanska lesa úr úr uppskotinum at bókasøvn ið virka sambært løgtingslógini mynda bókasavns kervilandsins bókasavns kervi landsins og skulu luttaka taka lut í samstarvið millum bókasøvn í landsbókasavnið skipað fyri hasin her krumtappirum landsbókasavnið bókasøvnini skulu vra partur av bókasavnsskipan í landsbókasavnið hevur góðkent og bókasøvnini skul vera partur av felags lánissamstarvi millum bókasavn bæði innanlands og uttanlands tað er øgiliga áhugavert at lesa um hetta her at tað er ikki bara ein skipan sum skal vera í føroyum tú er við í eina størri alheimsskipan sum knýtir okum at bókasøvnum runt um í øllum heiminum og og fyrri at mann kanna hava tað aksum við rættin til at kunna hava fólkabókasavn fyri at kunna hava tað so má mann hava tað lógarfest tí er hendan lógin so ómetaliga neyðug so eg gleðist yvir tað smáir skúlar skulu ikki verið bagnir yvir tað at hetta verður ein ein ein ein øgilig byrða hjá teimum tað verður tað ikki tí at tað er lagein útvegur er gjørdur fyri at mann kann samstarva við við við bókasøvn sum við onnur bókaso við størri skúlar og so víðari ella hvussu mann ger er eisini øgiliga øgiliga glaður ómetaliga glaður fyri at at leiðslan man heldur fast við at leiðslan á bókasøvnum skal vera við fólki sumvitanar eru á einum hægri vitanarstøði orðingin er starvsfólk við hægri bókasavns fakligari útbúgving at mann ikki er gliðin av upp á tað og er bigjyntur at at at góðtaka tað næst besta ella trigasta ella hvat mann kann siga at mann heldur fast við tað tað er so grundleggjandi at mann hevur eina lóg sum definerar og setar fast við at tað eru nøkur ta er ikki tað skal ikki glíða tað er nakað nakað nakað fast nakað grundleggjandi sum okur halda okum til og og og fantastiskt eisini at okur fáa eitt universitetsbókasavn fáa tað við lógina at tað er eitt universitetsbókasavn sum sum skal okur skulu hava eitt unversitetsbókasavn tí tað lyftir eisini fróðskaparsetrið upp o eitt hægri støði og ta granskingina sum er har og hjálpir at fáa fólk til føroyar sum eru sum annars kanska ikki komið tí tey ikki høvdu møguleikar fyri at vera við í gransking gott bókasavnsráð eisini eitt ráð har ið sjey persónar skula vera í sum kunna ráðgeva landsstýrismanninum og ráðgeva sum heild og ikki minst hetta her at ljóðbøkurnar allar tær ljóðbøkurnar sum eru at tær blíva atkomiligar tað er ómetaliga gott at tað er ikki bara at liggja og og og tí tað er ikki so lætt tað er kki so lætt at fáa atgongd til slíkt fyri øll hjá summum eta smáting men tað er neyðugt at at staðfesta tað soleis at mann kann fáa tað út og tað verður ein natúrligur øhtað síðsta eg kundi hugsað mæg at nevnt ta eru trupulleikarnar við við millum landið og og kommunurnar tað er tringandi neyðugt at okur ikki fella í ta grøvuna at okur liggja og bíða eftir hvørjum øðrum meðan okur klandrast

alt annað skuldi bíða eftir at mann blívur samdur í øllum detaljum við við kommunufelagið og tað er veruliga so eg kann kanska lesa íppr uppskotinum ati tikið verður undir við at strika ásetingarnar í kapittul trý um at landsstýrismaðurin kann geva kommunum boðum miðnámsviðurskifti á fólkabókasavninum ein útrófthond frá landinum til kommunurnar tað er fantastiskt hetta var ynskið hjá teimum í hoyringsskrivinum um hann tekur undir við tí og men hitt um hvussu mann skal býta rakstrarstuðulin út og sovíðari ja har gangur mann eisini partvíst áá møti tí mann sigur tað jamen okur fáa ikki loyst hetti her áðrenn men hetta fantastiska uppskotið skal ikki bíða tað skal ikki bíða eftir at okur fáa loyst hendan her trupulleikan millum kommunur og land men mann trýnur ikki mann klaskar ikki hondina høvdi a kommununum sigur at at so velja okur velja okur ser ígjøgnum og velja okra loysn nei mann sigur tað at at hetta er nakað sum mann bíðar við so fær okur at loysa tað aftaná í samráðingum og ger tað soleiðis at kommunurnar kunna søkja eftir hesum her pengunum sum et annars kundi fingið søkja til ymisk prosjektir og eg haldi hatta var ein ein ein fínmáta at loys htað uppá eg var við til fund við við kommunurnar og tað var fortrúlandi stutt og greitt tí hon kundi ikki bleiva samd og tað vóru tveir partar men eg glaður fyri at at nýggja landsstýriskvinnan hevur rætt hond út til kommunurnar og tað er tann mátan mann brúkar til at loysa trupulleikar uppá og eg ivist ikki í at hesin trupulleikin hann verður loystur men tað viktigasta tað var at alt hitt góða sum er í uppskotinum tað kemur ígjøgnum ókey nú fer etað nevnd og tað verða kanska broytingar har og og so vóna okur at tað verða broytingar sum verða til tað góða
takk fyri ja takk fyri og so er viðmerkingar út í salinum liljan veie
gerst væl takk fyri frú forskina og takk til jensarana fyri eina áhugaverda røðu og eg má siga at eg las álitið um um bókasøvn við stórum áhuga eg nevndi tað í mínari røðu hetta við at nú skulu allir skúlar hava skúlabókasøvn sum eg haldi er ein ordiliga góð og neyðug áseting men tað setir so eisini krøv til skúlabóka vørar og tað tað kræki í lógini og nú ert tú fyrrverandi útbúgvingarmálaráðhari ella landsstýrtin av útbúgvingarmálanum tú hevði bæði mentan og útbúgving undir tær so eg vil bara spyrja teg um tú kennir til tað sum hanna jensen nevndi jáni um at arbeiðið er fyrireikað at seta í gongd eina slíka
ja takk fyri og so er tað røðarin aftur jenus a rana ger
kossulangt arbeiði er komið hvussu lagt arbeiðið komið veit eg ikki veit eg ikki men sjálvandi tað nú er ein eyka orsøk til at at at krevja at tað kemur í gongd tað sigur seg sjálvt og lat meg líka nevna eina ferð afturat hetta er vir teimum smái skúlunum treingin givast í at fleiri av teimum kanska áttast men eg síggi tey tey eru hoyrdu í hoyringsskrivinum at tey áttast fyri at tað verða ein eyka byrða á tær tað skuldi mann ikki væntað tí at tað tað burdi ikki verið tað burdi ikki verið ein fíggjarligur spurningur um at fáa knýtt ein lítlan skúla til ein søro skúla tað dugi g ikki at síggja tað vóni eg heldur ikki heldur ikki ein privat skúla til ein almennan skúla tað máta ikki tí at endamálið er so stórt altso hetta her við við bókasavnini er so stórt og so høgt tað má tað má vera interessað áhugin hjá okum øllum at fáa tað at fungera
ja takk fyri ein viðmerking afturat frá opnum
gers væl takkufyri fro fortina jenusarana segði tað at sjálvandi kundi ein skúli sum húsarhaldsskúlin sum lá so tætt við bókasavninð hava fáa eit samstarv um ta tænastuna síðansis mann ikki hevði bjøt at hava tað ja í tveimum støðum sum liggja beitnt síns í men í eisini er tilfarin sum tað varð fingið so stendur húsaráskúlar sambært løgtingslógi nummar seksogtrýss frá trettanda mai nítjan hundrað og tveyoghálvfems um húsarhaldsskúlar sum seinni broytt við løgtingslóginummar hundrað og níggjuogtjúgu frá ellinda septembur tvey túsund og seytjan skulu hava bókasøln eg hopi at mann í skipanini er so pragmatiskur at tað sum eg segði at mann fór at gera at tað eisini verið tað sum hann fer at geratakk fyri
ja takk fyri so er tað røðarin jenusatrana
nagersovæltakk fyri viðmerkingina og eg havi hug at siga at at so vítt eg veit er tað latið upp fyri at tað kann vera samstarv á hasum planunum eisini tað eg haldi at tað stendur í teimum serligu viðmerkingunum men nú fái ikki lisur nú men eg kann lesa tá eg komi upp á pláss aftur eg haldi at tað verður latið upp fyri at samstarv kann vera eisini er tað ikki tað so er tað upplagt ein møguleiki fyri nevndina at fara og gera ta broytingina tí tá ið mann frammanundan og tað er er tað verður nevnt fleiri ferðir í í uppskotinum at mann ynskir samstarv millum skúlar sum ja um hefti her so má hatta eisini vera ein møguleiki ogeg haldi at tað er útgreinað men eti ikki tað so vónið at nevndin kann gera tað sum ein møguleiki tí tí hitt eri púra samdur í at tað er í løgið at hava ein skúla og eitt bókasavn sett við og so skulu upprætta eitt bókasavnið inni á skúlanum tað er tað er ikki skilin men tað skuld kunna verðið gjørt
ja takk fyri og tann næsti at røða er jóannes joan joensen ger so væl
eg ætlaði bar at viðirmerkja nøkur ting her í mun til hetta málið um úlabókasøvn ella bókasøvn og tann partin sum eitur hoyringsvarið hjá lærarafelagnum í mun til hesa lógina eg hugsi ati tá mann snakkar um bókasøvn og krøvini sum verða herd kann mann siga tað havur hvussu er kravt at tú skalt hava eina kúla eina bók at varða útbúgving sog har meini eg mann skal tríðustilla tað við skúlavarða bóka skúlabókavarða útbúgving soleiðis at mann at mann ger ger tað møguligt at tey skúlabókasøvniri sum eru runt á alt landið ikki nýttast at hava eina eina ein ein bókavørður sum erur av tí hægstu útbúgvingina tí tað eru lærarar eru jú útbúginir sum lærarar og hava ta pedagogiska í tí arbeiðinum tí útbúgvingini sum lærarar og so fáa teir eina útbúgving afturat sum skúlabúka vørar omaná og tí eru ta sanniliga competentir til at at vegleiða børnum og ungum í teimum bókasavnin sum eru har so eg vil mæla landstýriskvinnum til at taka tað við og tá mann so siga tað at tað verður kravt at tað skulu vera bókavørur so má mann eisini hava útbúgvingarnar klárar og tað krevur so sjálvandi í tað at mann setir á stovn skúla varða bókavarða útbúgving sum er ein mangul í dag tí tað eru fleiri av teimum skúlabakorðunum sum runt um í landinum sum eru komin til aldurs og tað er so leingi til a mann fær tir næstu útbúgvingna skrásetta ella kjølfesta har veit at mann er í gongd við at seta allar útbúgvingarnar eftirúgvingarnar á skrá so at mann fær skipað eisini hesa útbúgvingina við og tað hastar sum tað sær út til tí at lógin krevur tað so r tað eisini tað at tá ið mann hevur skúlabókasøvn á skúlanum so stendur at skúlastýrið skal vera við til at skipa skúlabókasøvnin men har er tað skúlaleiðaran leiðslan sum hevur ta ábyrgdina og altíð havt tað tí eigi tað at vera í lógini og so haldi eg eisini tað at mann eigur at hava nám meira við hesum her tí at nám er jú eini stórur partur av skúlaverkinum og tað sum eitur alt við bøkur og umskar tilfar og annað sum hevur við við við bókager at gera í føroyska fólkaskúlanum og eisini í hægri skúlum so har eigur dámar vara við hvussu eg annars haldi eg at tað er gott at mann endurskoða tað hesa lógina og um at fara uppdattera hana við etbøkurum og iðbøkurum og øðrum sum sum ljóðbókurum sum sum eigur at ver ein partur av bókasøvninum tí bókasøvni er jú skulu vera ein krundtappur í í hvussu menturnar mann ansn siga menturnar miðdeplinum í samfelagnum og og í skúlunum er eitt bókasavn eigur t á bókasavna vera rættiliga sentralt og eg vóni at at mann fer at lurta eftir hoyringsfarinum frá føroya lærarafelag tí eg meini at tey eru viðkomandi og eg meini at mann má taka tað við tá mann skal gera hesa setrsa lógina verk tí hetta fer at kosta eitt sidur av pengum og teir pengar munnu eisini játtast tí ella fær tað nokk ikki at ganga sum mann ætlar annars er tað gott at lansrkvinnan hevur fingið tað kjøtfest ella seta skrá og eg vóni at hoyringsfarini verða hoyrd soleiðis at vit fáa eina eina lóg sum sum fer at rigga væl fyri øll
ja og her er viðmerking frá salinum hanna jensen
ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg helt meg hoyra at jóhannes joensen var inni á hesum spurninginum um útbúnarskúlabókavørur og mann kan kanska undrast á at at treytirnar í partinum um fólkafólkabókasøvn eru nokk so harðari viðvíkjandi útbúgving men at tað tann parturin er ikki endurtikin á nakran hátt í tí partinum sum handlar um skúlabókasøvn men er tað ikki rætt at visti mnn skal hava eina ordiliga góða sterka skúlabókatraditión í skúlabókasavnstraditión í føroyum so eigur mann at hava ein ein javnt útbúnan starvsfólkahóp sum oman á læruútbúgvingina hevur hesa her skúlabóka vara útbúgvingina og hvussu skjótt kann ein tílík fara í gongd heldur jóhannes joensen vera hann so innarliga í fólkaskúlaøkinum takk fyri

ja sum hanna jensen sigur so star tað at fáa eina útbúgving á skrá tí tað er viktigt at tá mann setir het í verk at útgvgin klár at vit hava fólk til at røkja uppgávurnar og tá man hyggur eftir skúlabókasøvnunum so eri fleiri skúlabókasøvn eisini lokal bókasøvn fólkabókasøvn og har er tað longu skúlabókarvørarar sum eru bæði virkandi í skúlanum í skúlatíð og arbeiða eisini í kvøldið fyri at vegleiða fólkini sum búgva á staðnum so tað rennur saman og tí eigur mann at at javnseta skúlabókavørarnar og teir vanligu bókavørarnar í tann mátan ogtá ið manhygur eftir bókasøvnini so er tað kommunan sum varr av bókasøvninum men men skúlabókavørumi hann verður løntur á landinum hann er lærari og virkar sum lærari eisini í dagligdegnum og ikki bara sum skúlabókavørður hann er ini hann lærari og skúlabókavørður samstundis til dagligt og tí rennur tað saman og tað skal mann gera sær greitt at visti mann vil hava bókasavnslógina at fungera so má mann eisini útbúgva fleiri skúlabókavørur tað er einki at snakka um beinanvegin
ja takk fyri og tann næsti at røða er landsstýriskvinnan í mentamálum sirið steinberg ger so væl
takk fyri frú forkvina og fyrst fari eg at takka fyri nakrar sera góðar og konstruktivar røður og ynskja hesum málinum eisini alt tað besta í mentanarnevndini hetta her er eitt mál sum hevur sína drúgvu søgu tað r jensarana sum sett arbeiði í gongd og eisini sett málið í hoyring og okur hava so arbeitt víðari við tí og hava gjørt nakrar tillagingar í mun til tað sum komu inn í hoyring og hava faktiskt eisini havt kommunurnar á fund umtað og eg havi umrátað tað stutt eisini við mentanarnevndina so at eg haldi at at hetta málið átti í hvørfall at verið nakað sum okur kundu staðið samanum eg haldi heta er eitt ótrúliga gott mál og her er eisini komið nokk so nógv áhugavert fram í viðgerðini millum annað hav okur fingið at vita at tað fyrsta bókasavnið er sett á stovn fyri hundrað og fimmoghálvfems árum síðan og at fyrsti bókavørður var ma jacobsen so at her hevur eisini verð eit sindur av søgu við tað er gott bókasøvnini hava stóran týdning og eg haldi kanska ongantíð so stóran sum nú tay eru ein vitanardepil og tað er nokk eisini ein mentanardepil og ein mentanarberi tey eru eisini bløðin eitti savningarstað nógvastaðni visti mann hyggur á heimasíðunar hvat t ymisku bókasønini gera so hava tey øliga nógv tiltøk sum eisini savnað fólk til ymisk átøk sum síggja út til at rigga væl og tey taka eisini nokk so stóran lut í integratión av fólki sum eisini eru flutt til landið tey eru ókeypis og alment til gongilig og tey hava týdning fyri okkara útbúgvingarøki fyri allar okkara skúlar fyri okkara børn ogung vaksin og okum eldri og tey hava sjálvandi týdning fyri fólkaræði og fólkaupplýsing jeg minnit tá eg var barn tá var bókasavnið í vági tað tað rómtust í einum høli sum kanska er á stødd við tað sum hein vanligur køkur er í dag so tað var ikki serliga stórt tølið men tað at koma inn í eitt rúm har tað vóru bøkur frá lofti til gulv tað var sum at koma inn í eg vet ikki mnn kanni siga himmiríki men tað var sum at koma inn í nakað heilt serligt og mann lærdi hesa her heilt serligu virðingina sum eisini er fyri bókum hetta lógaruppskotið skipað so bókasavns øki kanska meira til nútíðina og upp aftur meira til framtíðina tí tíðir broytast og eitt bókasavn í dag er ikki tað sama sum tað var fyri nøkrum árum síðan og tað so serliga heta her við talgildingini sum er ein stórur munur eg skal taka í nakrar av høvuðstættunum í í hesum nýggju uppskotinum so ásettir mann í her at øll skulu hava atgongd til bókasavn tað itíðir ikki at mann bivst at byggja bókasøvna allastaðni men at mann kann skipa seg í eisini í samstørv og so stendur tað eisini at bókasavn skuldi vera í øllum skúlum og tað er so tað sama at mann kann skipa seg í samstørv vis mann akkurát sum mann ger í skúlasamstørv og annað soleis at mann ikki pjøðist ella ikki ney venduvís noyðist at byggja nakað upp og tað haldi eg eisini er fínt og so er tað nøkur faklig krøv eisini til starvsfólk og har hevur mann eisini sagt tað sama at tað kann eisini skipast í samstørvum visttú er eitt kanska eitt lítil bygd sum hevur eitt bókasavn sum kann so gott hava ráðgevingartænastu frá einum einum sindur størri bókasavni sum sum sum hevur tað starvsfólkið og sjálvandi tey sum eru vørur ella var varar eitta sikkurta í dag tey forseta sjálvandi í sínum arbeiði men tann útbúgvingin er bara ikki til meir hon er broytt og hon eitur okkurt annað í dag og teð r blívur til eina kandidatútbúgving tað sum er sera átrokandi og sum okur fáa øgiliga ofta at vita tað er tær føroysku jóðbøkurnar eru øgiliga eftirspurdar og tað er ein ordilig mangulvøra og tað er kanska eitt av teimum fyrstu og størstu framstigunum mann fer at merkja við við hesari lógini tað er mær fortalt at mann hevur á leið fimm hundrað r til at koyra út men mann man bíðar faktisk eftir hesi her lógini og tað er tær tær føroysku bøkurnar og tað evur so sjálvandi alstóran týdning báði fyri fólk sum kanska eru lesiveik ella sum eru blind ella bara okkum øll sum heimanífrá nú fara at kunna lesa altso taka eina bók niður og lesa ella fáa eina lisna upp fyri okum og tað er tað er faktisk eitt sindur av en revulutión innan fyri hetta her øki og tað er ótrúliga gott og tað er við til ati at okur taka eitt øgiliga viktigt stig fyri føroyska málið men tað er eisini eitt øgiliga viktigt stig í mun til eystursáttmálan fyri um rættindi hjá fólki sum sum bera brek at um nú fær lættari atgongd til vitan og talgildingin er sjálvandi framtíðin og tí má máa okra bøkur eisini vera har í løtuni so kann kunna bókasøvnini ikki lána talgilda bøkur út tili til øll fólk tað skal vera til serligan tørv og annað so so tað er ein øgiliga øgiliga stór broyting at tað verður alment til gongilot og tí er tað eisini sett í lógina at tað skal vera tað fyrsta sjálvtum mann sigur at lógin skal hava í gildi frá fyrsta januar komandi so sigur mann á dagin eftir lógini kunngjørd so skal hesin parturin koma í gildi tí at hann er so átrokandi og so eru ásetingar um universitetsbókasavn og uppgávurnar hjá landsbókasavninum sum høvuðsbókasavn og tað er eisini ein stór uppgáva tey ungi sum lesa hava sjálvandi tørv á fakligari nøktandi vegleiðing h hog vistumann hyggur eftir okra útbúgvingarøki so tað vaksið rættiliga nógv tey seinastu árini men bókasavnsøki hevur nokk ikki fylgt við tað at fáa eina góða vegleiðing tá øar mann til dømis skrivar uppgávur og annað og at mann eisini hevur vælkvalifiseraði fólk til tað soleiðis at mann hevur ordiligan keldukritikk og annað inni í sambandi við tær uppgávur sum mann ger tað kann bara vera við til at menna okkum sum land í sambandi við tað so er eisini lagt upp til at at mann eisini kann hava samstørv altso av landinum altso a bókasavnið eisini hevur atgongd til vitan uttanlands ter spesialiserað fakligt sratturur so tað er her er ordiliga nógv gott í eg kann siga at okur hava havt fund við kommunufelagið um beinleiðis um hetta her u málið tann rakstrarstuðulin sum er tikin burtur tá betíðir ikki tað at pengarnir ikkiher til pengarnir eru statvekk tær tvær komma átta milliónirnar sum hava verið latnar út eru statvekk tøkar og tað sum okur práta eitt sindur saman um í løtuni tað er hvussu mann skal býta tað út aftur her er tað so sett í at tað kann verða sum ein verkætlanarstuðul sum mann býtur út mann hevur eisini nevnt tankarar um at tað kann fara út sum ein bítsligkil eftir fólkatalinum so so tað havi eg gvussur sagt við kommunurnar at tað skuldu nokk finna eina semju um hvussu hvussu okur gera men í løtuni er tað eisini nakað órættvísi í skipanini taí tað er faktiskt trettan kommunur sum einki fáa so tað var akkurátsum at tað var ein pílu av pengum og tey sum vóru fyrst og hava gjørt nakað tey finguð finguð nakar av tey sum vóra fyrsta økini te hava fingið stuðul og tey sum su kom við bókasovninm aftaná tey fáa einki og eg vil siga at okur hava eisini tikið rættiliga nógvar av viðmerkingunum til eftirtektar eisini frá kommununum og frá og frá øðrum pørtum eg meini a tá ið tað kom fram alt hettaher við pisakanningunum tá ið tað bleiv spurt hvussu tað bar til at mann var so framarlaga í finnlandi tá snakkaði mann sjálvandi um at tað eisini var tí at mann hevði altso altso læraraútbúgvingin var ei hægri støði men eitt av parametrunum var eisini visti eg minnist rætt tað at altso at tann atgongd sum børn hava til bókasúvn hevði týdning so tað hevur týdning og og og eg noteraði mær orðini sum magnus rasmussen segði at t eitt barn sum lesur verða ein vaksin sum hugsar so tað er kanska nakað um ø landið hevur fyrr stuðlað bókasavnsbygging men tað eru burtur og játtanin til hettaher øki eru bara minkað og tað eru kommunurnar sum í stóran mun fíggjað bókasúnini í dag men mann hevur hesa her játtanina sum er tvær komma átta milliónir men so liggja tað eisini onnur ting inni í sum ikki eru nevnd beinleiðis í hesini her tað er til dømis tað at landið eisini betalar bókasavns gjald og tað er so tað sum fer beinleiðis til høvundar sumskriva og landið hevur so sjálvandi eisini uppgávuna av landsbókasavninum á miðnámsskúlum og øllum tí partinum sum er kanman siga á okra hægri útbúgvingarstovnim so hetta er ein uppgáva sum er eitt sindur deild ímillum men eg haldi at tað er rætt at mann sum land pá einlannan máta er altso hevur akkurát sum fatur í hvønn veg mann skal fara o sner økinum tí hete so stórur partur av okra útbúgvingarøki og so varð hatta tikið fram um skúlabókasún og eg havi skilt á landsstýrismanninum í útbúgvingarmálum at tá ið mann fer at umrøða hvørjar eftirútbúgvingar á lærararni eru eru neyðugar tá hevur mann tað við um um skúlabókavørar so tað tað er nokk so spennandi visti mnn hyggur aftur í tíðina so so var hatta hett her við at vitan er er vald og hvør dugdi at lesa tað vóru eg øgiliga fá visti okur fara eitt sindur longur aftur og eg kann bara siga atvisti ú bara taka lítið dømi ikiso hevði eg eina ommu í porkeri sum ongantíð hevur lært føroyskt tá ið hon gekk í skúla tí tað var ikki til tá og eg hevði eina abba í vági sum kanska ikki átti nakar pengar men keypti hvør einasti bók sum kom út so so at at tingini broytast og nú kunnu okur sum samfelag fara fara út og siga tað at øll okkara børn allir okara borgarar øll skulu hava atgongd til bøkur tað haldi eg r eitt rættiliga stórt stig í í mun til at eisini tryggja okra framtíð sum eitt vitandarsamfelag takk fyri
ja takk fyri og tl viðmerkingarútsaln
allicolsel ger so væl ja takk fyri fyri forkvinna mær dámdi øgiliga væl hugleiðingarnar hjá siguru stendberg um týdningin av bókini tikið verið eisini til at blindur er bókleysun maður og bókin hevur havt stóran týdning fyri málið hjá okkum og tað hevði nokk ikki verið í teirri støðu í dag um okur ikki hevði havt atgongd til bókina og føroyska bókina eg kundi hugsað mær nú táy ísiritenberg er inni á finnlandi og pisa-kanningunum nú var eg í finnlandi í fjør og vitjað heta stórfinna bókasavnið í helsengy tað varð givið frá statinum ti í tá ið í finnland hevði hundrað ára hátíðarhald fyri attey blívu sjálvstøðugt land í nítjan hundrað og seytjan og staturin gav hetta stórvfigna bókasavnið upp á átta hundrað milliónir krónur so tað er kanska
ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan sigur
kristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til annikuolsen ja eg var eisini í finnlandi í seytjan tað tað er fantastiskast stórt at uppliva eg havi faktiskt akkurát verið í n york og eg hevði tvey ting sum eg hevði tíð til at fara og tað eina var at fara inn á bókasavnið at síggja hvat ið tey gjørdu har og tað var bara sum at koma í má e í himmiríkini og sita aftur men tað var tað also hvussu so flott sum tað var men blindru bókleysur maður ttað er eingin ivi um tað og atgongd til bøkur er týdningarmikil og meira okur gera á tí økinum meira vinnkur á tí langa bananim tað tað er jú so slett ikki í iva um og sjálvandi hevur tað eisini týdning fyri at varðveita okra mál og eisini at menna á tað og eitt eitt av teimum stóru stigunum er so heta her við tær talgildu bøkurnar sum koma nú so finnarin hevur góðu átta hundrað milliónir tá ið teir fylgtu hundrað ár og lata okkum so um ikki annað geva eina góða lóg nú tá ið bókasøvnini gjøngum fylli hundrað og fimmoghálvfems og kanska tá i tey fylla tvey hundrað so hava okur kunnað gjørt okkurt enn betri takk fyri

joensengersvæak fyri frú forkvina ja bókasøvn savn tað ljóðar eitt sindur gamalt kann mann siga eg meini at mann mann fór at hugsað meira um ata ata ein námsfrøðiligu depil tað hevur mann sagt oftani í skúlanum og tað ljóðar enn fínari men eg hugsi at tá ið mann hugsar tað tað føroyska málið so mennir mann málið gjøgnum spæl eisini og tí eigur eitt bókasavn ella námsfrøilidetil at vera annað enn bara bøkur men eisini onnur ting sum stuðla upp undir spælið og og málið og mállisku hjá børnum ungum so tað er eisini ein partur av tí tað skalhanhelt ikki gloyma og tí eigur nám og onnur skúlar og barnagarðir eisini at vera við í tí tá man ger eina slíka lóg takk fyri
ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan sigur estembur
ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til johannes joensen ja jger samd ellars dámar mær nokk so væl orð í bókasavn kanska emma bara sum gamla dags men men hett her við at at bókasavnin ikki bara bøkur tað er púra rætt og tað nýggjasta eg havi gvussur sæð taðer tað mann kann eisini lána eitt listaverk so tað henda forskellig ting og tey hava eisini altso leikutoy og og og spøl og annað til smábørn tað er viktigt og eg havi eisini sett á á summum bólkum at eisini her í føroyum at mann hevur til dømis etter við mammubólkum og annað at tað gongur fyri seg á kabókasúvninum soleis at tað verða brúkt sum meira savningarstøð fyri alt møguligt so tað er eftir hondini hava fólk ongastaðni at fara postosior lukka bankin lukkaður handilin er burtur og sovíðari so bókastovninir fáa faktisk ella kunna fáa og hava fingið nógvum londum heilt heilt annan týdning eisini við framsýningum og øðrum takk fyri
ja takk fyri og tað seinasta viðmerkt hesum umfarin er hann hevði ein
esen gersovæltakk fyri frú forkvinna ja hetta her sum siri stenberg segði um ljóðbøkurnar at tær fara at vera tøkað skjótt tær føroysku ljóðbøkurnar tað tók meg faktiskt eini fjøruti ár aftur í tíðina tá man í barnaútvarpinum hoyrdi kjak við frá verti við við børn um hetta at lesa føroyskar bøkur í mun til danskar bøkur hvussu trupult og undar tey høvdu høvdu tað við tí tí tey vóru so óvinn við tað tað minni meg um at at vit eru akkusum á tí talgilda pallinum kanska á á sama stað sum vóru hálvfjerðsunum at menna atgongdina til tað og blíva meira von við føroyskar ljóðbøkur og so ætlari bara líka ataka aftur handa tráðin um hesa útbúgvingina tað at hon í summum londum er blivin ein høg útbúgving sum ikki egna seg til lærarar og kanska miðnámskar lærarar tí teir skulu hava eina ískoytsútbúgving tað eigur ikki at forða okkum í at gera hesa her føroysku ískoytisútbúgvingina og tað gera tað skjótt so eg vóni at landsstýrismaðurin í útbúgvingarmálum og siri stenberg í mentamálum kunnu finna saman um at raðfesta hesa útbúgvingina ongantí for skjótt
takk fyri ja takk fyri og so er tað landsstýriskvinnan
siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina og takk tlhann jensen ja eg haldi at mann skal seta sær høg mál á útbúgvingarøkinum tað er tá mann veruliga kann gera nakað tað har skal mann ongantíð slekka í og hetta her við at fáa hjólbøkr á føroyskum tað er tað er ótrúliga viktigt eg minnist eisini tá ið mann begynti at fáa føroyskar barnabøkur og barnabókarklubbun og alt tað hvussu nógv gott ag ekki hevur gjørt men eisini tað at tað at mann roynir at gera átøk fyri fyri føroyskar bókmentir tað er eisini ritti at hjálpa teimum sum skriva tí tað er eisini ringt at vera rithøvundur í einum landi sum heva so avmarkaðan marknað so up á tann mátan verður haldi eg eisini at tað er øgiliga viktigt at mann ger alt tað sum mann eg høgum kann fyri at stuðla undir tað tí at tí at nógv av teimum sum skriva tað hava øgiliga trupult korð tí at hetta er te ikki ein lætt uppgáva við so lítlum marknaði aðrar listagreinar kunna kanska selja sínar málningar út á landinum ella gera film sum fer so víða og sovíðari tað er ikki tað sama við bókmentum so tað tað hevur týdning at okur taka hond um tað takk fyri
ja takk fyri so fer hetta málið í mentanarnevndina og orðaskiftið er endað og so koma vit til fyrstu viðgerð av løgtingsmálinum á fýraoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagstovnar og dagrøkt pengarnar fylgja barninum tað er eitt uppskot frá fólkaflokkinum og formaðurin skal spyrja um framsøgufólk gerst væl og meldið kom til ja og tann fyrsti at røða tað er súsanna bertolsen ger so væl

ja takk fyri og tað er ein viðmerking úti í salinum jørgunni
ersval frú forkunniga eg haldi vit hoyrdu eina kalda røðu beint nú og kanska var tað tíð í við sovorðnast stóran skal fara av takinum meðan talan varð hildin altso hetta uppskotið er gongur út uppá at foreldur skulu fáa møguleikan at vera meira saman sínum sínum børn altso er javnaðarflokkurin ímóti tí altso allir flokkar hava kempað fyri at fáa barnsburðarfarloyvi upp á eitt ár tað var jú hálvt ár og kanska minni enn tað meina seg javnaðarflokkurin at nú mugu vit stetta tað aftur tí at sambært jav til arbeiðis ikki ganga upp á sær síni egnu børn altso hevur javnaðarfólkurin ikki so frætta kærleika at hann ynskir at foreldur og børn kunnu vera meira saman av viðvíðum uppskoti sum hesum kunnu skapa karmari fyri at hetta kunnu vera eitt sindur meira
ja takk fyri og so er tað røðari

ja takk fyri og tann næsti røða er magnus rasmussen
takk fyri ja frú forkvinna eitt uppskot frá fólkaflokkinum broyting í løgtingslóg um dagstovnar og dagrøkt pengarnir fylgja barninum hetta hetta málið hava vit hoyrt um fyrr og undanfarna samgonga arbeiddi við hesum her málinum soleiðisnær sum tað stendur og tað varð sent til hoyringar mann kann siga at tað var bara spell at at vit ikki hava nøkur hoyringssvar ella skriv so hevði tað kanska verið eitt sindur breiðari kjak um hetta her tað haldi eg men tað tað ber bara ikki til tí hetta hevur ikki verið til hoyringar nú øh hetta er sum tð hevri sagt súsanna bertelssen tingkvinna hevur greitt rættiliga væl frá hvat uppskotið gongur út uppá hetta er eitt tilboð til kommunurnar ogtá e ger tilboð so kann mann siga ja takk ella nei takk og hetta er ikki serføroyskt mann hevur tað jú eisini í danark og tað eru kommununr í danmark sum hava slíkar skipanir eg má bara siga at eg kenni ov lítið til hvussu tær virka men tað ætli eg mær hvussur at seta meg eitt sindur nærri inní kanska hvørjari fyrimunirnir og eru kanska onkur vansar við einari slíka skipan men men danskar kommunur er í nakrar hvussuer hava akkurát eina sovorðina skipan ella eina skipan sum minnir um hetta her eg veit ikki um tað kann vera onkur smálutur sum ikki líka her standa nakrar treytir sum skulu uppfyllast fyri at mann kann koma í hesæg skipanina og hvussu nógv mann kann fáa útbetalt og tað stendur um eftirløn og um skatt og sovíðari skuldi tað hent hetta uppskotið bleiv samtykt so so betíðir tað tað at bæði skattalógin og eftirlønarlógin mugu broytast tí hetta er ikki ein løn men hetta er er ein veiting sum tað stendur tað er eitt punkt sum eg hugsi um sum stendur á hetta er hetta lógaruppskotið er stutt hetta er á á fyrstu síðu stendur undir punkt tvey umsøkjari ikki í størri mun átekur sær annað arbeiði altso hvat er tað tað haldi er er øgiliga leyst orða altso í størri mun altso tað tað haldi eg kundi verið ítøkiligari og eg veit heldur ikki hví tað ikki er skrivað ítøkiligari ella tað at mann ikki ordiliga veit hvussu hatta skal vera men hatta verður nú ikki lætt at umsitað tá tað stendur í størri mun men tað tað er so tað hatta fara vit at viðgera í í nevndini ein annar partur í hesum her er at vissu vit hugsa tað frá einum kommunalum sjónarmiði so kann hett eisini blíva faktiskt eitt eitt kappingarparametur millum kommunur kommunarer kappast á á ymiskum økjumvir kappast um skatta prosent barnafrádrátt og og onnur tilboð sum kommunan kann veita so kann hetta her blíva eitt afturat og so kann onkur halda at jamen tað er bara fínt so hevur mann fleiri fleiri viftir men tað skal mann s ikki verða blindur fyri at hetta kann blíva eitt kappingarpermetur o so er tað hetta her við hvussu hetta kemur at ávirka kommunurnar altso kommunurnar hava gjørt íløgur í barnaansingarstovnar og so kann mann hava ta sjónarmiðið ja men so sleppa tær kanska frá at brúka pengar til til nýíløgur kanska onkur kann vera bangin fyri at tað sum er bygt kemur at standa tømt ella hálvdømt so her eru mann sigur nøkur ting mann ið hvussu eg skal inní og so er tað hetta her við vistu vit taka tað tað námsfrøðisliga men tað sum hetta gongur út uppá vissi eg lesi tað rætt so er hetta tað skal vera innan fyri tey fyrstu trý árini haldi hetta uppskotið er nokk so nógv broytt ella tankin er øiliga nógv broyttur frá tí hatta sært taði fyri nøkrum árum síðani tá var tað nógv víðfevndar tað kanska jørgun niclasen kann greiða frá at tað veit hann sikkurt nógv betri um meðan nú hevur mann líkasum sagt at nú skal tað vera innanfyri trý tey fyrstu árini eg haldi sjálvur at hetta er nokk so spennandi og tað sum eg eri mest spentur uppá kanska tað er hetta her hvussu rigga hendan skipanin n á aðrasess tað haldi eg eri øgiliga spennandi eg veit at vit kunnu ikki samanlukna alt og og flyta tit til føroyar men kanska hvørjar eru avbjóðingarnar við tær eru og kanska hvørjar fyrimunir og so er eitt annað sum vit ikki vita a so hvussu nógv foreldur fara at taka av hesum her og hetta er jú púra frívilligt so tá ið mann sigur at tað verða bara tað ríku eg eg veit ikki hetta kunnu jú eisini vera menn sum fara heim so eg eg haldi ikki man skal síggja for svart upp á tað men hetta er faktiskt eitt nokk so spennandi uppskot sum skal fáa eina góða viðgerð í mentanarnevndini takk fyri
ja takk fyri og tað er ein viðmerking út
tallilliwiegerso væl fyri fortuna og eg kann bara siga við magnus rasmussen er tey hava kannaplussa hesa skipanirnar rigga í øðrum londum í danmark er tað soleiðis at fýra prosent av teimum sum taka av tilboðnum um at fara heim at ansa sínum egna barni eru menn minni enn tjúgundi hvør sum tekur av tilboðnum er ein maður heldur magnus rasmussen at tað er ókey ella hevur tú nakrar tankar um tað
ja takk fyri og so er tað røðarin magnus rassins
gersuvæl takk fyri í allar óalmindiligheit havi eg ta støðu til ein slíkan spurning ella til hatta har tað er tað at familjan sjálv má avgera hvør heima og tað er tað sama tá ið vit tosa um barshil og tað er tað sama í føroyum men eg veit væl ats hyggja eftir hagtølunum so blíva tað í stóran mun menn og akkurát sum liljan veiði vísir á og tað má mann siga er er kanska ikki tað sum vit ynskja men at familjan sjálv skipar síni viðurskiftir tað haldi eg hvussu erva týdningin
ja takk fyri og tann næsti at røða er jørgen niclasen ein av uppskotstillarum gjørt væl
frú forkvinna hetta málið er eitt mál sum skal geva føroysku familjunum størri frælsi frælsið til at taka avgerð sjálv vit hava havt eg haldi allar flokkar sum kempaðu við at fáa barnsburðarfarloyvi longt og mann vildi hava tað longt upp í eitt ár tí tað mettur mann at foreldur áttu at verið at vera heima hjá barninum og tað sum hetta ger hetta ger møguleikan fyri at vera kanska enn longur og vit hoyrdu jú frá serfrøðini at trý tey fyrstu árini varð hvussur sagt at tá var ikki alneyðugt við teimum sosialu møguleikunum at at børn altíð vóru saman við sínum líkum tí tey fyrstu trý árini vóru serliga fyri at knýta seg saman við eldri og a fáa tann partin men eftir trý ár tá var tann sosiali parturin ógvuliga viktigur og hetta uppskotið leggur jú upp til at vit tosa altso um í mesta lagi tey fyrstu trý árini har tey fáa hendan møguleikan hetta uppskotið sigur at tað skal annað ella bæði foreldrini sjálvi verða heima hjá síni børnum ella ansa sínum børnum mann kann ikki hava aðrar møguleikar har vil eg siga sjálvur at at eg kundi hugsað mær at at pengarnir fullkomiliga fylgdu barninum við seg í foreldrini tóku sær av ansingini um tað sum var á einum privatum ansingarstovni ella tað var har tær slærdu seg saman um at skiftasta ansa og so víðari men vit hava koyrt hetta uppskotið avstað tað var sólvit nolsøe landsstýrismaðurin hjá fólkaflokkinum summ gjørdi uppskotið og fekk tað sent til hoyringar og tí havi eg líkasum hildið okkum til tað uppskotið so kann mann hvussu rokna við at fáa undirtøku frá honum tí eg gangi út frá at mann kift flokk so pjøðist man ikki skifta meining altso og og og og hetta hevur staðið í valskránni hjá fólkaflokkinum í í nógv nógv ár eisini tá ið hann á jensen stillaði upp fyri fólkaflokkin og og eisini alla tæy árini annika olsen hevur verið í fólkaflokkinumo og og eisini tá karlot hergarsson stillaði upp fyri fólkaflokki so so so so mann skuldi trúð at ati at vit sum jav ikki altíð v við tað vanliga so vóru vit nógv størsti flokkur í føroyum men men men tað hetta her eru hvussu so er ein roynd hjá okkum at fáa undirtøku fyri uppskotinum í hvussu sverð frá uppskotstillaranum sum gjørdi uppskoti orsaka og tað sum vit hugsa taer jamen lat okkum taka hetta stigið fyrst hetta er bara upp til trý ár og hetta her betýðir at tað á foreldrunum sum velur hesa loysnina má altso ikki hava nakað nevnivert arbeiði tað vil seg siga at mann forvæntar at so eru foreldrini heima hjá børnunum annað e at bæði kunnu eisini vera men statvek har tað her so kemur mann til hvat upphæddin er altso nú hoyrdu vit javnaðarflokkin sleingja út sum tey plaga hetta er bara fyri tey vælbjargaðu yvirhøvur ikki vit tosa um her hálvfjerðs prosent av ansingini tað vildi svara til knappar níggju túsund og fimm hundrað krónur skattafrítt umframt at foreldragjaldið til barnagarðin slepmanundan tað liggur um einar fimmogtjúgu hundrað krónur tað vil siga vit tosa um tólv túsund skattafríar krónur í mun til barsilsskipanina har mann fær fimmogtjúgu túsund maks hmen tað er skattskildigt taðvil siga her eg fer sovutt eingin munur á so vissi ið mann kallar hetta fyri at verða til tey vælbjargaði við umen so er barsilsskipanin bara til tey vælbjarga tað veit eg eingin her inni heldur so men er tað soleiðis at javnaðarflokkurin vil hækka hettar her kanska upp á hundrað prosent av kostnaðinum so so vilja eru veru vit viljug til at broyta tað promta altso har skal ikki standa á tí eg haldi at tað er so ótrúliga viktigt at foreldur og børn hava longri tíð saman serliga tá tey eru smá eitt eitt ára gamalt at at at fara í í í vøggustovu við altso nú nú eg má so vælsignað rá mann er blivin abbi og at síggja hvussu tað er at t tað eitt ára gamalt fer tað er mann næstan næstan hevur tár tí t tá eru tey tey eru lítil og og viðbrekin og og kontaktin við foreldrini er er normt viktig tá og so er so spurningurin meni eg gangi út frá tað verður sum tað plagar at vinstravendi flokkar her upp fara sleingi um seg eta her er at álop á kvinnur og hvat veit eg als ikki hetta her er at geva familjunum frælsi takið av honum vist tiy vilja vit hava skipanirnir sum hesar í í danmark og og sjálvt um vinstravendu flokkarnir her niðurgera hetta her so tað ultravinstravenda kjøpinhavnskommuna hevur hesa skipanina galdandi og tí hevði ynskt at mann eisini her vildi umuki annað hyggja eftir hvussu í vinstravenduflokkarnir í kepinahavngeri hetta her er ein skipan sum hyggja vit eftir tølunum í danmark so er tað ikki ein rúgva sum velur at brúka hendan møguleikan tað eru nøkur sum velja at brúka møguleikan og vissi ið eg skuldi kopiera donsk tøl yvir á føroysk tøl so vildi tað svara til at umleið tretivu familjur valdu at brúka møguleikan í føroyum men

eru nógv sterkari í føroyum enn í danmark so so spurningurin um talið ikki hevði kunnað verið hægri men sum sagt hetta uppskotið er bara ein møguleiki til kommunurnar tað blógar ikki at taka av

hlat meg tó taka okkara størstu kommunu sum í løtuni hevur trupulleikar av vantandi barnaansing tað vil also siga og og eg havi hoyrt borgarstjóran við úti og sagt løgtingið við skyldina men har vil eg siga men hetta her uppskotið kundi hjálpt til í tórshavnar kommunu her mann hevur vantandi barnaansing her í høvuðsstaðnum eru fólk tvingaði at verða heima fólk sum vildu sloppa til arbeiðis tey eru tvingaði til at verða heima vegna vantandi barnaansing og sambært lóg so verður kommunan áløgd at betala teimum fyri inntøkumiss vegna vantandi barnaansing vit hava heilt sikkurt aðrar familjur her í kommununi altso í tí størstu kommununi sum kundu hugsað sær at brúkt ein sovrðnar møguleika tavilsiga at veri heima hjá sínum barni við sínum barni og harvið givið eitt pláss í barnagarðinum men handan heimildin er ikki fíggjarliga ber tað ikki til tí tá hangu tað slett ikki saman hjá teimum fíggjarliga tað vil siga vit hava eina skipan har fólk sum ynskja at verða heima við børnum fíggjarliga fer tay berta ikki til onnur sum vilja sleppa á arbeiðsmarknaðin vera tvingaði at verða heima tí tað er væntandi barnahansing tá vildi hetta uppskotið verið upplagt at tey sum ynska verð heima við hesum hevði tað fíggjarliga verið munandi betur hjá teimum enn aðer í dag og so kundu tey verða heima meðan tey sum virkuliga ynskja at sleppa út til arbeiðis tey høvdu sloppið til nú ver tað pláss letugt í barnagarði so hetta kundi verið ein skjótloysn fyri netuppavbjóðingarnar í okkara kommunu í størstu kommunu men sum sagt atso eg eri munandi meira víðgangandi mín persónliga meining á hesum økinum men hetta her er hvussu so er ein byrjan og hetta er ein varinbyrjan og tí hevði eg vónað at tað var var undirtøka fyri at fáa roynt hetta og so kann mann síggja út frá teimum royndunum mann ger sær jamen skulu vit víðka tað tað kansn so koma koma seinni men sum sagt tað var í í undanfarna samgongu at hetta uppskotið bleiv gjørt av av sólvitt nolsøe

tað varð sent til hoyringar og tað vóru eisini fundur við kommunufelagið og so vítt eg skilti so var mann kanska eitt sindur tvíbýttur í kommunufelagnum hvør tók undir og ikki men í hvussu so er so hevur hetta havt eina eina drúgva tíð úr valskráum og á løgtingsborð nú er tað so staðfest í einum lógaruppskoti júst hvussu skipanin skal vera áðrenn et tað kanska meira við upskot til samtyktar so eg vóni ikki bara eina eina góða viðgerð og eina serliga hond um okkara familjur men eisini at vit fáa heitar hendir í tinginum at atkvøða fyri uppskotinum tá ið vit koma hartil
takk takk fyri so er tað ein viðmerking frá lilju
ger æ takk fyri harra formaður tað stendur í viðmerkingunum hjá í uppskotinum hjá fólkaflokkinum at tað er einstaka kommunan sum ásetir upphæddina sum tó í mesta lagi kann vera hálvfjerðs prosent av miðal rakstrarútreiðsinum av at hava eitt barn á stovni hetta svarar til níggju túsund trý hundrað og trýogtretivu krónur um mánaðin jøgn niclasen hann hevur hug til at leggja barnagarðsplássið afturat men tað er soleiðis at fleiristaðna er tað ókeypis í kommunum aðrastaðnia eru tað familjur sum fáa frípláss eg vil gjarna spyrja jørgen niclasen hvørja kvinnur tað eru sum hava ráð til at vera heima fyri níggju túsund trý hundrað og trýogtretivu krónur mánað
takk fyri
jørgun niclasen ger su væljájú altso mann má taka tað er tað er onkra einkult smá kommuna har i ikki hevur barnagarðsgjald og í teimum kommunum har barnagarðsgjald ikki er so er sjálvandi útreiðslan hjá tí kommununi av ansingini tað hægri og vit tosa stadvekk um hálvfjerðs prosent av tíð h og har ið er eitt eitt gjald fyri fyri fyri vøggustovugjald eg minski so sjálvandi altso við tað at mann ikki ikki skal rinda tað so er tað eitt pluss á kontoini tavsið a vit tosau sum tólv túsund krónur skattafríakrónur og í mun til tað fyrsta árið tá mann er barnsburgarfarloyvi far í mesta lagi fimmogtjúgu túsund krónur skattskildugt so her er í veruleikanum ikki tann stóri munurin men eg hevði gott hugsað mær at talið hálvfjerðs prosent av verandi kostnaði var hundrað prosent ella tað stóð kommununum púra frítt hvussu tey gjørdu hetta her var bara tað mann kom til sum sólvit nolsøe kom til eitt samskifti við við kommunufelagið og so skjýtur mann het
hetta upp men eg eri fult við upp á at broyta tað og tað i siga hækka tað takk fyri so er tað súsanna bert tilsen ger so væl

takk fyri
jørgunitlasen gersovæaltso vissi eg farið niður í eina búskaparliga boblo so hevði eg viljað havt øll arbeiðis altíð og so hevði eg viljað longt arbeiðsvikuna eg ivist ikki í at búskaparráðið hevði hildið at tað hevði verið ordiliga super vissu vit longdu arbeiðsvikuna upp í hálvtrýss tímar men tað kann vera tá ið vit politikarar skuldu taka støðu at vit eisini koma við kensluum at vit eisini koma við eini familjulívi sum vit halda vera ógvuliga viktigt og tískil skal hesin møguleikin fyri at vera saman av sínum egnu børnum økjast sum mann ger her eg veit ikki hvusu nógvar kommunur høvdu tikið av men eg veit í hvussu so er at í miðstaðarøkinum vise kommunan vildi taka við hesum so høvdu fólk sloppið til arbeiðis sum í dag vera tvingaði heim tí tað er væntandi barnahansing so er hetta nærmast bara verið býtt um so kaltkyniskt so er bara arbeiða o nógv og arbeiða altíð øll men tá ið vit taka familjunívið
tið uppí tá haldi eg vit skulu lata kenslurnar loyva okkum at fara meira hendan vegin tá fáa vit tað betri samfelag ja takk fyri so er tað sólvit er nól
plolsy ger su væl takk fyri harra formaður ja áhugavert uppskot um fólkaflokkuiner lagt fram nú er tað soleiðis at ati henda samgongan sum er í partur av hevur gjørt sær aðrar tankar á dagstovnuøkinum menn akkurát hetta tað havi gjørt eina avtalu og ta avtalun vi fara at halda o mur til og er tað nakar sum kenni týdningin av aat halda seg til gjørdar avtalu eg gangi út frá so er ta fólkaflokkurin so akkurát mína støðu trúgvi eg at jørgun niclasen skilir nokk so væl

jørguniclasen ger so væl joratt skal vera rætt athevur mann gjørt eina avtalu so heldur mann hana eisini um hon er vánalig og og tað hetta er væl til sólvitt nolsøe altso eg haldi samgonguavtalan er vánalig men sjálvandi eg man í eina samgongus um at halda seg til hana men men fólkaflokkurin hevur ofta havt uppskot til samtyktar hesum viðvíkjandi men nú hava vit tað púra greitt lógaruppskot sum kann samtykkjast og so ar kemur til gildi beinanvegin tað skal sólvit nolsøe hava stóra tøkk fyri at hann læt eftir seg í fólkaflokkinum og
og túsund takk fyri tað takk fyri so er tað elsbet mersedis gunlesdótturer
ah takk fyri harra formaður e eg hugsi um mann hoyrir útag dagliga um starvsfólkatrot hetta vildu kanska hjálpa upp á tað mann hoyrir ofta kommunurnar ella tað sum mann hoyrir eisini er hvat skulu kommunurnar gera ter mangla fólk og so er tað hevi mann eisini møguleikan her at børnini kunnu verða heima hjá foreldruni í trý ár og er tað ikki akkurát foreldrini sum skulu mann sigur gera sín størsta ávirkan á síni egnu børn ella hvør skal danahis børn har ikki foreldrini sjálvi og eg eri eisini eg havi kanska eisini vekið meg til hava gott mót at hetta fer at fáa eina positiva viðgerð um ikki undirtøka verður fyri tí tá mann hugsar um ja ja tey sum hava tikið undir við tí fyri stuttari tíð síðani
takk fyri sovur tað jørgun niclasen
samfelagið er nógv broytt og í mínum uppvøkstri og í uppvøkstrum hjá nógvum av tingfólkum so var tað jú familjan sum mátti taka sær av sínum børnum barnagarðarvánað var ikki til tá og eg trúgvi sjálvur at at tað hevur verið við til at skapt nøkur sterk familjubond sum sum føroyar jú eru víðakendar fyri og at tað hevur absolutt verið við til til at menna okkum at vit í hesum uppskotinum vilja loyva nøkrum at vera upp til trý ár saman við sínum foreldrum eg trúgvi tær ein ósúlig styrki fyri hesi børn til restina av lívinum so eg eri ikki ivað um at sjálvandi skulu vit kunna vera saman við øðrum og so víðari men tey fyrstu árini trúgvi eg bónd við familjuna við
vitrini hava ótrúliga stóran tøttin takk fyri og so er næsti rørið á skránni er liljan veihe ger so væl
ja takk fyri harra formaður øh vit viðgera nú eitt uppskot um at broyta løgtingslógn dagstovnar og dagrøkt sum fólkaflokkurin hevur lagt fram lógaruppskotið lógaruppskotið snýr seg í stuttum um tað sum fólkaflokkurin kallar at pengarnir skulu fylgja barninum og við hesum ynskir fólkaflokkurin at foreldur sum velja ikki at hava sínum børn ástovni tey skulu fáa útgoldið pengar fyri at ansa sínum egna barni heima nú er tað so at lógin um dagstovnar og dagrøkt hon snýr seg um júst tað um virksemið á dagstovnum og hjá dagrøktum sum virka fyri uppvaling og menning av børnum sambært fullgóðari námsfrøðiligari stevnu eg haldi tí ikki at lógin skal hava innihald um ikki at hava børn á dagstovni eg haldi at familjur skulu sleppa at innrætta sítt lív júst sum tey vilja eg haldi eisini at vit skulu skapa góðar karmar fyri at familjulív og arbeiðslív hongur saman familjur sum velja at annað foreldri skal vera heimagangandi kunnu sjálvandi eisini velja tað eg haldi tó ikki er rætt at mann skal fáa pengar fyri tað almenna pengar og tað er nógvar orsøkir til tað tað eru meira enn hundrað ár síðani at dagstovnar vórðu settir á stovn í byrjanini vórðu stovnarnir meira eitt uppihaldsstað til børn uttan námsfrøðiligt innihald faktiskt vóru tað samkomur og sjúkrasystrar sum ansaðu eftir børnum kvinnur vóru komnar út á arbeiðsmarknaðin summar tí tær ikki høvdu ein mann at forsyrgja sær aðrar tí tær vildu forsyrgja sær sjálvari og vit skuldu faktiskt ikki leita serliga nógvar generatiónir aftur fyri at finna kvinnurnar sum hvørki høvdu ognarrætt ella kundu vera fíggjarliga sjálvbjargnar helduvís hava vit kvinnurnar nú møguleika fyri at skapa okkara egnalív tjena okkara egnu pengar og liva saman við ella uttan einum maka um vit ynskja tað og eg eri stórliga bangin fyri at hetta uppskotið vera eitt bakkasst fyri javnstøðuna um tað verður vit vita at kvinnur kena minni enn menn fleiri teirra arbeiða niðursetta tíð tað merkir at kvinnurnar ikki bara meðan tær eru á arbeiðsmarknaðinum eru fyri mismuni men eisini tá ið tæir fara av arbeiðsmarknaðinum tí uppsparda pensjónin er nógv minni enn hjá monnunum vit vita eisini at tað verða heilt víst mammurnar sum vera tær sum fara at ganga heima summar kanska sjálvboðið aðrar tí tær ikki hava møguleika fyri øðrum í danmark kunnu foreldur ansað børnum heima og fáa samsýning fyri hetta fýra prosent av teimum sum hava tikið av møguleikanum er menn tað er minni enn tjúgundi hvør og eg kann gott nevna eitt dømi nú nevndi jørgun niclasen í røðuni frammanundan athjemur a havn var ein sovorðnin deilig vinstravend kommuna og tað er hon kanska men tá ið eg skuldi í skúla aftur aftan á míni barnur nummar tvey tá fekk eg at vita frá gjøgnhavns kommuni tað at eg fekk einki barnaansingarpláss eg skuldi tá í gongd við at taka tað síðsta árið á universitetinum eg hevði akkurát fingið eitt deiligt lestrarstarv á christiansborg og alt koyrdi faktiskt fyri meg eg ringi til kommununa og siga hetta ber ikki til sjálvandi má eg fáa eitt ansingarpláss til mítt barn tí at eg skal j í gongd við mín lesna eg skal gera lesnaðin lidnan sum eg haðibrúkt nógv ár uppá og eg havi eisini fingið eitt ordiliga gott lestrarstarv nei nei tú kanst fara heim og ansa tín egna barni tað var svarið heldivís hevði g ein góðan arbeiðsgevara tá aftur í tvey túsund og níggju sum nú er uttanríkisvinnumálaráðharri og hann loyvdi mær so at taka barnið við til arbeiðis soleiðis at tað allíkavæl lat seg gera at fáa mína útbúgving samstundis sum eg hevði eitt gott lestrarstarv vælskipaða dagstovnaøkið í norðurlondum er annars orsøk til at vit eru so mikið frammarliga tá ið tað kemur til javnstøðu hjá barnafamiljuni í norðurlondum eru útreiðslurnar til barnaansing umleið tíggju prosent av nættuinntøkuni í øðrum londum sum ikki hava somu javnstøðu sum vit eru tølini nøkur heilt onnur í usa fara seksogtjúgu prosent av inntøkunum til barnaansing í stóra bretlandi fýraogtretivu prosent og orsøkin til at vit hava so mikið frægar javnstøðu sum vit hava tað er at kommunurnar bera meginpartin av útreiðslunum í minsta lagi hálvfjerðs prosent og eg haldi at heldur enn at haka pengar frá dagstovnaøkinum so skulu vit heldur brúkast størri orku upp á tað við hesum uppskotinum resikera vit á dagstovnarøki fyri at fáa færri resursur at arbeiða við tí tað er nógv bíligari fyri kommunurna at lata mammurnar ansa børnum sjálvar heldur enn at hava børnini á stovni sum dømi hjá mær ír keypmannahavn er eitt dømium og hetta merkir altso eina verri tænastu á dagstovnaøkinum vit hava í føroyum eitt arbeiðsloysi upp á minni enn eitt prosent vit mangla arbeiðsmegi serliga í kvinnustørvinum innan heilsuverkið eldraøki og á dagstovnaøkinum um hetta uppskotið verður samtykt so senda vit kvinnurnar heim til hús at dansa børnum fyri eina lítla samsýning kvinnur sum annars høvdu verið á arbeiðsmarknaðinum fleiri um ikki teir flestu í kvinnustørvunum heitar hendur sum vit tosaðu um í áðni kvinnur sum annars høvdu verið fíggjarliga sjálvbjargnar og høvdu goldið skatt til felagskassan hetta eru ikki bara gitingar men hetta er faktiskt úrslitið av líknandi skipanum í øðrum londum mann sær at tað eru kvinnurnar í kvinnustørvum sum fara heim at ansa børnunum so vit missa ikki bara arbeiðsmegina sum vit hava mest tørv á men vit missa eisini skatttøkunar kvinnurnar sjálvar missa sítt fíggjarliga sjálvbjargni eg haldi at vit skula brúka okkara orku upp á styrkja javnstøðuna vit skulu lyfta lønirnar í kvinnustørvunum vit skulu stytta arbeiðsvikuna so familjulív og arbeiðslív hongur betri saman vit skulu gera barsilsskipanina meira fleksibla og ikki minst sum skulu strimbra javnstøðu í heiminum har vit vita at býti av óløvnta arbeiðinum er sera ójavnt býtt takkfyri
takk fyri her onkur viðmerking og tann fyrsta er frá hervøru hervøru
takk fyri tær for mær eg haldi at liljan veiði lýstir nokk so væl sum eg havi trupulleikin við hesum uppskotinum at so hvat tað fer ávirkan tað hevur á javnstøðuna á fíggjuliga sjálvbiar hjá kvinnum á dagstovnuøki føroyum sum í forvegin er nokk so niður altso nokk so sperrt at tað kann føra til eina niðurleiðing av tí økinum men eg hugsi at snakka eitt sindur ella at fáa liljan veiði snakka eitt sindur um uppskotið hjá tjóðveldi um at fáa ein flekssparsil har ið foreldrini kunnu varðveita sítt tilknýti hálva tíð í arbeiðsmarknaðinum og vera heima við børnum hálva tíð í upp til trý ár soleiðis at mann hevur tíð til bæði arbeiði og barnið
takk
takk fyri liljan veiða ger so væl ja takk fyri harra formaður hja eg haldi avgjørt at vit eiga at hyggja nærri at okkara barnsils skipan tað er soleiðis at hon verður longd við jøvnum millumbilum trupulleikin er bara tann at vit hava eina risa kvotu til kvinnurnar og eina pikku lítla til páparnar ella til mammurnar og eina pikkulítla tpáparnar og forroldir millum pápa og mammuhvotur og okkara barsilsskipanhar verður býtið bara ójavnar og ójavnar jú longri barsilin verður øðrum londum hevur mann eina fleksibla barsilsskipan soleiðis at kvinnur kunna varðveita sítt tilknýti til arbeiðsmarknaðin millum annað tí at páparnir taka ein størri part av barslinum men eisini tí at mann kann býta barsuin upp í partíðarstørv sum mann kann vera hálva tíð á arbeiðsmarknaðin meðan mann er hálva tíð í barsil og faktiskt heilt upp til
og fyri so er tað beinir johannu
nesen ger s væltakk fyri harra formaður nú var røðarin røðarin inni á hesini her at vit ætla niðurlaga dagstovnaøki men altso tað er púragreitt greitt at hesar broytingarnar í dagstovnalógini tað er einki um ta skyldinar kommunurnar í dag til atuppihalda hesa tænastuna men vit vilja gjarna geva familjuna eitt væl geva familjunum frælsi til at skipa sím gerandisdegs frælsili skipa sítt familjulív og faktiskt fleiri valmøguleikar hevur røðarin ikki álit á at familjuna kunnu taka avgerði viðvíkja sínum familjulívi og sínum gerandisdegi hvat er best fyri tær
takk fyri har formaður
takk fyri gerst væl vilja veiði jú takk fyri og takk fyri beinrið johannesen at tú viðurkennir at tað netta upp eru tær nú veit eg ikki um tað var eitt freitagin snipp tú ná ókey eg helt tú meinti mammurnar jú absolutt skulu familjur hava frælsi til at skipa sín gerandisdag júst sum familjurnar ynskja eg haldi sum vit nevndu í røðuni ikki at vit skulu betala almennar pengar til kvinnur sum fara heim at ansa sínum egnu børnum og eru eisini stórliga bangin fyri at hetta verður ikki eitt uppskot sum verður til gang fyri tey sum ikki hava so nógva ruta við tá tað eru tær fægstu kvinnurnar sum kunna liva av níggju túsund trý hundrað og trýogtretivu krónum um mánaðin tað kann mann ikki sum stakur uppihaldari við børnum í føroyum
takk fyri so er næsti røðari á skránni tað er hanna jensen
til viðgerðinar so hava vit eitt uppskot sum faktiskt eitur pengar fylgja barninum tað er líkasum ein yvirskrift sum vil mann vil seta inn í lógaruppskoti mann vil seta eitt grein seks stykki b inn har sum mann vil siga tað at børn upp til barnagarðsaldur ellal foreldur hjá børnum upp til barnagarðsaldur kunnu fáa eina veiting frá kommununi taðvilsi ta er ein heimild taðer ein generell heimild inni í tí lógarásetingini og stykki tvey til hesa her grein sigur at tú ikki kanst eisini fáa samstundis fáa arbeiðsloysistuðul útgjald um barsisum barsisskipanina veiting sum almanna pensjón uppjaldsveiting lestrarstuðul ella veiting gjøgnum arbeiðsfremjandi tiltøk sykki og tað punkt tvey í stykki tvey er at tú ikki kanst átaka tær annað arbeiði og nummar trý í stykki tvey er at barnið skal búgva hjá umsøkjaruni so kemur stykki trý og hartað verður nágreinað at bert annað foreldri kann fáa í senn fyri sama barn og stykki fýra at kommunan ásetir upphæddina sum er maksim um ella í mesta lagi hálvfjerðs prosent av miðal rakstrarútreiðslurna av í hesum førnum eina vøggustovu og har eru so nakrar viðmerkingar og tær snúgva seg um sovorðnar orðingar sum aftur pengarnir fylgja barninum hetta er eitt hugtak sum eg havi hoyrt um alt mítt politiska lív havai eisini havt tað ov munnið javnan fyrr og síðani hettar hendan orðingin frælsið at skipa sín gerandisdag hetta er eisini ein orðing sum vit javnan hoyra í mun til ansing tað frælsið at skipa hvussu barnið verðurdansað men so verður eisini tosað tosað um orðið sjálvboðið hetta er sjálvboðið fyri kommununa og atvit síggja ígjøgnum viðmerkingarnar at her skulu verða rúmar ræsir ati uppfylla treytirnar tey kunnu ansa barninum heima men tað tað kunnu eisini ansa tí aðrastaðni og í punkt eitt fýra øhum um um avleiðingar har verður tað nevnt at kommunan fær frælsið at skipa seg og so kannmann hugsa at tað er neiligt upp á tann mátan at umsitingarliga og fíggjarligan kann tað blíva tungt tað kann vera jaligt tí tað størri frælsi at skipa seg sum kommuna tó við hesum markinum upp til hálvfjerðs prosent av hesum her rakstrarkostnaðinum av eini veglustovu

verður tað tosað um at foreldur ein avleiðing er at foreldur sleppa undan at gjalda gjaldið fyri ansing sum er marsim um tretivu prosent og kunnu fáa hini hálvfjerðs prosentini og at veitingin er ikkiein løn og tí skal han ikki vera skattskyldu og tað krevur so lógarbroytingar tavilsiga hetta lógaruppskotið krevur tvær aðrar lógarbroytingar í skattalógini soleiðinar at hendan veiting kann vera undantikið skattskeldu og eina lógarbroyting í lóg um eftirløn so at hendan veiting eisini savnar upp til eftirløn og so verðurtað tosað um at hetta er til at leggja afturat barsilstíðini og tað skal vera gott fyri foreldru børn hetta her er retorikkurin í viðmerkingunum og vit kunnu so gvussuer staðfesta at avleiðingarnar fyri kommununa so e eitt sindur meira nevt longur niðri tað er hetta her fíggjarliga og umsitingarliga sum vista taka av hesum sjálvbodna hesu sjálvbodnu heimildini ja og so er tað eisini nakað eftirlit við skipanini sum tað verður orðað

atseg áseta upphæddina og og hetta kann so vera ein sparing á dagstovnaøkinum ella ella ella kunnu vit spurt um møguligt er tað positivt fyri vinnuna tí at mann kann kanska nøkta onkran ansingartørv men hinvegin so er tað nakað við at arbeiðsútboðið kanska eisini minkar so har er bæði fyri ímóti sum allan vegin ígjøgnum eg mann kann síggja fyri ímóti tat eg nevna enntá nakað um umhvørvið at tú brúkar ikki bil til og frá til ansing og tað skal so verða mann hjálpt til tá umhvørvisatlitið hog so tosar mann um tann sosiala vága mann tekur nøkur fyrivarni hetta at børn tó tá tey koma í barnagarðsaldur so eiga tey at sosialisera við ommu børn í størri mun so alt hetta er nevnt g og umframt tað at tey ikki ella afturat tí at tey ikki kunnu taka ímóti hasum veitingunum sum er nevndur fyri fyrst so kunnu tey tó fáa familjuískoyti og veiting til stakar uppihaldarar tey kunnu ikki arbeiða men kommunan skal meta um um tey arbeiða ov nógv innan fyri sjálvboðan arbeiði nevndararbeiði ella smærri uppgávur sum tey átaka og foreldur kunnu tað verður nágreinað undir serligum viðmerkingum atforeldur kunnu samstundis fáa hesa veiting um tað er fyri hvør sítt barn soleis havi eg skilt hetta her og miðalkostnaðurin verður so settur upp attað kostar umleið hundrað og trýss túsund fyri eitt vøkstovpláss fyrieitt barn og hálvfjerðs prosent av tíðir so hesar her hundrað og tólv túsund krónurnar og býtt upp á mánaðir so verðu tað hesara her níggju túsund trý hundrað og trýogtretivu sum hava verið av lofti í dag og eg kann kanska bara skifta gyr her og siga í barnagarði ynski eg at sleppa at ganga beinan veg soleiðis nær sang eg eftir einum bandi sum kom út tá ið eg gekk í barnagarðir santa heima tá iðeg var komin úr barnagarðinum tí opumbert var hetta eitt evni tá í hálvfjerðsunum tá eg gekk í barnagarði tí ymsastaðni í landinum eru stórar avbjóðingar at nøkta ansingartørvin og her vita vit at nógv nógvir faktorarspæla inn lágtarbeiðsloysi lønar og setanartreytir fyri námsfrøðingar og hjálparfólk og og fleiri onnur ting og tá eg var barn so vóru tað færri sum gingu á stovni og færri kvinnur á arbeiðsmarknaðinum og nú er faktiskt øvugt tað eru fá børn sum ikki ganga í barnagarðela vøggustovu og fáar kvinnur sum ikki arbeiða úti á arbeiðsmarknaðinum vit eru heldur har at tað er neyðugt soleiði sum okkara samfelag er skrúvað saman og hetta kann trýsta nøkur at liva og virka heilt øðrvísi enn tey ið royndir verið ynskja skattaskipanin gevur ikki nóg stóran mun høvi at velja hvussu kann skipar og hetta uppskotið er tað sama uppskotið sum sólvit eg nolsøe legði fram í seinastu stjørnu og endamálið er faktiskt gott at fólk skulu hava møguleika at velja at leingja tíðina sum eitt foreldur kann verða heima hjá ein lítlum barni eftir at barsuls tíðindir enda fram til barnagarðsaldur er tað nú nágreina hinvegin hava summir sfrøðingar sett spurngartekin við hvussu í hvussu stóran mun smábørn skulu ívøkustøðu og hvussu tíðliga tey skulu byrja har og aftur hinvegin er hetta uppskotið kanska eitt kvikfiksc til at loysa ansingartørvin í kommunum summum kommunum og hjá summum familjum kanska teimum sum hetta uppskotið loysir seg hvør veit uppskotið minnir um ein tvey trý uppskoti sum andstøðan settur fram í tíðarskeiðnumtveytúsund og fimtan til nítjan tað var sjálvstýrið serliga og tán minnist eg hvat fyri vansar vit sóu gettoisering vantandi felagsskap og javnaldrar børn javnaldrandi børn tí tey flestu onnur eru í barnagarði og og nú hevu mann møtt møtt upp á tað at nú geldur hetta bara upp til barnagarðsaldur og persónliga dámar mær best hetta at heldur heldur enn at taka pengar inn og so gjalda tað út sum eina veiting til eina familju so átti mann heldur at arbeitt við eini munandi skattalátta til barnafamiljur so høvdu tær ein veruligan valmøguleika tað uppskotið sum eg nevndi um tað nevndi nógv um eftirlit at kommunurnar skuldu halda eftirlit men eftirlit er eisini nevnt í hesum her undir avleiðingarpunkt tvey tvey og tað er eitt sindur løgið at kommunur skulu halda eftirlit hvussu foreldur ansa síni børnum hugsi eg í hesari samgonguni sum vit eru partur av nú arbeiða vit við at styrkja og bøta viðurskiftini á dagsavnøkinum eins og við skattalættu og við avbjóðingunum á bústaðarmarknaðinum við at stytta skúladagin við at hugsa um um arbeiðsvikaefolaging við liðiligum barnsburðarfarloyvi og annað og tí fáa vit helst ikki tikið undir við hesum uppskotinum men vit ætlað okum at geva tí eina ordiliga góða viðgerð í mentanarnevndini har sólvit eg nolsøe okkara tingmaður er formaður og eg má bara siga eg elski ta frælsið sum mamma mín hevði og mín tíð drotningar yngritabarnagarði var ómetaliga góð eg elski tær frælsið eg havi havt í okkara landi sum genta sum kvinna sum mamma og eg havi sum kommunalpolitikari verið við til at útbyggja á dagstovna økinum millum annað ein flottan barnagarð við gøtugekk sum letur upp ein ordiða spennandi námsfrøðiliga spennandi barnagarð sum letur upp skjótt so hetta málið tað er skjótt antin ella tað er týdningarmikið at vit arbeiða við korinum hjá barnafamiljuni í hesum landinum tað eru nógvar ábendingar um at vit skulu arbeiða við tí og tað eru nógvir mátar at arbeiða við tí eg nevndi nú eina rúgvu liðilig liðiliga barsilsskipan skattalættar og annað so eg kann líka gjarna bjóða teimum sum hava sett hetta uppskotið fram um at koma við í tað arbeiði og vita um loysnin kanska fanskt tann vegin í fall at hendan her loysnin ikki er nóg góð og ikki røkkur allan vegin takk fyri
harrafarnar takk fyri so er onkur viðmerking bein
johannesen ger sovæl takk fyri harra formaður eg var takka røðarin fyri eina góða viðgerð ella av hesum uppskotum her og hon tók sjóni undir við pørtin av teimum men eitt sum hon saknaðist eftir tað var hetta her at kanska tað sum er ein stórur trupulleiki í dag tað er tað at familjur eru sperdar barnafamljur sperdar og fólkalokkueru ikki heilt ráðaleysir heldur harbeint tí at vit hava nettupp lagt eitt uppskot fram um at hækka barnafrádráttin so eg hugsaði um tað kundi kanska røðarin tikið við sær athugsa um tað uppskotið eisini tá tað kemur til viðgerðartakk fyri
takk fyri so ertð hanna jens
sen ger so væl takk fyri hara formaður ja tað er heilt vist at øll tey uppskotini sum snúgva seg um skattalættar barnafrádrátt korini hjá barnafamiljunum korini hjá børnum og faktiskt arbeiðst korini hjá kvinnum í hesum landinum og eftirløn og og lønarviðurskiftir lívsløn og annað tað eru vit sera áhugað í og sjálvandi fara vit at viðgera að tað uppskotið sum beini johannesen nevnir við við tí rætta álvarseminum men vit arbeiða sjálvandi sum eg fráboðaði eisini við fleiri batum á tí økinum so summi ting taka eitt sindur av tíð og lat okkum halda samrøðuni hvussu er á hvussu trivnaðurin hjá børnum skal vera og frælsið at velja hjá familjunum frælsið hjá kvinnunum at arbeiða og virka innan fyri og útbúgva seg og samstundis hava stundir saman við makanum til síni børn so a handan balatsan har tað er hana vit skulu finna takk fyri harra
takk fyri so er næsti røðari á skrá er jenusa ranager so væl
hetta eitt uppskot sum miðflokkurin eisini hevur havt í sínum sjøldri í mong mong ár men tá ið tað er sagt so so má eg siga nei hetta er ikki tað uppskotið tað hevur sama navn men tað liggur so langt langt langt burtur frá tí sum miðflokkurin hevur lagt í hetta at pengarnir skulu fylgja barninum eg skal greiða frá tí eg kann kanska byrja við at lesa úr uppskotinum har tað stendur orsakið til uppskotið uppskotið ásetir eina heimild til kommunurnar at rinda part av kostnaðinum fyri stovnspláss til foreldur um tey velja at dansa egnum børnum heima hetta verður gjørt út frá meginregluni um at pengarnir skulu fylgja barninum tørvur er á at foreldur kunnu fáa størri frælsi at skipa gerandisdag og er hetta liður í tí at geva foreldrunum størri frælsi at leggja til rættis hvussu ansing av teirra børnum skal skipast í hasum setningunum verður frælsi nevnt tvær ferðir men vissu okur hyggja eftir uppskotunum hso samsvara tað ikki vist kul hyggja eftir grein seks b stykki tvey

høvuðspunktunum í uppskotinum so stendur treytir fyri at fáa veitingar eru at umsøkjarin ikki fyri sama tíðarskeið móttekur arbeiðsloysistuðul sambært løgtingslóg um arbeiðsloystrygging og arbeiðsávísing ikki móttekra útgjald sambært løgtinslóg um barsisskipan ikki móttekur veiting fyri veiting sambært løgtingslóg um almanna pensjón ikki móttekur uppjaldsveiting sambært løgtingslóg almannatrygdur tænastur ikki móttekur lestrarstuðul sambært løgtingslóg um lestrarstuðul ikki móttekura uppjaldsveiting ella lønarískoyti sambær løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk ikki í størri mun átekur sær annað arbeiði nú hevði g sett ikki inn nakrar ferðir fyri at gera tað einfaldar at at skilja annars seta lop saman tað heila tað vil siga hetta er eitt ygki uppskot hetta er eitt antiðfrælsis uppskot hetta er at uppskot sum simpultenn siga hvat ið foreldrini ikki skulu og ikki máa og ikki skula tit kunnu fáa pengar men so mugu tykur syrgja fyri ikki ikki ikki ikki ikki tað er ikki eg eri samdur við framsøgumannin hjá fólkaflokkinum segði so segði tað hann dámd ikki eftir uppskoti altso vil siga nú tosað akkurát sum hann tosar sjálvur tí at hann vildi at tað skuldi verið øðrvísi og so eg skilji honum so ynskir hann at uppskotið var soleiðis sum okur í miðflokkinum vildi ynskt at uppskotið var at hetta er eitt frælsi til føroysku familjuna eitt frælsi til føroysku kvinnuna at fara heim ansað børnum ella skipað ansing akkurát sum tey meta tað vera bestu mátið at gera tað uppá tykur fáa tann peningin sum tykur hava goldið inn í kommunukassan sum skatt tykur fáa tann peningin farið heim og brúkið hann til at gera alt betri fyri tykkum sum hjún fyri tesum mammu og fyri tykkara børn

og hetta her at at formyndaríið ja eg veitikkihat s vúr fólkaflokkinum men men men ein ein flokkur sum sum framsókn burdi ikki verið kendur fyri at vera ormyndaraflokkur heg kemum hava liberalur men hetta er alsor eitt uppskot sum verandi og fyrrverandi fólkafloksfólk eiga sum eg skilji men so lesi eg eitt øgiliga løgið sum sum altso hetta vísir at tað er kanska hevur ein partu av fólkaflokkinum ein annan partur havt ein ein ein fing við spælinum fleiri partar ella at eta kanska bara uppskot nei skyldað tann sum hevur gjørt uppskotið sum sum eg hoyrdi til tann floygin í í fólkaflokkin sum hevur hildið okkurt annað tí í viðmerkingunum stendur so knappliga tað er ikki soleiðis at foreldur einki arbeiði kunnu gera samstundis altso hetta er stikk í mótsatt tí sum stendur í paragrafini tað er tað er ikki soleiðis at foreldur einki arbeiði kunnu gera samstundis eitt nú kann hugsast at foreldur sita í nevnt arbeiðið hjá sjólbodnum felag ítróttafelag ella hava onkra smærri uppgávu við teykum loysa tá børnini ikki krevja foreldrini eru um tey á sama hátt ella tá makin ella onnur eru um barnið einki mark er sett fyri hvussu nógv foreldur kunnu arbeiða altso nú kunnu tey knappliga arbeiða akkurát sum tey vilja tað er einki mark sett fyri hvussu nógv tey kunnu arbeiða so her er ein lítil deskipansur í í uppskotinum í paragrafini og í viðmerkingunum men tað kundi kanska onkur frá flokkinum sum lagt ta fram fortalt okkumt men samanumtikið miðflokkurin er so als ikki samdurið kunnu okur siga líka sum at siga andanin í hesum her uppskotinum okur ynskja eitt frælsis uppskot harta er fullkomliga frítt hjá foreldrunum hvat tey úka hvussu tey brúka hesar her pengarnir sum tey framundan hava betalt skattin til kommununa fyri at fáa børnini ansaði so er tað eitt annað sum okur heldur ikki skilja og hvat lesa okur á síðu fyri at gera tað einfalt at finna kanska á síð seks av átta og tað er til grein seks stykki eitt

hóast er eyðsýnt at foreldur ið sjálvum sær eru egnaði at ansa og uppala síni egnu børn burt ikki r neyðugt at skriva men ókey hóast sær eyðsýnt at foreldur í sjálvum særur egnaðar ansa upp av síni egnu børn kann tað vera ein ávísur sosialur vági fyri børnini er samfelagi um børnini ikki koma í samband við onnur børn ella at bert koma í sambandi við børninu í avmarkaða muu hetta kann hava við sær at børnini ikki mennast nøktandi sosialt ella málsliga við hesum huga er skipanin bert galdandi fyri børn upp til barnagarðsaldur altso mann ivast í mann heldur at foreldrini eru menna seg tað eri stór vansin fyri at at foreldrini fáa fáa peninginum ella hvat ogogog skipa ansingina og tí avmarkar mann tað til bara vókstøðu aldur eg hugsaði tá ið eg lisi hetta her oast tað var fólkaflokkurin var sum var avsendari ella tað var javnaðarflokkurin men tað er altso fólkaflokkurin altso mann ivast í tað kann vera vágir fyri børnini um tey eru heima hjá mammu ella heima hjá foreldrum tí tey komu kanska ikki samband við onnur børn er hetta fyri tvætl hvør veit tað men tað er kanska munurin eg kanska hatta frælsi og ikki frælsi í okra uppskoti sum okur vildu gjørt í okara tankum um at pengarnirskulu fylgja barninum har er tað frælsið hjá foreldrunum at skipa ansingina akkurát sum tey vilja børnini skulu ikki ganga einsamøll heima og ikki hava samband við nakran annan so hatta dámar okum heldur ikki og tað sum eg havi sagt her tað samsvara við tað hoyringssvarð sum miðflokkurin gav til hetta uppskotið tá ið tað áðrenn tað bleiv útskrivað val var til hoyringar men eg haldi at fólkaflokkurin skal fara og lurta eftir tí gamla roynda garðveiða formanninum í samband við hetta uppskotið og kanska í nevndini gera broytingar soleiðis at hetta verður eitt frælsins uppskot fyri foreldrini fyri mammuna fyri børnini og ikki eitt bindandi uppskot sum bindur tey til at tey ikki mugu hetta tey mugu ikki fáa lestrarstuðul tey mugu ikki fáa og so víðari tað er ikki tað sum miðflokkurin fer miðflokkurin fer neyvan at stuðla eina uppskoti vilt tað kemur í nevnd og sær soleiðis út men nú fára oku t síggjatakk fyri
ja takk fyri og viðmerking frá jørðgrið niclasen ger
gsovælfrú forkvinna eg haldi eg segði tað undir míni framsøgurøðu at vit kundu hugsa okkum at tað var púra frælst hvussu ansøkið bleiv skipað men tá ið vit leggja uppskotið fram soleiðis sum tað her sær út er tað í vón at fáa undirtøku so vit fáa byrjað kunnu vit fáa hetta samtykt og vit fara at síggja fruktirnar av hesum uppskotinum eg eri ikki ivað um at vit koma víðari og hetta r noyaaktíva tað sama uppskotið sum sólvit nolsøe landsstýrismaður fyri fólkaflokkin gjørdi sum hann nú hevur møguleika úr framsókn at atkvøða fyri tað burdi altso vit royna at fáa tað samtykt og vit royna eisini at byrja við einari ja miðniutgávu sum hetta jú er ið vón um at fáa vinstravendu flokkarnar við altso kjøpinavn er nokk tað mest vinstravenda í danska ríkinum har hevur mann innført hettar her og tí vónaðu vit og hvussu sær sum eina byrjan sum hetta at fáa teir minstravendu flokkarnar í føroyum við men gakk vekk
ja takk fyri og so er tað røðarin jensara
s havi faktiskt ein hatta var faktiskt ein góð verjurøða ha men eg haldi ikki hon var var góð nokk nei eg haldi ikki g haldi hatta var eitt eitt foeng sum sum ikki kemur at halda og og vandan er jú eisini at esman ger sovorðnið knepuog boðar frá teimum sovíðari nú skal mann lokka tvey hundrað ogtrý framsókna stemman fyri at mann kanska missir onkran annan mestu problem nei megokum dámar ikki hetta uppskotið okur hava boðað frá tí eisini okur dámar tað ikki okur vilja gjarna at foreldrini mamman børnini fáa henda peningin og kunna brúka hann prinsis akkurát sum tey vilja
ja takk fyri og tann næsti at røða er erhard joensen
takk fyri forn
ja eitt áhugavert uppskot frú forkvina sum fólkaflokkrin hevur lagt fram og grundin til ati eg haldi atað er áhugavert tað er tí ati at mann við í viðgerðini av einum sovorðnum uppskoti kemur at atdiskutera eitt sindur um hvat hvussu hvussu skipar mann akkurát hetta her øki við barnaansing tá ið mann ger skipanir sum barnahansingarskipanina millum annað so skal mann væl altíð so eigur mann væl altíð at taka støði í hvat er best fyri barnið nú eri eg ikki eksspertur á økinum eg ikki námsfrøðingur ella annað líknandi kvalifisera men sjálvandi okur hava so átt átt fýra børn í okra familju sum øll eru tey síðstu tey tey fyrstu trý árini tey síðstu tey fyrstu fimm seks árini hava verið heima og tað er vælkomin nøkulunda frá tí men tá ið okur viðgera sovorðnið uppskot so so havi eg hug at seta nakrar spurningar sum sagtt nummar eitt hvat er tað besta fyri barnið er tað er tað betri fyri eitt barn at vera tey fyrstu trý árini á stovni ella er tað betri fyri tilknýtið at verða heima hjá mammuni ella pápanum er tað nøkur kanning sum kann fortelja okum er um tað er skaðiligt fyri eitt barn at verða heima hjá mammuni ella pápanum í tey fyrstu trý árini tað veit ikki um tað er tá ið okur gera sovorðni uppskot so kemur diskussiónin øgiliga oftani inn upp á hetta her við við ja men so fara kvinnurnar at verða tiknar av arbeiðsmarknaðinum tit skulhava okur skulu taka also og tað vísis seg sum um at at uppskotini taka støði í heldur enn at taka grundstøði í hvat er best fyri barnið hvat er best fyri arbeiðsmarknaðin og tað haldi eg grundleggjandi er skeivt tá mann ger politikk ø og so haldi eg eisini at í nøkrum førum tað verður nevnt her í dag ikki bara eina ferð men fleiri ferð jamen so verða tað kvinnurnar fara heim at passa børnini so missa tær tilknýti so endar teirra lívs inntøka hon verður minni pensjónum verður minni og so víðari men tá tekur mær aftur útgangsstøði bara í tí einkulta tað val seg atmann tekur ongantíð útgangsstøði soleiðis sum eg hoyri kjakið í eini familju í familjuni í mínum hugaheimi og tað kann gott vera at eg eri konservativur upp á tann mátan at so er tað soleiðis at tá tú tá tú tosar eina lívsinntøku so tað varð lívsinntøkan hjá eini familju sum tað snýr seg um ikki hjá tí einstaka tú visti okur bara skulu viðgera og gera lógir sum taka støði í tí einstaka so blívur tað ótrúliga dýrt til síðst onkur hevur nevnt millum annað súsana bertessen sigur at okur vilja heldur taka og og stytta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar kemur tað at loysa trupulleikan sjeyogtretivu tímar tað er bara eitt tal fjøruti tímar er bara eitt tal er tveyogtretivu tímar betur er fimmogtjúgu tímar betur og tann allar síðsti spurningurin er hvat er tað besta fyri barnið ikki hvat er tað besta fyri bara tann einstaka men hvat er tað besta fyri barnið visti tað er soleiðis at tað at verða passaður heima av familjuni tey fyrstu tvey trý árini er tað besta fyri barnið jamen so er tað tað okur skuldu fara eftir vissti ikki ger tað jamen so skulu kur bara gera sum okur gera í tað tað skulu vera míni orð í sambandi við hett her uppskotið sum sagt eg haldi at har er eitt áhugavert uppskot tí tað birtur fyri tíni neyðuga kjakinum um hetta evni sum er viðkvant men sum eisini er øgiliga prinsipielt takk fyri frú forkvina ja takk fyri og til viðmerkingar út í salinum og tann fyrsta viðmerki eg jenis arana
tað gerst vælnú nevndur røðarunum hetta her við hvat er best fyri barnið á og í viðmerkingunum til uppskotið vil eg spurt úr tíð lesi aftur at tað kann vera ein ávísur sosialur vági fyri børnini og samfeløgini børnini ikki koma í samband við onnur børn ella bert koma í samband við børn í avmarkaðan mun hetta kann hava við sær at børnini ikki mennast nøktandi sosialt ella málsligt tað er øgiliga alvorliga skrivaðaldið tí at okur eru í einum støðu í dag at tað er frívilligt um mann fer á stovn ella ikki tað er frívilligt at vera heima altso gjøldar hetta so eisini fyri tey børn sum ikki fara á stovn í dag sum foreldrini hava heima eg haldi hesum her setningurbýrur blivur striktur
ja takk fyri og so er tað røðarin aftur
sovæltakk fyri frú forkvina altso í mínum okk tykki og soleiðis sum eg minnist tey fyrstu trý árini hjá hjá okkara børnum so varð tað væl ikki tað fyrsta árið tað var t eto sova og og spurningurin er hvat gert tú tað best gert tú tað best við einum stovni ella gertú tað best heima tey pegentu at tosa spakuligani tá tá ið tey vórðu farin um eitt ár læra tey betur tað á stovni ella læra tey betur tað heima trúgvi tey lera tað akkurát líka gott heima tey fyrstu trý árini trúgvi eg bara út frá mínumari faringum sum foreldur er væl tað at tá hevur mann brúk fyri nøkur basalum tingum tað er at fáa tryggleika og nærleika og tað sum eg hoyrir til svøvn og tað kanst tú gera líka so gott heima og vistu teir vísi seg at tag betur at fáa tað heima jamen so skal møguleiki standa har
takk fyri frú forkvina ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja er annað
ger so væl ja takk fyri ein spurning til erhard joensen nú verður nógv tosað um nýføroyingar ella útlendingar sum koma hendan vegin sum eru giftir við føroyskum maka og fáa børn sera er á joansæ nakran trupulleika í at hesi børn í langa tíð ikki koma saman við øðrum børnum og harvið menna tað føroyska málið tað verður øgiliga lagt starvur dentur á at útlendingar ja skulu integrerast væl og at málið er ein grundleggjandi fortreði tí ser er at joensen nakrar trupulleikar í tí vist eru at børn sum eru av øðrum ella koma aðrastaðni frá og búgva her ikki koma saman við øðrum børnum og har við læra tað føroyskan

erardjoensen gersvætakk fyri frú forkvina nei eg síggi alsongan onga andsøgn ítí tí attá ið tey eru tvey trý ára gomul tú erd akabedimt at tosa a tað tað er líkasum eg er tá á á einum øgiliga basalum og fundamentalum støði tað er ikki har sum tey sum tey læra tað stóra orðforðráðið men sjálvandi tað kann vera ein vansi í akkurát tí sum annika olsen nevnir hetta her við við vissi tað er soleiðis at at tað hevði forsett men eg dugi ikki at síggja tey fyrstu trý árini at hetta her skuldi verið ein trupulleiki tað dugi eg ikkitakk fyri
ja takk fyri og tann síðsta viðmerki hesum umfarið jørgun
iklasen ger sovæl eg haldi erhard joensen rækti rakti seymin og høvdið tá ið hann tosar um hvat er best fyri barnið vit hava hoyrt frá javnaðinum í tjóðveldinum er í dag at barnið tað kemur í aðra røð nú er tað er tað arbeiðsmarknaðurin og tað er kvinnan sum skal til arbeiðis og so víðari men men veruleiki snýr seg um hvat er best fyri barnið og er tað soleiðis at eitt av foreldrunum um tað so er er mamman ynskir at vera meira um sítt barn hví kunnu tay ikki fáa tann møguleikan hetta her er einki krav tað bara a tú hevur ein møguleika her eg eri ikki serkønur í hesum her men tá ið tað í uppskotini verður brúkt upp til trý ár so havi eg fingið at vita hvussur frá serkølum at upp til trý ára aldur er tað serliga tryggleika og nærleika tey hava brúk fyri eftir trý ár hava tey eisini brúk fyri størri unggangskrissi so tað er kanska harfrá at trý ára markið kemur men eg hevði so ikki serfrøðingrar tavið eg bara hoyrt frá fólki sum hava skilfyngil
ja takk fyri og so er tað røðarin aftur
erard joensen gersovæl takkfyri frú forkvina júst so jørgun niclasen tað er tey fyrstu trý árini hvar tú hevur brúk fyri hesum tryggleikanum og hesin her møguleikanm við tilknýti at knýta teg til tína familju og tað gert tú hvussur ikki á einum stovni tað vita okur av men tí haldi eg at tá ið mann ger uppskot og ger skipanir so hava okur í dag flutt fokus á barnaansingarøkinum okur hava flutt fokus frá hvat er best fyri barnið til hvussu skipa okur okra arbeiðsmarknað okur vita uttan nakað tyll at tað er ein rímiliga stórur partur í dag av børnum sum ganga til dømis í barnagarð sum ikki hoyra heima har tí tey eru censitiv og tey klára sletki at vera í einum barnagarði og tað er ein torturur at vera í einm barnagarði í átta tímar tey mistrívast men tey eru har tí foreldrini skulu arbeiða tað vil siga hær taka okur altso møguleikan hjá barninum at verða heima frá tí tí okur seta altso í ella í lógararbeiðinum seta okur arbeiðsmarknaðin fram um barnið tað er óumtvystiligt í einum stórum ella hjá einum rímiliga stórum parti av børnum tað vita okur frá kanningum
takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða tað er landsstýrismaðurin barnaog útbúgvingarmálun og taðer djóni nólsoy joensen
ja áhugavert kjak frá uppskotinum hjá fólkaflokkinum um at pengar skulu fylgja barninum og heru nógvir vinklar heru nógvi nógvir tankar vera uppi í orðaskiftinum og eg haldi at eg skal fanga onkrar av teimum tankunum og tað síðsta millum annað sum erard joensen inni á heta her hvat er tað besta fyri barnið tað er ein øgiliga ítøkiligur og áhugaverdur spurningur og vissi er soleiðisnar við fyrsta lag skal hugsa um hvat tað er so er tað at vera saman við foreldrunum so leingi sum gjørligt tey fyrstu ár tað er eingin loyna tað tað tað tað eri eg púra samdur í teimum sum føra fram

hog tí hugsi eg í mun til loysnir upp á tað nú tá i vit hoyra nógv um dagstovnaøki í dag og vit hava vit hava fyri tað mesta eitt gott dagstovna øki nógvar góðar vøkgustovur so vil eg heldur hugsa at tað er betri at vit fara tann vegin at hava eina sum onkur eisini ver inni á ina meira fleksibla barnsilsskipan at økja barnsilstíðina heldur enn at fara hendan vegin sum sum hetta uppskotið leggur upp til at vit at pengarnirskulu fylgja barninum tí tí eg havi ikki ordiliga ongantíð skilt ordiliga tað tann tað tað tankarsetti at tí vista er tann fríhoynin er hjá familjuni at vera heima í dag hjá hjá teira børnunum uttan at skula draga pening upp í ella løn ella hvat vit nú kalla tað tað stendur øllum frítt tí hugsi eg at tað besta fyri allar partar hevði verið at mann kanska segði at barnið byrjar fyrst tá ið tað er eitt hálvt annað ella kanska tvey ár í í skúla tað síggja vit í øðrum londum rundan um okkum at mann er farin meira tann vegin sum eina loysn upp á at børnini sum longst eru heima í tryggum umgjølsum har tað so spakuliga kann slúsast út í dagstovna lívi sum sum eldri sindur eldri børn taðtað trúgvi eg eri tað rætta rættasta at gera h fyri at koma eitt sindur inn á hetta og tað hevur verið frammi fyrr hetta uppskotið og tað skal fáa eina spakuliga viðgerð haldi eg hevu tað uppiborið men tey sum hava ført fram tað at hetta er líkasum at taka hasar pengarnar eitt sindur úr skipanini sum vit hava eitt vælvirkandi dagstovuna virksemi sum kommunurnar reka og eg haldi tað var magnus rasmussen nevnd inni nevndi tað at tað eru stórir og flottir bygningar koma teir at standa háltómir og so framvegis tað eru áhugaverdi sjónarmiðu og spurningar sum erhava verið settir eisini ígjøgnum henda hetta kjakið í mínum hugaheimi er tað er hetta poppilkostning av felagsskapinum at tú gert tað tilboðið sum er til tey børnini sum sum so høvdu verið eftir á dagstovnaøkinum til til eitt verri tilboð og har tað kemur so eisini inn á tað tá ið hetta økið bleiv lagt út til kommunurnar har eg saknaði

mann legði eitt eitt eitt javnt nivo av umsorgan tað vil siga t mann segði hvat hvat vilja vit eitt føroyskt barn skal tá ið tað gongur á dagstovuni hvat hvat skal vera minstamark av tímum sum tað er saman við vaksnum og har úrslitið av tí at tað ikki bleiv gjørt beinanvegin tað er tað at vit í dag síggja tað at tað eru kommunur sum hava eitt høgunormering og aðrar hava eina lægrinormering og tað fellur mær nokk so fyri brestið tá ið mann hoyrir at hetta er ein tá ið mann hoyrir kansta man siga bæði røddir sum sum eru frammi um sum siga at hetta er ein ein stór útreiðsla fyri kommunurnar ttað er tíverri tað kemur fyri har eg síggi tað mótsatt hata hetar en íløga hjá tí kommununi ella at raðfesta børnini og nógva vaksna kontakt

ogog tí og tí kann tað eisini líkasum kjakið eisini hevur verið niðri har tað veruð ført fram at tað hevur verið nógvar sparingar á farmanarøkinumumhann heu ikki brúkt tað neyðuga peningin og úrslitið av tí er tað at vit fáa nøkur børn sum koma út aftaná eitt dagstavnalív kollingina til skúlan sum ikki hava ella sum hava nógv óforloyst altso tað vil siga eitt høgni stressuni voð og og so framvegis tí má málið vera bæði á dagstovnaøkinum í skúlanum at tað eru so nógv vaksin kompetent vaksin rundan um tey so tey klára at beganga seg eisini í mun til framtíðar avbjóðingar í mun til tvístøður tað at vera barnaungur í dag ikki tí at tá ikki sagt tað at at ein vaksin skal alla tíðina verða har men at tá ið tað er at atbarnið hevur brúk fyri tí at tá er tað týdningarmikið at tað hevur onkran at lena seg uppat fyri at loysa hesa her tvístøðunar sum tey koma útí og annars í dannilsinum at at tað verður sett orð á saman við barninum tað sum tað fer ígjøgnum ígjøgnum ein ein barnagarðslív ella ein skúlalívi at tað verður speglað og at tað verður tað verður viðurkent sum tað sum tað er tí at ein avbjóðing í dag vit hoyra nú eisini at børnini eru byrjað at siga frá at tað ikki fara inn á stovurða so framvegis tað er tá eru vit alvorliga í einum eini eini vandavandakós tí attað er eitt barn sum forbindur við ikki at fara inn eina stovu tað forbindur tað at har eru nógv ting sum eru keðilig tað tekur tað við sær víðari líkusum inn í í skúlan og vist tað tá heldur ikki hevur nokk av vaksnum sum møta sær og verða viðurkent í teimum ivamálum tey standa í jamen so so eru vit úti á einari royndar ringrás sum ger tað at barnið fær eina fatan av at vit at ikki verður hoyrt til so nakrar hugleiðingar rundan um tað økið og tí skulu vit mítt mál er so at vit eiga at styrkja bæði dagstovna øki og fólkaskúlan við at málið er í stuttum kann man siga at hava nóg nógv vaksin rundan um tey og og og tað kann gerast pp á ymiskar mátar og tað eru ymisk modellir uppi at venda eisini í í ráðnum hvussu vit gera tað uppá besta máta tað er so málið í mun til sum eg kann siga er er er málið hjá mær og og hjá hesi samgonguni at vit eiga at styrkja dagstovnarøkið har ligur tað so longur yvirskipa eisini hetta her við at tey sum arbeiða á økinum fyri at behalda tey sum longst er at vit lyfta lønina hjá hjá teimum millum annað og at gera arbeiðsviðurskiftini betri

annars stendur tað tey sum hava verið frammi eisini fyri at venda aftur til málið og tær røðurnar sum hava vrið frammi so hevur tað eisini verið tað at verið nevnt ati í grannalondunum er tað summar kommunur sum sum sum hava gjørt hetta her og og mann kann so undra seg hetta modellið við við at fanga fylgji barninum at tað hevur ikki ordiliga kanska fingið tað ta undirtøku sum sum mann kanska hevði roknað við og so an mann spyrja hví tað man vera

stendur eisini í dagstavna lógini at kommunan kann loyva á stovnum og og fyritøkum at stovna eitt eitt eitt tilboð dagstavnatilboð men tað síggja vit heldur ikki í føroyum so nógvar royndir av taður verið onkur føroya telihaldið eg gjørdi fyri nøkrum árum síðani tað tað hevur roypt framundir at mann skal hava kanska døgnpláss tavil siga tey sum arbeða skiftandi vaktir á landssjúkrahúsinum kanska kundu havt men tað hevur víst seg líkasum bara verið við tankar og og tos aðhevr ikki verið tørvurin hevur kanska ikki ordiliga verið har til at gjøgnumfera tað fult út og og tað ger so tað at eitlana stað at

jaso má mann finna aðrar loysnir ella foreldrini og og ja ja mann kann siga fólkafókkin til rós í hesum e er so tá tey koma við einum boði upp á kanska tað tað sum eg nógv frammi nú eisini et her tað tað skal eg geva teimum kreditt fyri men men eg haldi bara ikki at hetta her er akkurát tann rætti mátin at gera tað góða tíð at vismann vil vera heima og hevur ráð til tað so skal mann tað men eg haldi heldur at vit skulu brúka barsilin og og ta skipanin heldur fyri at styrkja um tað er tann tann rætti og og og sum tjóðveldisumboðini eisini hava r inni á at hyggja meira fleksibult at tí skipanini og og útbyggja hana so at vit kanska eisini lætta trýstið á dagstovna økið og at kanska av fleiri av teimum sum sum arbeiða har í løtuni verða fríðgivin til til onnur arbeiði og tað frígivisso eisini á arbeiðskraft á økinum tað hevi kanska verið tann rættari mátin er gjørt uppá so samanumtikið so so haldi eg at eri spentur at vita hvat tí sum onkur eisini rørdu framundir at her hava ikki verið hoyringar tað koma ikki so langt seinast og og tað er eisini spennandi at vita hvat hoyringarnar siga í hesum málinum tá tað kemur hartil
av orðum míniogur takk fyri ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar úti í salinum og era joensen er tann fyrsta viðmerkjan
sovæltakk fyri frú forkvina djónvur nolsøe segði nemliga í í fyrstu sínum tali hetta her at at visi mann innførir hetta her so kemur mann jú til at taka nakað av pengum úr eksisterandi skipan og eg haldi eitlanastað so er tað nokk so symtomatiskt í dag tá ið okur hugsa um at prøva av nýggjar skipanir at okur eru bangin fyri at prøva nakað nýtt tí so kemur tað at ganga út yvir tað eksisterandi og tað bihøvuð stað slett ikki okur kunnu saktans gera fyri at vita um hetta her er ein ein loysn ein betri loysn ella ein verri loysn at gera eina royndarskipan inni í tí reskinuni sum okur í dag kenna sum eitur dagstovnaøki sum kommunurnar umsita tí eg haldi veruliga at tann skipanin hevur koyrt nú í nógv ár og tað ger einki um mann prøvar við nøkrum átøkum sum til dømis etta her átakið
ja takk fyri tíðin er farin so er tað landsstýrismaðurin djónli nólsoy
onsentakfyri frú forvina og takk fyri viðmerkingina erard joensen ja tað er áhugavert og og men eg eg má bara siga tað at eg eri ikki samdur í attá ið tað verður ført fram hetta her við at vit skulu fara og og eg veit ikki at at fara at eksperimentera for nógv við økinum tí tað er so sperkt í forvegin eg haldi at vit eiga at styrkgera alt sum vit kunnu fyri heldur at styrkja økið tí hetta er eisini soleði sum eg segði í røðurni og byrjanini so er hetta at niðurlaga tilboðið tí at tað verða færri pengar at gera gott við til tey børnini sum í einum felagsskapi mennast tí góða felagsskapinum so tekur tú nøkur børn út úr skipanini sum eitlana stað at tað tilboðið sum er á dagstovnum økinum at at variatiónin ella mongdin av børnum í mun til hvar tey koma frá ymiskum heimum er tann styrkin í at í dannilsinum og tí fer hetta her tí gongur hett her tann púra skeiva vegin í mun til tað til dømistakk fyri frú
ja takk fyri og tað næsti at viðmerkja er jørgur niclasen
ger so vælnú ljóðar tað sum at tað gongur út upp á eins rætting men nú fer hann inn á danielssøg tá ið tær ljóðar heilt heilt skeivtaltso her hava vit ein landsstýrismann sum byrjaði sína røðu sera væl har hann segði at tað er fyrstu árini er tað allarbest fyri børnini at vera hjá foreldrum og restin sum hann segði samsvaraði slett ikki fyri tað vit biðja her um set fokus á barnið nei vit hava eina samgongu eitt landsstýri sum setir fokus á stovnin á arbeiðsumstøðina hjá teimum sum arbeiða á stovnum tí skulu vit styrkja stovnarnar og so víða hvar bleiv barnið av er barnið ikki til í sær samgonguni tað er best fyri barnið at kunna vera heima hjá foreldrum tey fyrstu árini tað byrjarlatursmaður við her er tað møguleiki eisini fíggjarlig tað er ikki eitt tvang at leingja barnsborðarfarlagið tað er bara eitt møguleiki tað er heldur ikki eitt tvang so tískil eigur mann at
ja takk fyri so er tað røðarin aftur hjóni nólsoy joensen
gersvæfrúforkvinna og takk fyri viðmerkinjan jørgund niclasen men veruleikin er nú einaferð so at vit hava ein arbeiðsmarknað sum hungrar eftir eftir arbeiðskraft og og vit hava tíbetur í tí norðurlendska modellinum haldi eg sum lilja veiðe eisini nevnir í sínari røðu vit hava uppbygt eitt eitt gott sosialt netvið rundanum tey børnini sum so verða noydd at verða burtur frá familjuni og eg kann ikki fylgja í ordilga jørgun niklasen tá ið hann nevnir tað at hendan samgongan ikki hevur børnini tí hendan samgongan hevur raðfest raðfest barnið og familjuna í einum málaráð fyri seg so tað at koma ag siga tað at tað er ikki er blivið raðfest so so so so skura tað alvorliga men men sum tað eisinihevur verið frammi skal mann inn og gera eina royndarverkætlan við hesum her tað r tað er væl møguligt og og og tað kemur so eisini viðgerðina so í í í nevndini eisini at vísa um tað er tann vegurin mann skal prøva men mín niðurstøða er so hvussu tað at hetta er ikki tann tann rætti vegurin at fara vistuvit vit snakka um at at gera at halda eitt eitt gott javnsstøði fyri tasa øki takk fyri
frú forkvina ja takk fyri og hetta málið verður so beint í mentanarnevndina og orðaskiftið er enntá komið tað seinasta málið á skránni í dag er fyrsta mál av løgtingsmál nummar trýogfýrs tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til samtyktar um at verja børnini ímóti pornu og øðrum ágangi á internetinum og uppskotsstillararnir eru miðflokkurin jenusa rana og steffan klein poulsen og formaðurin ella forkvinnan skal spyrja um framsøgufólk gerso væl og meld tykkum til og tann fyrsti at røða er jóhannes joensen frá javnaðarflokkinumger so væl
sum limur í mentanarnevdini skal eg viðgera hetta málið sum kemur í mentanarnevndina og heta eitt mál frá miðflokkinum uppskot til samtyktar um at verja børnini móti pornu og øðrum ágangi á internetinum uppskot til samtyktar løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna møguleikarnar fyri tekniskum loysnum ið verja børnuni móti pornu og øðrum ágangi á internetinum og at gera eina almennan politikk um hvussu foreldur verja síni børn á besta hátt og leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum sambandi og tað fyrsta er at siga tað atslík mál eru álvarsmál

harðskapur og ágangur á netinum er tíverri blivin meira og meira vaksandi eg vil siga í øllum vesturheiminum og eisini her hjá okkum og tað er tað er ikki øðrvísi hjá okkum eftir allar aðrastaðni tí tað er alnótin sum er ofta lykilin og al nótin er jú um allan heimin og tá iðmann hevur fingið alnótina so hevur mann fingið ein glumka ein sýnisluga út í alla verðina við tí kemur eisini nógv gott men mann kann siga við tí kemur eisini nógv minni gott og harðskapur og porn og annað á netinum er vil eg siga hvussu g fyri ung og børn tað minni góða

og harav er tað eisini nógv spøll sum hava aldursmark men tað havi er ikki altíð fylgt tí krevur tú øliga nógv av okkara av foreldrum av okkum at vit eru um okkara børn og vita hvat tey gera á netinum og eisini tann parturin sum eitur at duga at síggja hvat er gagnligt fyri børnini og tey ungu og hvat ikki er gagnligt og tí er tað heilt víst nakað mann skal hyggja eftir alla tíðina og hava fyri eygu alla tíðina at verja børnini

mann hugsar um hesi harðligu spølini og málburðin er eisini hvussu tað ávirkar tað føroyska málið ø í fleiri førum so nú var eg lurtaði eftir barnaløtuni í morgun har sum mann viðger tað føroyska málið fyri tíðina har verður haitt víst lýst hvussu týdningarmikið er at vit hava føroyskt telduspøl og føroyska at børnini sleppa at vera inni á telduni og hoyra tað føroyska málið og tí er tað øgilga viktt og eisini duga at begangaseg á netinum men tí er tað eisini øgiliga týdningarmikið at vit duga at gera føroyskt tilfar sum eisini liggur á netinum og har eru vit eftirbátir í ólukkumát og tað sýnist at vera truplari og truplari tí tað var eisini fór fram í morgun at sjálvti børnini í føroyum byrja at droyma á enskum og spæla á enskum ogtá ðman er komin har til so eru eisini okkara mál í vanda og avleiðingarnar av at vit lattað standa til á alnótini hvussu tá tað kemur til børnini hjá okkum tey ungu tað er at tey fáa skeivar upplýsingar tað kann vera tað at tey missa ein part av tí empatinum tey eiga at hava tað almenna dannilsi tí tey halda at hesi spølini og hesir tað sum verður gjørt á netinum er veruleikin og vit vita jú fullvæl at alt erla nógva tíð sum er á netinum tals ikki er veruleiki tefinktión tað er ísponi upp á nógvar mátar ofta er tað ídnaður og pengar sum stýra hvat fyrigongur á netinum bæði innan pornovinnuna men eisini innan fyri telduspøl og annað og og mangt annað sum verður á netinum við reklamum orðum eru jú bara pengar fyri atvinna pengar úr úr fólki og eg summi nú arbeiði enn á skúlaverðina og har veit eg at børnini til dømis í skúlanum fólkaskúlanm í fleiri førum brúka juthú sum eina keldu og vit vita jú væl at fýrs prosent av tí sum er á jutop tað er beinleiðis lygn ella falsan so nógva tíð tað er bara skrambol kann mann siga sum er á á á nótini men tá ið børn okkara ikki fáa ella tey ungu ikki hava nóg góðan innlit í keldukritikk so kunnu tey gott taka alt fyri fult um manjavnan børn siga jamen eg havi sæð tað á netinum tá tey koma við eintileina upplýsingum sjálvt um teir eru púra skeivr tað vil siga at tey lýsa netið sum eina almenna vitan ella sum nakað sum bara er sannleikin og tað er sera vandamikið tí mugu vit læra børnini hjá okkum um aldursmark um upplýsingar um keldukritikk digitalt dannilsi hvat man gera á netinum hvussu mann begangst á netinum og hvat er tað fyri upplýsingar sum koma fram á netinum og hvussu rættur eru tær í mun til veruleikan tí tað veruliga lívið tað er uttan fyri netið tað er her vit eru nú tað er tá vit eru saman tað er tá vit samskifta og hyggja inn í eyguni at hvørn øðrum tatað er veruleikin nú veit eg væl at nógv ungu børn spæla saman á netinum og kunnu snakka saman á netinum men tey ugueisini síggja kvøn annan gjøgnum netið men tað er ikki tað sama sum á verin í sama rúmi nú er tað soleiðis at ssp er eini partur av avtað sum eitur í í føroyska samfelagnum í skúlanum og og tá eirtar politiið og skúlin og sosialu myndugleikarnum sum arbeiða saman og teir fáast nógv við digitaltannhilsi hetta her at royna at gera tað soleiðis at børn kunnu kenna seg trygg á netinum og hvat mann eigur at gera og hvusstu mann eigur at gera og hvat mann ikki eigur at gera at mann ikki leggur myndir út at mann ikki tekur myndir niður og hyggur eftir tilfari sum kann vera vandamikið altso aldursmarkur á ella sum ikki er gagnligt fyri henn sjálvan men eg veit væl eisini tað at børn kunnu gott spæla óskyldigspol og knappliga so kemur ein reklama einlørum slag upp og líka næstan líkamikið hvar tað er og tað tað burdi eg ikki verið loyvt men omambæra so duga teldufrøðingar øgiliga væl at senda reklamur út allastaðni bæði gagligar og ikki ov minnigagligar alt við ein evndamáli tað er at vinna pengar og nú eri eg ikki so tekniskur sjálvur at eg veit hvussu mann gera altíðhettaher við kukys og øllum møguligum sum mann snakkar um á netinum men men tað ernógv sum vita betri um tað enn eg men eg veit at tað er rættiliga trupult at sleppa undan at børn verða útsett ela av ung era útsett fyri øllum møguligum tí haldi eg ella á netinum og tí haldi eg tað er so sera týdningarmikið at vit sum foreldur kunna børnini um alla tað falsan og tað keðiliga sum eg kemur eisini við almótini og kunna tey um ta góða tað at finna rættar upplýsingarrættstøð og at at lesa og hyggja eftir rætta og royna at fáa meiri føroyskt tilfar út á netið sum er gagnligt og læra børnini at umganga tað sum ikki er gott fyri teg og tað haldi eg mann roynir at gera í skúlunum í barnagørðum og aðrastaðni mann hevur átøk á ymiskum slag mann roynar at samla foreldrini saman og tosa um hvussu mann kann hjálpast at soleiðis at at børnini ikki fara inn til tað eina foreldri ella tað eina barni er tan eina vinmannin at hyggja eftir filmum sum eru yvir aldsmark ella spæla spøl sum er harðskapur yvir aldsmark eg veit jú um børn sum sum spæla spøl sum eru tólv ára gomul sum spæla spøl sum har er átjan á aldsmark og at mann kann at mann ger tað tað tað er sjálvandi skaðiligt fyri men so er tað summi foreldur sum halda tað at teirra børn eru so búgvin at tey kunnu tað men eg haldi eingin børn tá ið man hevur eitt aldursmark á so er tað ein eina orsøk fyri tí og tí er tað sera týdningarmikið at mann heldur tær reglur sum eru eg haldi at hetta er eitt óvarskt mál eg haldi slett yvirhøvur ikki aa eg haldi hetta er eitt eitt eitt týdningarmikið mál ikki nú nú er tað víst á á porn í hesum førinum men taðtað er sjávadi nógv onnur ting altso harðskapur fornu falsann av ymiskum slag eghaldi eisini keldu kritikkur tað er ein stórur avbjóðing altso sjálvt vaksin fólk halda at netið er almenni sannleiki mann hevði eisinis meittu alternativ fakta tað var eitt sum kom fram at mann kundi líkasum finna sítt egna fakt á netinum men altso tað er tað er sera týdningarmikið at vit vita hvat er rætt og hvat er skeivt og hvat er rættir upplýsingar skeivarupplýsingar og at vit kunna okkara børn um hvussu vit skulu ferðast á netinum hvat vit skulu gera o hvat vit ikki gera og tað eigar mann at læra beinanvegin tí vit vita tað at børnini í dag fáa fartelefonir og annað beinanvegin tey verða fødd næstan og spurningurin er so um tað er neyðugt at tey fáa fartelefonir og eipotar og annað so tíðliga tá tey ikki klára at stýra tí eg eri ikki ímótir at mann hevur reglar eg veit fleiri skúlar og barnagarðir hava tað skúlar í gussi her og tað meini eg mann skal hava kanska skuldi mann havt reglar eisini fyri vaksin fólk tí vaksin fólk vísa seg eisini at blíiva bundin at nógvum úti nú stakki tíðin ikki meir men eg haldi at heta er eitt fínt mál sum eg haldi mann skal viðgera í álvarsemi og nevndin fer eisini at viðgera tað í álvaru
ja takk fyri og tí viðmerkingar út á salinum er har joensen
ger sovæltakk fyri frú forkvina til røðaran johannes joensen eg trúgv altso eg nú nevndi johanes joensen hetta her við at okur skulu læra okkara børn taðn sum eitur digitalt danilsi tdigitalt danilsi tað er blivið tann nýggja gandaorðiði í í allar sir elendiheitini a og okur kunnu tosa digitalt danilsi út í óendaligheit hetta slagið er tapt okur hava ongan jøroyskan kjans at skapa eitt sosialt ella digitalt dannilsi ímillum okara børn og ungu tí tær kreftirnar sum tey eru upp ímóti eru so inteligentar og eru so ágangandi at tey hava ongan jøroyskan kjans at sortera í tí so hetta her er tapt tað sum okur kunnu gera her inni okur kunnu gera nøkur ting okur kunn til dømis forbjóða fartelefonin í skúlanum við lóð siga liðugt ferligt sovorð nøkur ting kunnu okur gera men at fyrigygla okum at okur skuldu hava eitt digitalt dannilsu ímillum børn og ung slag er tapt
ja takk fyri so er tað røðarin aftur johanes joensen
gerst væl tafyr s ja tað kann sínasti møtivikjaðe tað sum tað sum sker nú men nú veit eg tað at g inni í skúlanum eg man eisini royni mann eisini at at brúka a tøkna so skilagott sum gjørligt við at skaffa upplýsingar tey røttu støðini og fyr at vist tú skalt menina eittein nýtt ættarfram eftir skal mann so fara aftur til bókina og strika alt tað sum eitur tøkni tað trúgvi ikki nytta nakað eg hugsi meir kanska at seta mørk og reglar ja men tað hevur sanniliga týdning av at brúka netið rætt tí har er eisini nógv góð ting við alnótini tað eru tvær síður av tí sama tú kanst ikki siga tað at alt tað ringa er tað sum skal vinna hvørja ferð vit mugu duga at brúka ta góða og sortera tað ringa burtur so sær tað alla tíðina
ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja er stefan klein poulsen gerst væl
eg havi fyri forkuna hvussu skal mann lýsa internetið tað er eitt vælsignilsi samstundis sum tað er eitt forbannilsi tað fevnir øgiliga vítt og í flestu førinum er tað sum eitt annað wild west har so nógv viðurskifti eru óreguleraðar úti á internetinum og her royna vit at taka fatt í nøkri av teimum tingunum sum eru øgiliga keðilig úti á netinum og nú er hann joensen lærarin og mann sigur tað at muður mælir tað sum hjartað er fult av og tey hava tosað við lærarar og foreldur so siga tey at tey hoyra heilt ung børn altso smábørn tosa um ting og sleingja illbønir út sum sum eingin ofta spyr mann hvør lærsti hatta har sum sum einki annað einki ein javnaldur lærdi tey men tað er komið frá netinum altso tað er tað er bara eitt dømi um sum vísir á at børn síggja allan møguliga lurtan netinum sum tey ikki burdu havt sæð og og og og tað brennir seg í minni hjá hesum her
ja takk fyri og so er tað røðarin johannes joensen
hann gerst væl ja tíverri burturavsandur tað er alt for nógv av tí at málburðurin hann broytist hjá børnum í dag hann bleiv alt meira harðligur og eg var nógv av tí er enskt allarmerkstaðar tí tí alt á netinum er enskt meira ella minni eg veit ikki øllum hvat mann kann gera nú hon var ein telduserfrøðingur út ið segði tað at tað var øgiliga trupult at steðga øllum á snøvnumara bremsa øllum at forbjóða øllum men men mann kann gera tað eftir hana heima við at mann kann blokera teldrið ella ella tær privat telduna meðan heima í húsunum men eg eri eisini fyri at mann ger ymisk átøk á á skúlum og aðrastaðni men spurningur bara hvussu langt mann skal fara tað er øgiliga trupult tí samstundis sum stefan klaposa sigur at tað er nógv keðiligt so eru nøkur ting góð eisini sum mann kann brúka millum at bara hvønn hyggja til veðrinum altso tað er vit síggja tað allastaðni altso bara tað er ein øgilig gleði at kunna síggja veðrið her nú ella ella aðrar upplýsingar sum sum mann kann bara fáa fram her við við eitt koyra uttan at sláa upp í eini bók so tað er nógv góð ting men tíverri alt hetta skramblið hvussu sleppur hann av
takk fyri og tann næsti at røða er helgi ápramsen
ja frú forkvina hetta er eitt uppskot frá miðflokkinum tingmál nummar trýogfýrs sog og tað er uppskot um um uppskot til samtyktar um at verja børnini móti pornu og øðrum ága á internetinum og tað sum tað stuttna snýr seg um tað er at mann heitir á mann vil hava løgtingið at samtykkja at heita á á landsstýrið um at finna tekniskar loysnir sum kunnu forða fyri at børn fáa sær vera ymisk ting sum tey ikki hava gott av og so vil mann hava landsstýrið at gera ein almennan politikk á økinum og síggja nóg neyðug lógaruppskot og tá ð tað kemur til hetta evni so so skal mann sjálvandi skilja ímillum børn og vaksin tí á upá á einl annan máta so hava vaksin ábyrgdina av sær sjálvum og og mann skal sjávandi aneisini ansa eftir at mann ikki stýrir vaksnum fólkum so nógv at at mann tekur ábyrgdina frá teimum so vaksin fólk hava sum útgangsstøði ábyrgdina av sær sjálvum men vaksin fólk hava eisini ábyrgdina av børnunum og og tí tí er tað ein onnur støða tað kemur til børn sum kanska duga verri a vaksin at skilja ímillum tað sum johanes joensen var inni á hvat er fakta og hvat er er ikki fakta og so tekur mann bara alt til sín og og sum um hetta var tann avi í sannleikin og sum johanes joensen nevnir so er tað tíverri eisini soleiðinar at at vaksin fólk tú helstr ikki altí eg skilja ímillum men men í pá einlanan máta so er tað har vit eru tað eru sjávandi børnini sum skulu vera fokus í hesun her og tað er tað eisini í hesum uppskotinum hvar mann vísir á at mann mann gera nakað fyri fyri at verja børnini og og stefan klein poulsen hevur síðani hann bleiv tingmaður gjørt nógv vart við hetta her altso við hetta øki sum er ein avbjóðing upp á nógvar mátar og tað sum sjávandi blívur trupulleikin tað er at nú tosa vita um internetið og børn vaksin kunnu saktans hav ena meining um hvat børn skulu fáa servera trupulleikin er bara tað at børnini duga nógv betr enn tar vaksnu at finna runt í internetinum og so sita børn inn í hesum egna kamari har tey kanska hava ein flatskerm og eina fartelefon og eina teldu og og leita og og og foreldrini finna slettiki runt a tey áðrenn ikkihvat að er sum børnini fáa ser vera inni í teirm egnu heimi

tá vór eg landsstýrismaður og stefan klein poulsen settu mær ein fyrispurning um eitta øki eg ætlaði at taka eitt sindur úr tí svarinum nú nú skal mann biði um loyvi til at endurgeva í løgtinginum tá eg rokku sm ikki so partur av málinum men eg gangi út frá mann kann endurgeva seg sjálvan uttan loyvi men men um tað e ikki loyvst so biði um loyvi at endurgeva úr tí svarinum nú er akkurát formaskiftið her so men eg gangi út frá tað e í ordan at eg endurgevi

ja í tí svarinum vísti eg so á at at tað var ikki savnað hægtøl um atførð hjá føroyskum brúkarum og internetinum og eitt annað so svarin var hetta í samstarvi við ríkisløgregluna er eitt barnapornurfyltur lagt á alla føroyska ferðslu fyri at verja føroyingar móti at koma inn á slíkar ólógligar síður fyltri verður regluliga dagført av løgregluni men tað koma á hvørjum degi nýggjar ólógligar síðar fram á internetinum sum sum nýggjastu dagføringarnar ikki hava shaldað frá tí er nærum ógjørligt at steðga allari atgongd til slíkar síðir og soverð eisini sagt í svarinum um atgongdin hjá børnum og ungum at sleppa framat ávísum tilfari á netinum skal verða tøkniliga avmarkað krevst at øll sum ferðast á netinum eru eyðmerkt og at atferðin hjá øllum internetbrúkarum í føroyum verður fylgd neyvt og tað er tað sum er avbjóðingin mann kann saktans gera tekniskar forðingar men tað koma alla tíðina nýggjar síður fram hvønn einasta dag sum eru nýggjari enn tar nýggjasta forðingarnar eru og tí eru tað ongantíð so dagført at mann ikki skal finna okkurt sum mánn sleppa forbí og so er t hetta her eisini at skalt tú veruliga steðga av tí so mást tú fylgja ferðsluni hjá hvørjum einasta bæði børnum og vaksnum í føroyum á internetinum og so spurningurin vil mann tað so har eru nakrar nakrar avbjóðingar so sum vísa at at tað ber nokk til tekniskt men tað krevur eitt øgiliga stórt eftirlit og ogog og eftirlit við altso øllum sum ferðast á netinum so tað var støðan fyri tveimum árum síðani og og tað er nokk eisini støðan í dag og og eg svaraði tí spurninginum johanes joensen nevndi í sínari røðu um at hað er í ssp altso at mann ger nøkur ting fyri at læra børnini um um nøkur ting so mann eisini kann fáa tey ati vera við upp á tað men sjálvandi tað er tað er nakað sum mann altíð kann droyma um men tað er ikki sikkurt at tað heldur altíð virkar so væl so avbjóðingin er tað at vit hava greiðar lógir men vit á hesum økinum hvat er loyvt í føroyum hvat tar ikki loyvt í føroyum men vit hava ongan møguleika at kanna um tær verða fylgdar tí at internetið í dag er vegurin sum mann fær fatur á hesum tingunum so sølan av pornografiskum tilfari er bannað í føroyskari lóg men tað er sera trupult at handhevur hetta forboðið uttan at seta í verk eina víðførsta eitt víðfrt eftirlit við atferðini hjá øllum landsins borgarum so men eg haldi at at athetta uppskotið snýr seg um at fáa fáa kanna hvørjir møguleikar eru og og og taðer tað haldi er er er skilagott vit mugu vit eiga hvussu at brúka tey amboðini sum vit hava vit vóna um at at vit so kunnu gera nakað fyri at steðga hesum her vit fara í hvussur í sambandsflokkinum at viðgera hetta uppskotið væl vild og og eg haldi at ati ja tað eg haldi tað tað burdi verið breið undirtøkuna fyri at mann hvussu kannar hvat mann kann gera og og fær setta í verk sum sum er møguligt
takk fyri takk fyri so er tað stefan klein poulsen sum er á viðmerking
ja harra formaður tað verður fleiri ferðirar víst á hvussu tekniskt trupult er at at seta tað stóra apparatið í gongd sum ger seg galdan fyri øll generelt í samfelagnum og og helgi abrabsen ta eg minnist væl tað orðaskifti at at mann vinkleidi eitt sindur soleiðis at tað bleiv sum sum eitt bygdbrottarsamfelag so vit skulu eyðmerkja øll hvør er barn og hvør er vaksin og hvat skulu tey fáa atgongd til tað virkar øgiliga ógvusligt men spurningurin er um mann um mann noyðist at fara so ógvusliga til verka og um ikki hava faktiskt onkrar loysnir øgiliga tætt at okkum tí tað sum onnur lond tosa um millum annað er at mann tann sum ætlar sær út skal prógva at hann er átjan ár vit hava til dømis samleikan í dag vit kundu vit kundu gjørt eitt ella annað talgilt iti sum prógvar at vit eru átjan ár og so eru annars appir og funktiónir sum eru sera væl mentar til til dømis foreldur og vit áttu at kunna implementera e partar av tí til eitt generelt fylgtir fyri børn

helgi abrambsen ger so vælja takk fyri harra formaður tær upplýsingarnar sum eg kundi geva fyri tveimum árum síðani vóru sjálvandi upplýsingar sum eg fekk tá frá frá aktørunum á á økinum og tan gott ver a okkurt nýtt eg komi síðani og eg eri fult við upp á tað at at vit eiga at kanna eftir eru tað aðrir møguleikar sum eg kanska ikki høvdu fyritveimum árum síðani soleiðsinar at at mann kann taka útgastsa í tí tí tað e eingin ivi um at tað er rætt at gera tað tað er rætt at at at seta tær bremsuna á og til dømis hetta her við við við atat vísa á at mann skar átjan ár alt hetta her tað eru nakrar møguleikar og og og eg taki fult undir við at at vit kanna eftir um um vit kunnu brúka sær møguleikar eisini tí at tað er rætt at gera hetta efta ereingin iviðum
ja takk fyri takk fyri so er ein viðmerking frá eldspøtuni
timersedis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður eg hugsaði um ei nøkur hagtøl sum eru í hesum uppskotunum sum eg haldi eri sera alvorligt tað er millum annað at tað er vanligt at børn tað er vanligt at børn koma fram á pornu í aldrinum átta átta til tólv ár meirilutin av trettan ágomlum hava sæð pornu í minsta lag ein av trimum pornofilmunum inniheldu harðskap og so o stendur eisini her visti mann lesur hetta her at vist tú skalt inn at hyggja eftir pornu so er tað einasta sum tú skalt skriva ella tað er tað ja eg eri átjan ár ella eldri tað er tað einasta so hevur tú atgongd til alt tað skuldi ikki verið so ræðlia ringt altso sjálvt víð hasum aldrin at bara funni utav tí ja eg eri átjan ár eldri ella eldri so hetta eftir hesum uppskotnum at døma eg so er tað øgiliga lætt at gongilit
so hetta er eg skilji væl at marópaveró takka fyri
helgi abramsen ger su væl jharra formaður jú jú tað er eingin ivi um at har er nógv foropið í dag og og og tað er sum eg nevndi í røðuni vit mugu skilja ímillum børn og vaksin altso vaksin fólk hava ola so ábyrgd av sær sjálvum men men trupulleikin er bara tað at børnini duga beturi at at finna á internetinum enn vaksin í nógvum førum og og tí má mann finna finna útav er tað nakar møguleiki fyri at steðga hesum her og og er tað tann møguleikin so er mann at gera hatta tað er eingin ivi um tað har haldi ikki vit eru ósamd men men men so er hetta her hvussu hvussu ger mann að tekniskt so tað kanst tú blíva ein avbjóðing men uppskotið er leggur upp til at mann kannar hvørjir møguleikar eru og tað tað haldi eg má vera tað fyrsta stigið t mann fyrstu ferð finnu útav hvat ber til tekniskt og so má mann heldur legga

thomsen ger so væl ja takk fyri at vera formaður eg eri til vildar til vildar kátfrøðingur so eg veit eitt sindur um hvussu internetin gongur saman og helgi abrasen spyr um um ella sigur okkum at møguliga kanna um tað eru nýggjur mátar at forða upp á og tað kann tað væl vera men trupulleikarnar við slíkum forðingum er at teir eru altíð bara fyribils tí so skjótt onkur einstakur finnur ein veg uttanum forðingina so er tað líka sum farið og vit øll at tað skjótast til at finna runtursóru tað er ungdóminum so so eg hugsi meira at spyrja helga hvat um um tað kanska ikki hevði verið betri at mann at mann fyrr reikaði ungdóminum og børnini upp á hvat er í bíðardamum kanska brúkti orkuna har heldur takk fyri
takk fyri helgi abranse
ger sovælja harra formaður egeri ikki ktfrøðingur so eg dugi ikki at siga hvat er best og hvat ikki best ø eg haldi at vit eiga at royna teir møguleikar sum eru og sum vanligur teldu brúkar so kenna vit eit sindur hett her við telduvirus at tú fært ú við eitt antivirðis pro gramm men so gangur ikki lang tíð so er eitt nýtt virðis komið sum hevur funnið vegin forbí tað og so skalt tað uppstatterast og so tá ið tú uppstaterast o gongur aftur stutt í so er aftur á ein nýggjur møguleiki so tað er eingin ivi um at líka so skjótt sum vit royna at steingja eina hurð so er tað onkur sum royna at seppa inn um um tað hurð ina okkuran annan veg so har er avbjóðingin og akkurát hvát er best tað tað eg veit ikkium mann skal sketa ímóti hvørjum øðrum tí at vit skulu sjálvandi læra ungdómin og hvussu tey skulu brúka netið tað ereingin ivi um tað og og vit skulu sjálvandi eisini kanna eftir er tað nakað annanr møguleiki sum vit kunnu forða fyri hesum her og og er tann møguliki tagur at eita brúka hann men eg dugi ikki t svara fyri hvat er møguligt hvat ikki møguligt tí at tí hetta her er er nakað sum ikki er so einkult
takk fyri takk fyri so tann næsta røðarina á listanum er bárður á lakini ger so væl
ja takk fyri har formaður ja tað er uppskot til samtykkara um at verja børnini ímóti fornu og øðrum á ágangi sum er á ella á internetinum sum er á skránni og eg havi onkra hugleiðingarsamband við tað í disney-teknifilminum bambi kemur høvuðspersónurin um vit so kunnu siga í neyð og ísinum tí torført er at fóta sær sum bambi upp á glattis hevur eisini vorðið eitt orðatak og verður nýtt tá mann vassar so langt útamaðis grinnur fyri at fáa fyri at nýta eina mynd kenslan má vera eitt eitt sindurðis her sum har er í dag men her eru ikki nakrar hugleiðingar um evnið sum er so ómentiliga álvarsamt í átjan hundrað og trýoghálvfems nei trýoghálvfjerðs segði enski politikarin johns stuart mill soleiðis um eg kann
at hann væntaði eina minking í kynshuginum hjá fólki hann segði eitncities pashanwubicomwitme sdis olvradi jú est a lárgjørnam brwi men komplitlinór control ov tó risin men ikki kann siga aftur at spádómurin helt alt annað í dag er mátustokkurin hvussu framkomið so fistiikera eitt land og fólk er at finna í hvussu kynsliga frígjørt tað er hvussu nógv mørker eg brotin hvussu nógv tabur og avliva og so framvegis og er pornilógligt ja so er tað so framkomið sum tað yvirhøvur ber til tað er kyn og seks seksog kyn at øgiliga nógv ír dagsins verð snýr seg um vit verða kunnað og spammað við vitan og kanningum um seks lesa hoyra og síggja um privat lív hjá fólki mannagongdir og leiðbeiningar verða skrivaðar gjørdar tey ungu og børnini skulu fáa seksual undirvísing ja alt er vorðið so ómetaliga seksifiserað teigurin hjá erik minsti lækna í føroysku á vísini var tað dimma hann skrivaði í um seks og aløðisamlív hevði ikki formátt sær nógv í dag nú veruleika sjónvarp vi ali titi vi hevur yvirtikið pallin og orðnar paragraffirnar við tá borgsendi bis veruleika sjónvarp parathaishotal ella exondi biki

ja so rímiligt so veruleika fjars og so sjúklið sum tað kann vera men tað vísir samstundis á okkurt grundleggjandi sum er farið fullkomiliga av sporunum í rúsunum av seks droks og rokn ról og globalu seksuellu revolutiónini sum er farin fram serstakliga síðani nítjan hundraðogtrýssini men hvat tað er slætt at vita hvata vendra upp o kar vendi niður tá tó heilt frá barni av og hoyrir tær stóru stjørnurnar syngja wats low hat e dywuthit ella jun m beyð bi ent næstinbórn mamolsso læts duutlikdeduwitnddiscaí cnhuw og summi witjilø kunnu eftir hondinini metast sum ja at koma undir tað evnið vit tosa um í dag hugsi eg hetta at gera kynsligu samveruna til okkurt púra ópersónligst og kensluleyst og dýrist at skilja kroppissál frá hvørjum øðrum er ikki so einfalt vit eru ikki lík djórum á hesum øki hví fyllir tær kynsliga so nógv hjá okkum menniskjum og hví bróta vit sum markantr á djóraheiminum persónligt samband er lykilin menniskju og uppliva tey kynsliga sum nakar persónligt og ikki bara nakað sum tú gert av beraðar lívfrøði taðer persónligtr fleiri planum og har vit møta einir persóni og ikki bara ein kroppi ikki sum teir fá fáu veðrarnir sum í helst vórðu útvaldir til at brunda og bara roynt instruktivt tók sær av fylgjunum so at siga tá tað kemur til menniskja so er støðanen onnur tað krevst samtykki millum báðar partar um tað ikki er ja so verður lógarbrotframt at talan er um nakað djúpt persónligt síggja vit ikki minst í ðrørsluni sum tók tik á seg fyri nøkrum fáum árum síðani og tað eru júst kvinnur sum mangan og næstan altíð bera størstu byrjina og ógvusligastu arrini tá tað kemur til avleiðingarnar nei menniskja er ikki sum seyðurin tað handlar um meiri enn krovið og í hesum sambandi kundi eg hugsað mær við formansins loyvi at endurgivið tórið við keldu lærara har hon sum lærari og mamma skrivað nakrar hugleiðingar ger so væl eftir viku seks átakið hjá felagsskapinum kyn hon hugleiðir hon sigur bíða orðið sum eg sakni í viku seks er bíða at tað kann vera gott fyri ung at bíða tí seks er ikki bara seks tað er gott men samstundis so nógv og so sera samansett prátið verður ov spinkul tá ið felagið kynr til dømis síðugt sleppur at siga at nú talið av klamiti og kunnu rtilburðin veksur árliga so er einasta riping fyribyrging huýt og tá ið tey ungu siga tað er for óinteressant og at tey eru útsett tá ið tey keypa hýt so má hetta broytast og gerast meira atkomiligt heldur enn breiða upplýsing og dirvi at siga bíða so skulu tey ungu sleppa at royna seg eisini um tey bara eru fimtan ára gomul og samstundis halda vit at tað vegna teirra aldur hevur týdning at tað eru serligar og verjandi reglur og fyriskipanir fyri tey á arbeiðsplássum tey eru ung at foyrikoyrikort og ikki búgvin a hava valrætt og so framvegisvit eiga at at hava virðing fyri og tor at siga at seks í gott men eisini so nógv meira enn bara seks og at tað eisini er fyribyrging í at bíða at koma at kennast gerast trygg og góð ikki bara fyri sjúku men eisini millum annað eftir kanningini at døma fyri sálarheilsu soleiðis segði hon mest mítt gangandi dømi um persónligt ella um um ópersónliga kynsligan samveru er pornografi sum vit tosa um her í dag øhpornuhyggjarin kollar kvinnuliga kroppin frá einum hvørjum áhuga í hvørj hvør viðkomandi persón er sum persónur persónur pornografi skræðir tað sundur sum er ætlað at verða inniligt og ferð við kroppinum kroppinum sum var hann eitt ting ella tól ið skal nýtast til at nøkta ein sjálvan og tað sindarliga er at tað er pornu sum upptregur mong ung í dag í hvussu kynslívið skal livast og tað er ein stórur sera álvarsamur átrokandi trupulleiki sum tíverri sum vit eisini hava hoyrt her í dag er so ómetaliga torføru at fáast við og at røkka men tað er umráðandi at vit royna at verja eygna portrini so frægt sum gjørligt tí tað sum einaferð er sæð ja tað verður sitandi onkustaðni í heilanum sum uppskotsstillarnir nevna so siga teir børn og ung blíva útsett fyri pornu og øðrum ágangi á internetinum tí noyðast vit at gera meira fyri at verja tey tølini lúgva ikki tey eru sera ung tá tey møta pornu fyrstu ferð tað er vanligt at børn koma fram á pornum í aldrin átta til v tólv ár og tað er veruliga púra púra vanligt og og tað vita vit sum sum arbeiða við børnum og s sum eisini eiga børn og tað er tað er so syrgiligt øh meiri lutin av trettan ár gomlum hava sæð porvnin siga sigur ella ja siga teir ið uppskotinum og teir nevna at filmarnir innihalda harðskap og tað er veruleikafjart men so heldur allíkavæl ein av fýra ungdóminum at pornu í besta keldan ella lær um seks onnur tøl vísa eisini sum teir siga at tað eru serliga ungir menn sum hyggja at pornum og sæst eisini á porno er ein vaksandi trupulleiki millum kvinnur og tað sum hetta ger við ein drong sum kanska sær pornu í frá tí hann er átta til hann er tjúgu ára gamal siga tað hvønn dag ella hvat tað skal vera hvat ger tað ikki v við heilan og hvat ger tað ikki við eina persónsmensku kann mann bara hugsa sær tíðin ervi at fara men spurningurin er so hvat er at gera við hetta álvarsmál eitt er at tað er gott at tað verður sett fokus á økið á hendan hátt og tað fer at taka tykkum fyri hetta er so eitt sum mann kann gera og tit nevna nøkur dømi ella uppskotstillari nevna nakur nøkur dømi um um nøkur øki har tað kundi verið møguligt at gjørt onkur átøk og eg hugsi at tað sum man verða allarmesta umráðandi tað er at mann roynir at upplýsa á vegleiða og at ávara sum best sum mann kann og tað byrja sjálvandi altíð heiminum hjá foreldrunum hjá avvarandi men tað er umráðandi haldi at vit taka tað upp her tí hetta er ein virkliga ein stórur og ein vaksandi trupulleiki so sum uppskotstillarnir enda sítt sítt uppskot samanumtikið so snýr tað seg fyrst og fremst um at viðurkenna kena kenna at kornu er ein samfelagstrupulleiki síðani skulu vit finna viljan fram og tá skulu loysnirnar nokk koma og tí eri eg samdur í takk fyri takk fyri so er onkur viðmerking
hervur polstóttir ger suvæl takk fyri eg hugsi nokk at vit øll inni her eru samd um at vit skulu verja børn ímóti pornu og osømiligum innihaldi men hugsaði bara líka gera onkrar viðmerkingar til summi av teimum tingunum sum røðarin koma inn á tað var kanska serlig um het er við seksual undirvísing og at vit skulu onkursvegna børn skulu útsetlast fyri seksual undirvísing ss í einum øgiliga ungum aldri tá vit snakkað um seksual undivísing kanska í hægri flokkunum í í skúlunum fólkaskúlanum so er tað jú nemliga fyri at børn og ung ikki skulu fáa eina fatan av at tað sum tey síggja í paradessotell ella ítá tey hygga eftir porrønum er tað sum tey skulu liva upp til men at tey fáa síttsína upplýsing frá einum sum tey hava kunnað stóla uppá og frá ja kanska eitt sindur veruliga av lívinum og tá mann snakkar um um seksualundirvísing til yngri børn so er tað ikki vendvíst at læra tey um slík evni meg meira tað við at seta mørk og at børn eisini hava rætt til at seta mørk men eg hugsi eisini at tað kanska eisini hoyrir við til til
takk fyri so er tað
ina ja tá eg var inni eisini við seksual undirvísing í skúlanum so er tað ikki tað sum eg hugsi um er ikki at tað ikki skal vera men eg royndi bara at lýsa eina seksualisering av okkara okkara lívi okkara veruleika sum er so øgiliga ekstremur og tá er tað sjálvsagt neyðugt at tað verður kunnað og og at børnini í skúlanum verða kunnaðir og tað verða tey longu í skipanini sum er við gygni og tað kundi gott fyri ein skipan sum bleiv uppræð fest eitt sindur meir tey verða at kunna um mørk og tey verða kunnað um hvat er gagnligt og hvat er ikki so tað tað feilar ikki at tað kundi bara verið
ett sindur meira uppræðfest so seksual undirvísing í skúlanum er sjálvsagt neyðug men hon er har longu í dag og hon kann vera uppráðfest og tað skal vera út frá nøkrum kriterium har vit siga ókey hetta er nakað sum vit kunnu semjast um og ikki blíva nakað aktiv vistist nakað takk fyri so er tað vitverkin afturat
steffan klein poulsen ger so væl harra formaður eg haldi at bára lakini letur illa at tá hann sigur at hann er bambipolattis í hesum evninum tí at hann hevði nakrar øgiliga góðar og áværgdar hugleiðingar ein sera góð røða sum eg haldi lýsti hvussu kærleikin tann intimi og heiti kærleikin millum menniskju upp á nógvan máta r er kólnaður og og tað tað kemur tú at lýsa akkurát hetta evnið trupulleikan við pornografi so so eri eg sjálvur nógvi inspireraður av amerikanska felagsskapinum feit te nú trogg sum hevur samlað nógva gransking saman og og sum summar summarum av øllum hesum er at teir koyra slokani út at pohrn kúul sló altso pornú drepur kærleikan og tað haldi eg sigi tað øgiliga gott stutt og greitt
takk fyri bára lasin
ger so væl ja takk fyri steffan klein poulsen fyri hasa viðmerkingina og eg fjaiski at viðmerkja so øliga nógv til hatta men hatta var nakað sum eg eri púra samdur í eg havi ikki so nógv meira at leggja afturat uttan tað at ja trupulleikin er stórur og mann kann virka nokk so ómøguliga at fáast við men eg hugsi vit skylda okkum sjálvum vit skylda okkara børnum at at vit royna um ikki annað
takk fyri so er næstur at røða erlinga eisinicoar her so væl
til viðgerðar eru uppkot til samtyktar um at verja børn ímóti pornu og øðrum ágangi á internetinum teksturin í uppskotunim er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna møguleikarnar fyri teknisku loysnum ið verja børnini ímóti pornu og øðrum ágangi á internetinum og at gera ein almennan politikk um hvussu foreldur verja síni børn á bestan hátt og leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum sambandi tann tøkniliga menningin hevur gjørt at okur hava so at siga alt verins tilfar í lummanum allan dagin og við høvdalagi um náttina og nøgdirnar eru óendaligar millum annað eisini pornu í óavmarkaðum nøgdum tað muguokur fyrihalda okum til eg haldi at hetta at verja børn móti ágangi ikki bara fyri pornu men yvirhøvur í høvuðsheitum er eitt sera gott endamál og eitt gott uppskot men í viðmerkingunum haldi eg meg hóma eina glíðubreyt ímóti meira sensuri

í viðmerkingunum verður ikki skrivað tað stórum børn har verður mest skrivað um vaksin fólk um parløg og pornu og hvørja ávirkan pornu hevur á hjúnaløg og so framvegis í viðmerkingunum verður nomið við trý viðurskiftir hvussu heilin verður ávirkaður á pornu um bundinskap og um tráan eftir meira og grávari tilfarið tað eru øgiliga deildar meiningar um hetta evnið tað er eins og við rúsaevnum nøkur fólk sum gerast bundin av pornu men nógv tey flestu gerast ikki spurningurin er so um okur skula taka hond um tey sum gerast bundin til dømis við viðgerð ella fara eftir øllum nomið verður eisini við hvussu relatiónirnar við onnur fólk taka skaða av pornum hvussu hetta gevur monnunum og kvinnum og høgar forvanningar og hvussu hetta skapar trupulleikar í parløgum her ganga kanningar eisini báðar vegir pluss og minus so tað skal eg ikki gera meg klókan uppá og so er tað pornu framleiðslan sjálv har eru nógvir pengar innvolveraðir og nógvar syrgiligar mannalagnur harðskapur neyðtøkur træsseking elendiarumstøður og trælahald hetta er alt longu branda ólógligt óansæð um tað snýr seg um pornu ella pitsaðir á

verður proklamerað yvir ein kamb at pornu er skaðiligt tað eru eisini ymiskir ymiskar meiningar um tað tað er sum við so nógvum øðrum á internetinum tann sum leitar hann finnur og tað er tann sum koyrir pengar í djúpboksina sum velur sangin men hvat hvat vaksin fólk takast við og hvørjum tey hyggja eftir so leingi sum eingin annar líður last ella tekur skaða av tí skulu okur yvirhøvur ikki blanda okkum uppí sum eitt koreoso nú eg snakki um pornu og vaksin fólk kann eg nevna at eg í tvey túsund og átta stovnaði eina fyritøku sum framleiði brennivín framleiðslan bleiv løgd í íslandi tí tað tá í tíðini varð varð banlað at framleiða brennivín í føroyum men hóast tað var bamlað at framleiða brennivín í føroyum so var loyv at selja og at drekka tað í føroyum við pornu er tað akkurát øvugt pornu útbreiðsla er ólóglig sambært revsilógini men tað er einki til hindurs fyri at framleiða tað í føroyum so nú tá miðflokkurin hevur sett hol á hetta evni so skuldu okur kanska í somu syfti finguð dagført revsilógina so at vaksin fólk ikki bara hava loyvi til at framleiða men eisini kunn hyggja eftir pornu í friði og náðum uttan at bróta lógina

men aftur til orðingina í sjálvum uppskotunum hetta at verja børnini tey skulu okur verja ikki bara ímóti pornu men ímóti øllum ágangi og har er nógv tilfar á netinum nógv gott men sanniliga eisini nógv øgiliga ringt barnarættindasáttmálan hjá st er eisini galdandi í føroyum og unisef staðfestir at pornu kann vera skaðiligt fyri børn og um pornu skrivar uniss so ljóðandi at unioseff stuðlar átøkum sum tryggja at børn verða vard ímóti skaðiligum innihaldi eg havi umsettar úr enskum so tikur muga bera yvir við mær hesi orðingarnar ikki eru heilt korrektar unizef ásannar teir veldigu møguleikar í talgildi heimurin gevur børnum fyri læri spæli kreativitetið luttøku og sosialisering og at børn skulu hava atgongd til trygt at ferðast í talgildu heiminum uttan at verða skadd av eksponering fyri porno og víðari sigur unizs at tað er umráðandi at verjan av børnum fyri skaðiligum tilfari ikki ávirkar onnur rættindi sum børn hava sambært babarnarættindasáttmálanum unisef staðfestir tørvin á at útbúgva og brynja børn til at ferðast í talgilda heiminum og fyrihalda seg kritiskt til tilfar somuleiðis at kunna og útbúgva foreldur lærarar og onnur til at hjálpa børnum við hesum
so her er ein rúgva at hugsa um eg skal bara minna røðarana á at man skal biðja um at sleppa at verða ðsum e ija orsaka sal eg gera taðunei takk fyri so her er ein rúgva at hugsa um hvussu verja okur best børnini ímóti ágangi í tvey túsund og sjey bleiv løgtingslóg um miðlaráð til verju fyri børn og ung samtykt endamálið við lógini er at kunna og leiðbeina almenningin um filmar og telduspøl og vandamál innan miðlar annars fyri harvið at verja børn og ung hendan lógin er enn í gildi samstundis fór úr gildi løgnløgtingslógin frá nítjan hundrað og fýraogfýrs um filmseftirlit tá varð filmseftirlitið blivið yvirhálað av alheimsgerðini og internetinum í tvey túsund og átta bleiv so ein kunngerð lýst sum adopterar aldursmarkið sum ávís onnur lond seta á filmar og spøl tað vil siga at eitt sum eitt eit filmur hevur í til dømis norra ella eit spæl hevur í svøríki tað er eisini galdandi í føroyum øí viðmerkingunum til lógaruppskotið um miðlaráðið stóð millum annað við formansins loyvi ger so væl takk fyri gongdin seinnu árini hevur tó alsamt førkað seg frá almennum banni og skerjingum til at leiðbeina brúkaran til eitt skynsamt val av filmstilfari og sostatt at leggja størri eginábyrgd á brúkaran sjálvan og ætlanin er at virksemi miðlaráðsins verður í høvuðsheitum leiðbeining til brúkarar ikki minst foreldur og er hetta ein partur av einum samlaðum lógarpakka ið inniheldur barnaverndarlógina og kringvarpslógina eisini er lógaruppskotið í tráð við stsáttmálan viðvíkjandi vernd av børnum og virksemi hjá øðrum virdum stovnum við umsorgan fyri børnum so harra formaður miðlaráðið er nokk akkurát tann stovnurin sum okur hava til at takla problemið sum miðflokkurin við hesum frálíka uppskotinum setir ljóskastaran á men miðlaráðið hevur ikki verið mannað í øllum førum síðan tvey túsund og ellivu eg havi spurt meg fyrri í avvarandi ráðið men eingin veit reiðiliga hví hetta upskotið fer nú í mentanarnevndina har eg sjálvur eisini siti og okur skulu nokk viðgera tað við vælvild og gjølla tí sum sagt eg haldi at hetta er eitt gott uppskot og tað er millum annað upplagd at kanna hví miðlaráðið dotti niður fyri og um okur kanska skulu fáa tað upp at standa aftur takk fyri takk fyri so er ein viðmerking steffan klein
poulsen ger sovælharra formaður nú nevnir erling eidesgaard at viðmerkingarnir snúgva so nógv um um tey vaksni men tað er soleiðis at í uppskotinum royna vit at lýsa avleiðingarnar av pornunýtslu og tað ger seg galdandi bæði fyri børn og vaksin og hesi børnini blíva fyrr ella seinni vaksin fólk og og tað er tað er fyri at lýsa hvørja avleiðingar hvat hvat ið er sum faktiskt roytt kemiskt hendir uppi í heilanum og og so framvegis og og hvussu hetta kann ávirka teirra lív og tað sum tað sum snýr seg um er at at at skána børnini tí tey eru púra verjuleys tað tey koma framá hetta her tað tað brennist inni minni av teimum og tey tey tey klára se at verja seg upp á sama máta sum var vaksin tí tað er ofta soleiðis at børn koma óvart framá hetta tilfarið og tí eiga vit inn at skana tey so tey heldur ikki eisini detta í og og blíva ávirkaði av hasum her og koma ígjøgnum at
ingarnar takk fyri
eru tykkum eiturskorið hjá so væl?ja takk fyri at so nú las eg viðmerkingarnar gjølla og tað snýr seg í øgiliga stóran mun um vaksin fólk tað eru trý punkt sum sum handla um hjarta heilan og heimin haldi eg tað var og tað er um um parløg og um um vaksin fólk har eru nøkur tvey reglubrot aftaná sum handla um børn tað var tað sum eg meinti við men annars eri eg eri púra samdur í at mann eigur at royna at skána børnunum fyri at síggja porno hvussu mann skal gera tað tað dugi eg ikki at siga men tað eru sikkurt tekniskar tekniskir mátar at loysa problemi uppá og eg haldi at hatta er ein upplagt uppgáva fyri fakfólk sum sum burdi manna eitt sord miðlará
takk fyri takk fyri so er ein nýggjur ráður av skránni á listanum og tann næstur ráðurin er sólvít er nólsoy
væl
takk fyri harra formaður til viðgerðar eru uppskot til samtyktar frá miðflokkinum um at verja børn ímóti pornu og øðrum ágangi á netinum trupulleikin sum miðflokkurin kemur inn á uppskotinum er áhugaverdur og relevantur hvussu okara ung verða hvussu okara ungu verða uppdrigin á netinum og hvørjum verða tey útsett fyri og hvussu kunnu vit verja tey er ein støður ella ein trupulleiki sum støðugt er har og sum mann leingi hevur leitað eftir einum svari uppá og tað merkja ikki minst tey sum hava børn í ungum aldri hvat ger tað við tey við børn og hvussu ávirka tá tær evnir at meta um til dømis veruleikan og hvat er ein vanligur hvat er vanligt hvussu mann vanliga uppførir seg hvussu mann tosa við hvønn annan og so víðari hvussu verður myndin av veruleikunum skeikla tá ið tey støðugt koma út fyri ymisum á netinum sum tey í veruleikanum ikki eiga ikki skulu ikki hava aldur til og ikki hava førleikar til at viðgera nóg væl inni í sær sjálvum hvat ger tað við børnini

tí nógv nógv verða útsett alt for tíðliga í sínum lívi ja og í eina alsamt lækkandi aldri í veruleikanum fyri nógvum á netinum sum tey ikki skuldu verið

tað sæst aftur eisini í mátanum sum ofta verður samskift saman á netinum á sosialum miðlum mann hoyrir javnan ræðusøgur um hvussu i børnogung samskifta við hvønn annan á sosialum miðlum og hvat ið tað ger at

jaat liva í størri mun á einum talgildum plastformi heldur enna brúka sína tíð saman við saman við folki

mynd av veruleikanum sum mann í grundini eigur at hava hon verður skeikla ofta og tað hevur øgiliga óhepnar fylgjir við tað verður tað góða stríðið egveitsk em n kan siga tað soleiðis tað góða stríðið sum tað er at verja børn o ung ímóti nógvum a tí sum internetiðhvura bjóðað verður ikki gjørt lættari av at børn fáa útflýggja teldur og teldlar og aðra útgerð í skúlanum í einum øgiliga ungum aldri men eg skilji samstundis at tað er eitt tvíeggjarsvør tí at samstundis má mann taka ta uppgávuna upp á seg at læra børn ung at brúka hesa útgerðina tí tey sleppa iki undan henni vit hava í grundini paserað alt okkara arbeiðslív upp á útgerð sum teldar og teldur og annað so tað at læra børnini at brúka tað rætt er ein uppgáva men tað kemur so eisini við nøkrum fylgjum sum ofta er tað at á netinum er nógv sum mann ikki hevur kontrol á hvat tað verður útsett sum uppskotið sigur so er tað fyrst og fremst uppgávan og ábyrgdin hjá foreldrunum at verja síni børn tað er tað sjálvandi tað er fyrst og fremst heima at samrøðan við barnið skal fara fram og mørkini setast men barnið eru eisini nógvar tímar um dagin heimanífrá og serliga í skúlanum og tí krevst eisini ein samstarv millum familjur og skúlan og út frá okara uppliving sum foreldrabørn í skúlaaldri eta ein uppgáva sum skúlin og til dømis ssb tak í álvara og vit hava so eisini satt styrkin í tí at foreldur tosa saman um trupulleikar sum kunnu stinga seg upp í tí talgilda samskiftinum sum ofta fer fram millum so tað stutta atlanga er hvat kann gerast fyri at verja børnuung ímóti ímóti hesum trupulleikanum sum eisini vevur víst í uppskotinum so ger sítt besta og í í í fraklandi fær so í septembur at koma á krav um at prógva sín samnleika tá skal inn ávísar síður á netinum sumverða mettur at vera skaðiligar og sama kjakið eisini byrja í bretlandi og sum eg eisini ávísum statum í usa um at fara saman veg at verja børn ímóti tilfarinum men og orsøkin til at hetta bleiv gjørt í fraklandi var sum eg skilji ein stór kanning sum bleiv gjørd um hvat børn upplívdu á netinum og úrslitið tá ið tað fyrilá varð ræðandi

tá teð vísti hjá børn og ung niður í heilt ungan aldur vórðu útsett fyri nógvum sum tey á ongan hátt høvdu aldur til vit hava ikki gjørt eina líknan kanning í føroyum kanska vit áttu kanska eavita áttu at gjørt okara til fyri at vita hvuss tað stendur til her heima hvat er tekniskt møguligt at gera skal eg ikki geva meg klókkan uppá nog hava hoyrt ein ktfrøðing er í tinginum sig hstar meining og hoyrdu eini í útvarpinum í gjár eisini og sum helgi abransen var inni á so er spurningurin settur fyrr og tað eg vísti á at tekniskt er ótrúliga trupult at gera nakað sum loysir hetta forða fyri tí tað tað vísir seg at í tíðini so er altíð án veður rundanum tað kunnu vit so sjálvandi spyrja meir um í í nevndini hvar ber til um nakað tað sum tó ber til er sum eg hav inni á er samrøðan við barnið um hvat er rætt hvat er skeivt um normar at royna at lata barnið so væl í sum gjørligt at tosa við børn og forklára børnum og ungum hvat er ein hvat er í tráð við veruleikan so vantanirnar hjá barninum til heimin eisini er í tráð við veruleikan eg skilji væl tað sum erhard joensen til dømis segði vat slagið er tapt tað kann til tíðir tykjast tað kensluna situr mann onkuntíð við tá ið mann eigurbørn í aldrinum sum eru byrjaði og onkur hevur verið í nøkur ár og onnur eru byrjaði upp á ati ferðast á netinum so kann slagið til tíðir tykjast at verða tapt tað er tað kanska ein ávísan mun men tað sum ber til hjá foreldrunum tað er so frægt sum mann kann at siga barnið frá hvat ið hvat ið er vanligt hvat er normalt og hvat eg ikki er og lata tað í sum væl sum gjørligt tað ber í øllum førum væl til nú hevur verið tosað um nógv um ella komið inn á sær teknisku loysnirnar sum miðmiðflokkurin eisinileggur upp til kunnu gerast at har eru øgiliga torførar men ein annað í uppskotunum hjá miðflokknum er at gera ein almennan politikk sum kann hjálpa foreldrum og vegleiða foreldur og annað g tann parturin skuldi øll førin vera nokk so líka til at eghavi fingið semji um tað ivist ikki í so men hetta uppskotið fer so í mentanarnevndina og har fer tað sjálvandi at fáa eina góða viðgerð takk fyri takk fyri so far víðari á listanum tann næsta at hava orðið er steffan klein poulsen ger so væl
tíðirnar tær tær broytast øhog ikki minst hevur tøknin útviklað seg øgiliga

ja tøkni er gjørt tað at mann fær nógv betri atgongd til alt millum himmaljørð fara heilt aftur til ja eg veit ikki hvussu langt aftur altso fleiri fleiri túsund ár aftur so hevur mann sikkurt havt poronografiskt tilfar í onkrum formi summar keldur siga at at í grikkalandi vórðu vórð verð krukkur við portografskum tilfari gjøgnum tín hava uttan iva verið tekningar og skulturar av ymiskum slag so kemur myndatóli fyrri ella seinni og vit fáa fotografi altso ja fotografiskar myndir og til endans blíva hesar myndirnar livandi og vit kundi fara út í biografin at síggja ein film som so kemur sjónvarpið inn í heimi tú kemur uppupp aftur nærri uppá og til seinast kemur internetið sum faktiskt liggur í hvørjum einstøkum lumma meir ella minni og hetta vísir bara hvussu atgongdin til bæði gott og ringt er øgt munandi so atgongdin til í hesum førinum pornografi hevur ongantíð verið so góð sum hon er í dag so hesumát hugsa um sjálvt tilfarið h so er tað eisini blivið grovari samstundis í trýssunum og og og har á leið so kanska pornebløð vóru tað mest vanliga sjálvt um viti og annað vænt upp á seg og so eru tað summi bløð sum sum playboy og onkur nevnir raport hat raport var tað akkurt um tað tað mest grovað tilfari sum mann kundi fáa faturð á í føroyum øllu førum í blaðformi og og tað kemur í dag undir sera milt pornografiskt tilfar altso tað tað verður bólkt undir softporm so komið jú v os og og dvid og annað og nú tá i internetið er komið so er tað blivið tað bliv so vesuelt tað r blivu so grovt og hendan vinnan helda branskjan og kappast onkursvegna um hvør kann altso fáa mest fatt í í í brúkaranum altso við at tað blíivu ógvusligari við at tað blívur bara meir og meir absurd altso so tað sum er hard korporn er virkuligani virkuligani óbejaðiligt upp á nógvar mátar so so tey sum hava ja liva eitt langt lív tey mugu fáa hesi her bløðini úti av høvdinum tí at tað er ikki veruleikin í dag hesi bløðini er altso hevði tað bara verið bløðini enn ja so so stóð rættiliga væl til tí tað er so milt sum tað kann vera næstan í mun til tað sum finst á netinum og fara vit aftur til nítjan hundrað og tveyogfýrs og havi nevnt hesar søguna nakrar ferð fyrr so legði toirdur niclasen eitt uppskot fram uppskot til samtyktar upp á sama hátt sum her har man heitti á løgtingið um at at heita á fútan um á faktiskt ella løgtingið áligur landsstýrinum beinanvegin at heita á fútan um at røkja sína skyldu í samband við galdandi porografilóg í føroyum var tað uppskotið snúði seg um tí at mann helt ikki at fútin roykti sína skyldu at politiið var blivið forliðarligt við teimum bløðunum sum lógu framm í handlinum tay vóru forsjónlig fyri fyri børnini og og tað endaði so við at tey bleiv fjernaði ella onkur annars segði at tey fóru aftur um diskin og og spurningurin er hvussu vit nú á nýggjum kunnu fáa hetta óhóskandi tilfarið sum liggur á netinum aftur um diskin hvussu hvussu kunnu vit skána okkara børn

øog og so er tað spurningurin hví skulu vit ivirhøvur gera nakað øog onkur hevur longu verið inni á tí sum vit skriva í í hesum uppskotinum og um avleiðingar sum sum vit hava bólkað í í tey trý háini sum eg er nemliga inspurerað av feiti núdrókk heilin hjartað og heimurin og og erling eidsgaad vísti á at at her skrivar mann um parløg og og annað so htað snýr seg um vaksin fólk altso hetta eru nakrar av avleikunum sum vit lýsa heilt stutt altso tá tað kemur til heilan so so snýr tað seg kanska fyrst ogfremst um um bundinskap altsotað verður útloyst dopamin tá ið tú hyggur eftir poronografiskum tilfari í heilagnum og og tað kann følast øgiliga gott og sum so gott ljóð til si men heilin blívur tollerantur við tíðini og og so eg skallærar eftirr og tað kann taka fullstendi yvir tað kann okkurt sum heiðkjakaheilan ja og so tá tað kemur til hjarta altso so so skriva e tað um um relatiónir at mann fær eina skeiva mynd av seks ogog tað kemur at ávirka framtíðarrelatiónir serliga tær tættastu við makan sum skal helst vera intim og mann kemur eisini bara soleiðis at isolera seg frá felagsskapnum og tað heta her við isolatión trúgvi eg ger seg galdandi bæði fyri børn og vaksin at at summi kanska stríðast við eina skomm tey vilja koma burtur úr hesum men tey skammast so nógv við ettar at at tey isolera seg tí tí tað er bundin og og og og hetta oyðileggudegi og tá tað kemur til hesa branskjuna altso tað síðsta háið heimurin so er hetta virkiliga ein óhugnaliga branskja ja og og trælahald og og og kwid sum erling eidesgaard nevndi er ólógligt og hevur verið ólógligt í langa tíð men akkurát hendan branskjan er altso uella akkurát hetta trælahaldið er faktisteitt rættiliga lukrativt trælahald tú fært so ræðiliga nógv meira pengar burtur úr seks trælum enn trælir sum arbeiða einum einum kolanammi ella hvat tað skal vera og tí er tað so nógv fólk sum sum verða misbrúkt í hesari branskjuni og og tann sum tann sum hyggur altso hann blívur ikki minst bundin og og tað blívur hensær óndir spiralur hasin eftirspurningurin bundinskapurin heldur lív í einari branskju sum knúsar nógv menniskju so fullstendilga oyði leggur tey í hinum endanum eisini tað r tann sum hyggur og tað er tann sum er við el at framleiða tað um um at gera tað fríviligt ella ófríviligt sum sekslaða so so er tað nógv menniskju sum verða oyðilagd í hesum her og ogaltsohesar kanningarnar eru ikki bara altso tær eru per ogrivi út altso tær eru farnar ígjøgnum nalar eygað altso mann hevur mann hevur virkligan sett tær kritisku spurningarnar til tær og brúkt tær røttu metodurnar tá ið mann hevur gjørt hesar kanningarnar og og tað er øgiliga áhugavert hjá hjá nevndini eisinihava fingið føroyingar inn sum eg veit at að eru føroyingar sum eisini hava granskin ví hesum her og og kunna kunna lýsta hett er kanska upp aftur nærri og fyri at koma heilt skjótt skjótt inn á nýtsluna ja so er tað mann sigur at í usa er tað ein út av trimum sum hyggur relregluliga eftir pornum og tá er tað fóralt so stórur partur sum hyggur dagliga so upphaftrstórir partur sum hygur vikuliga og og so er tað kanska nøkur sum siga seg hyggja eina ferð til tvær ferðir um mánaðin og sum mann koyrir øll hesi saman so er tað ein triðingur av amerikanaraum sum hyggja regluligan og tað eru eingir dreingir tað er tað er vaksnir menn tað er kvinnur tað er so at siga allir samfelagsborgarar og vit vit hava eingin tøl í føroyum upp á akkurát hetta her men har mugu bara undirstrika at vit brúka internetið minst líka nógv sum sum fólk altso kanska man kan siga at vit eri eitt av tí landinum sum hevur best atgongd til internet altso internet er í hvørjum króki f4ra g spráir seg um um alt landið um nýtslan er rættiliga høg í føroyum tá tað kemur til internet tað kundi verið t vit eru toppskorarar men men tað tað kann eg ikki bara siga soleiðis við við sí men men vit brúka internetið minst líka nógv og so kann mann seta spurningin hví eru vit eitt undantak tá ið tað kemur til nýtslu av pornografi øhogherfyri altso tann tann trettanda mars tað var eitt innslag í í kringvarpinum um at kynsligur ágangur er vaksandi og í tí sambandi bleiv eisini nevnt at at sær komu oftar politiið kemur oftai fram á barnapornu og barnapornum kann mann siga eri jú brann ólógligt og tí er tað nakað sum verður egistrerað fyri tað minsta ø og og so kan mann spyrja um um um hesin er ágangurin og og nýtslandaporografi ikki í fleiri førum hongur saman tað kundi jú verið at at onkur øgiliga ósosialur persónur fyri gyglað sær at at hetta er veruleikin tað sum hann sær í veruleikanum ella særa orsakað á internetinum og og síðani faktikt fer at fremja hendan atburðin úti í samfelagnum ø so er tað tær teknisku loysnir harra formaður og tað er soleiðis at tað herður nógv sagt og eg havi nógv upp á hjarta um akkurát hetta her so eg komi at taka orðið aftur

sesa heilt stutt so so vísa tølini at at børnini eru øgiliga ung tá tey koma framá etta her tey koma ofta óvart framáta tí snýr tað seg um at at skána tey og tá ið eg taki orðið aftur so komi eg at viðgera hendan her tekniska partin eitt lítið

hanna jensen ger so væl takk fyri tey formaður ja eg skal hjá tú rósa fyrstu stefan klein poulsen fyri hansara dirvi at tosa um hetta evnið tað er ikki so lættans evni at velja sær eg fari at taka í tann eina táttin sum er hetta her trælahaldið at tað eru stóran mun tey tey sum eru partur av tilfarinum eru ofta kúgað á onkran hátt og vit síggja í nógvum londum í vesturheiminum at at tað eru ofta fólk sum flyta til landið kanska við menniskjasmuglarum ella onkrum felagsskapum lova teimum gullugrena skógur nýtt arbeiði í vesturheiminum og at tey koma heilt ótrúligt illa fyri og hava einki netverk og bara fyri at tosa um kanska okkurt sum stefan klein poulsen kennir til so er tað jú fólk sum fara út á út sum trúboðarar og tað eru ikki so fáir trúboðar sum arbeiða í býum sum og teirra størsta arbeiði er at bjarga børnum og kvinnum burtur úr einum slíkum trælahaldi sum hevur akkurát hetta her evni bara ein viðmerking
takk fyri so er stefan klein
io væl ja tað er ja til tað fyrsta orsøkin til at er taki ett evni upp er tað at eg haldi tað er øgiliga umráðandi at vit fyrstu síggja at hetta er ein samfelagstrupulleiki og gera nakað við tað og hetta her við við trælahaldinum mann mann kann skjótt hugsa sær at áh hetta gongur fyri seg í afrika ella í í onkrum triðjalondum men men akkurát hetta hvið sekslaðum stað ger seg minst líka nógv galdandi her í vesturheiminum í europa sum er blivin ei so opin marknaður faktiskt at at treylarar og annað kunnu koyra øgiliga frítt runt vvið fólki og og ja og tað er púra rætt tað eru tað er nógvirtrúboðarir og og og felagsskapur av ymsum slag sum royna at røkka út til hesi menniskjuni og faktiskt fáa tey burturúr hesum trælahaldinum og tí at neyðin er er stór neyðin er stór á hesum økinum og og tað er nógv fólk sum sum blíva misbrúkt sum koma aðrastaðni frá inni íir
inn í vesturheimin eisini ja takk fyri so er ein viðmerking frá ærlingi eiturstøðu
skorið ger so væl ja takk fyri enn einaferð so nú lurtaði eg eftir taluni hjá stefanum kleini poulsen tað snýr seg øgiliga nógv um vaksin fólk og eg haldi at at uppskotið er frálíkt tí tað tað handlar um at verja børn ímóti pornu og øðrum ágangi eg haldi at tað er eitt veldigt endamál og eg haldi at hálvda fingurandi langt vekk frá hvat vaksin fólk gera og tey tingini sum stefan kleint poulsen nevnir við trælahaldi og ringum arbeiðstovnum og so víðari tað eru nøkur ting sum mann regulerar aðrastaðni men men hetta her hennan her glíðibreytum sum okur er inni á við at nú skal mann til at sensurera vaksin fólk tí tí talan handlar í øgiliga stóran mun um vaksin fólk takk fyri
takk fyri
stefan klein poulsen ger so væl ja kanska eg byrji at skilja eitt lítið sindur betur hvar erling eidsgard er men eg haldi hann kanska fæstir í so nógv í akkurát tað eg it royna bara at lýsa generelt avleiðingarnar av hesum her sum gera seg bæði galdandi fyri fyri børn og vaksin altso øll menniskju øll menniskjum sum fa at hyggja eftir porografiskum tilfari fara meir ella minni ígjøgnum tí somu kemisku tilgongdina altso uppi á heilagum a øog ja tá vit lýsa hesa branskjuna tað tað er tað er rætt tað snýr seg um vaksin fólk og tað er ikki nakað sum vit bara at fáa lóggivið fyri fyri her altso eg veit ella eg veit eg dugi ikki at siga um um um seks trælahald ger hvussu hvussu hvussu tað ger seg galdandi í føroyum og tað er hel ikki tað sum hetta uppskotið snýr seg um men hom bara staðfesta at tað er ein avleiðing av av pornu branskjuni men uppskotið her snýr seg stutt og greitt um at vit skulu verja børnini og skana tey fyri at koma framá hetta ó
nærisliga tilfarið takk fyri so er tað næsta røður á listanum áh sjokku
tomsen ger su vælja takfyri hara formaður eg komi í áðni at siga at eg eri tilvildarliga ktfrøðingur og tveir tinglimur mintu meg á at mann veður ikki tilvildarligar ktfrøðingur tað kostar nógv hagstríð og nógv ár á lívinum men eg eri kátfrøðingur og arbeitt nógvar sum kátfrøðingur og og tí veit eg eitt sindur um internet og sum eg segði í áðni og internetið er gjørt tað er simpulten gjørt til at standa ímóti øllum tað er gjørt til at standa ímóti einum atomkríggi soleiðis at mann ferk samskift um tað skuldi hent tí mann mentta sjálvandi undir kalda krígnum og tað er ikki bara káplar og og og signala ímillum og í dag kann mann siga tað er líkaso nógv galdandi fyri fyrr e ta innihaldið sum er úti á internetinum so mann finnur altíð vegur at ta flyta innihaldið uttan um tey forðingar mann og einas skudi funið uppá men mann kann gera forðingar um ikki annað so virka tærja eina løtu um ikki annað men tð tað týdningarmiklað av soonum forðingum tað er tað at tað eru so tætt upp á brúkaran sum møguligt tað nyttar ikki okur t siga attað skal vera altso hvat alt samband vi heimin allan heimin í føroyum tí so gongur tit túr øll men visti mann til dømis sum ein kátfrøðing tosameg í í útvarpinu í gjár at mann ger forðingar heima til dømis á netinum hjá hjá einum sjálvum heima so kann mann forða atgongdina hjá teimum allarmynstu sum ikki duga at sleppa utanum onkura hesin forðingunum tá ið børnini kanska blíva eldri ot fáa fartelefoninið sjálvir so fari eg útum og so havi teg atgongd til alt uttanum tað fyltu tú eina ferðat seta á so tað er ein partur av tí annars haldi g gøll samd um at henta hett e ein rotin branskja tað eraltso allir allir veikleikar íni hava verið lýsar her so tað pljóði ek at koma niðri iná men annars so nú ar d skiterað alt frá bambiu alla møguligastaðni og eg havi eisini tt sitat og tað er ein gruchumarg sum var ein av av marksbrúunum suma gjørdi skemtifilmar fyri hundrað árum síðan grugkimar
múnn segði ig æat eg haldi sekso komur fyri at vera taðtað alti ki tíni vís men ja so að eitt annað er tað at mann plagar eisini ofta at siga tá ið kjakið kanska blívur eitt sindur lágt so sprðjar man eg r eingin vaksin í rúminum eg haldi trupulleikin inni her er at her er bara her eru bara vaksin sum tosa út frá teirra foreldra ellavaksna leikluti og tað er tað havi eg full forstáist fyri og tað geri eg eisini men tað er til dømis ein orsøk til at ein sending í útvarpinum sum til dømis gentuvesi er so bopuler tí har hevur mann ungdómar sum tosa frítt frá livruni um tey tingini sum tey nú eina ferð hugsað um og og ja verða raktav til dagligt og tað er munur á einum átta til tólvara gomlum barni og einum fimtan ára gomlum ungdómi og tá ið eini tá ið ein fjórðingur av okra ungu dreingjum siga at atbesta keldan til at læra um seks er porno hví sga hví spyrji okusu ikki okum sjálvur hví hví er tað at tey halda tað kann tað vera tí at tey ikki fáa nakra aðra kunning tað er einki annað hava samanbera við tí haldi at okur slað um ikki gloyma tann partin at sólut nólsø og onnur hava eisini verið inni á tí aokur vun han læra børnini um tað tí annars fara tey at finna tilfarið sjálvi og so enda tey kanska ja við at hyggjaeti porrinum kanska ogøh tá ið g kul royna loyna royna at læra ongar dreingir serliga at mann ikkiskal koyra for skjótt teir hava kanska onkuntíð tdesilat koyra skjótt tá i teir fára at koyrir koyrt oyggjarum gamlur so hava okur funnið út av at tað riggar at vísa teimum fylgjurnar av at koyra for skjótt og tað sama er eisini muu í stóran mun galdandi fyri vaksin við við til dømis rúsdrekkakoyring at okur okur minna hvønn annan á at hvat fylgjurnar eru av tí sum okur gera men tá tað kemur til ungdóm og og og porna í hesum førinum so skulukur húskja tað niður ikki tosa um tað so riskera okur at tey gera akkurát tað sum okur ikki ynskja tí sakni eg ett sindur tann partin atja sum onnur hava veri inn á at okur tosað meira um hvussu kunningur læris børnini um at hatta er ikki í veruleikin hatta er ikki nakað um at gera og fylgirnar kunna vera forferdiligar og so vísar tann kanska einar eitt sindur itt sindur beinari kós tað var tað eg vildi siga harra formaður takk fyritakk fyri sor onkur viðmerking elsbett mersedis gun
bleysdóftur ger so væl a tað sum eg haldi vera so løgið vist mann hugsar aftureftir ikki so ræðuliga langt eg meini síðst í hálvfjerðs fyrstu fýrs umtaðn fyrsta hattað bleiv forboðið móti barnaporni í danmark eg hugsaðu mær at lisaver í jølenspostinum átjandal sjendda tjúgutjúgu viðformannsloyvi
ger s væl ja her stendur í í ellivu ár var danmark heliverd av spørnuporrinum mekka vágforgrep ingenin i nítjan hundrað og hálvfjerðs enni fosyna danmark heliverda petefilo meg børnuporrinum fór her í jemmu vardi lógligt førndperterfri foreldri til at eksperimenterimeteraðspørn og vist mann sagdi frá váðrenn mann nsnerpi og eg hugsi meira um hvussu gott tað er at vit komið so langt sum vit eru altso tann rætta vegin tá alt kemur til alt at hermansigur eru vit øll samd um at vit skulu gera alt hvat vit kunnu fyri at fyribyrgja barnaporinu fyri at fyribyrgja at nakar sær hesi børnini skulu takk fyri so er tað hansjaku thomsen
gersvæja eg eri fullkomiliga samdur eg haldi trupulleikin eri kanska meira at tað at har tað er ein marknaður har verður eisini ein livoransa ogog tað er kanska meira vaksin sum av øllum møguligum slag sum eftirlýsa alt møguligt slag av pornum men men tað var kanska ringt at seppa uttanum so so eg haldi við sukur halda okum til børnini at okur verða at verja tey upp á onkran máta og og onkuntíð er tað bara upplýsa tey sum kanska er tann besta verjan tá iy annað e ikki so møguligt
takk fyri takk fyri so er tað steffan klein poulsen
ger so vælja harra formaður nú er tað nakrir ktserfrøðingar sum hava úttalað seg bæði inni í tingsalinum og í kringvarpinum og ja eg eri ikki sjálvur ekspert økinum men men tað kann tykjast øgiliga pesimistiskt serliga tá tað kemur til til eina generella loysn altso er tað virkligani einki vit kunnu seta í verk fyri at hava ein verjung av onkrum slag eg hugsi til dømis um eg veit ikki hvussu góðir tann paralellurin er men altso tað tað floyma nógv rúsevni inn í okkara land og vit hava jú eitt tolleftirlit vit hava i royna jú t hava ein verjugarð men allíkavæl floyma ta inn í okkara land skuldu vit bara sagt ókey tað tað riggar ikki her er eingi nóg góð teknisk loysn vit vit lata bara vit lata bara liggja oh jú eg trúgvi at vit skulu brúka foreldrini og og o og alt tað ogteirra leiklut og jstuðla teimum men eg hugsi at samstundis eiga vit at koyra einum øðrum spori har myndugleikarnir seta ein verjugarð av
onkrum slag takk fyri ansjak thomsen ger
øh sjálvandi tað ber í ein ávísan mun til at gera forðingar tøkniligar forðingar og tað haldi eg eisini mann skal halda fast við men onkrastaðni er eitt mark fyri hvussu nógv orku mann kann brúka og hvussu nógv úrslit mann fer burturúr tí so tí haldi eg at mann skal gera eitt sindur av boðum so tað viktigasta er at at ja at tú hevur hugsa um um báðar síðurnar
takk fyri so er næstur á røða á listanum er erhardi joensen ger so væl
eg haldi at síðsti undanfarni røðari hansjaku homsen lýst tað nokk so væl tað er øgiliga lítið mann kann gera fyri at steðga tí og eg eri púra samdur eg segði eina viðmerking í áðni tá ið johannes joensen hevði orðið at eg meinti at slagið varð tapt og eg haldi statusvekk at tð er ikki bara slagið sum hevur tapt okur hava langs at tapt kríggið eisini tað sum er tað sum er so forferdiligt við akkurát hesum her trupulleikanum tað er tað at okur hava okur hava hetta her netið sum øll hava atgongd til og vissi okur taka ein vinkul á ta tíðina sum okur liva í í dag okur vita tað út frá teimum hagtølum sum okur hava okur hava ongantíð í søguni hjá hesum landinum havt eina so langa kø av børn og ungum úti á sooguratska depinum ongantíð sjálvt um okur seta seta inn seta resursur inn upp á at fáa at fáa hjálpt hesum her ungu og børnunum so leingis køin tað vil siga a tað er eitt ella annað galið

altso við við við tí mátanum okur liva upp á og dag í dag visti tú tekur børn so hava tey nakrar nakrar basiskfunktiónir og soso hava tey nakrar sum mann kalla fyri eeksekotivaritað er tað er tað er ein máti sum jernin hjá okum útviklast uppá og okur vita tað at tann tar eksekotivu funktiónirnar útviklast upp til okur eru umleið síðstu tjúgunum men tað útvikla serliga nógv meðan okur eru eru børn og jú meira av lorti okur fáa í høvdið jú verri og truplari blívur tað jú meira jú størri trupulleikar fáa okur av okra børnumu ungu sum simpultenn koma útviklast upp á ein máta sum er óhensiksmessiur og netið er ein stórur partur av tí tí eitt tað fyrsta sum børn í dag fáa í hendurnar tað er ein fartelefon og tá ið tey hava fingið hana so er allur heimurin opin fyri teimum og tey duga ófatiliga væl tey duga ófatiliga væl altso tey duga so nógv betur enn okur okur sum kanska ikki fingu eina fartelefon tá ið okur vórðu fimm seks sjey ára gomul altso tey eru ekspertar longu tá ið tey eru kanska átta níggju tíggju ára gomul og tey hava atgongd til alt og tað er ein mesera og tá eig sigast at kríggið er tapt so meini eg virkuliga at kríggið er tapt altso okur sum hansjaku thomsen sigur okur kunnu prøva at avmarka við nøkrur tekniskum loysnum men hesin ídnaðurin er bara so sterkur at hann finnur vegi trýstur um á upp á øgiliga stutta tíð og sjálvandi kunnu okur brúka nakað av orku upp á aftar men óansara hvussu nógv akkurát sum við rúsevnunum so finna tær aðrar vegir ogu kunnu gott seta tríggjar fýra fimm tollarar afturat hundrað prosent sikkurt nøgdin av rúsevnum í føroyum hon kemur at vaksa tí hetta er ein ídnaður sum finnur aðrar vegir tá tað er ein marknaður so er tað eisini eitt útboð

eg trúgvi og kunnu gera nøkur ting fyri at at begrensa skaðan hjá børnum millum annað tað at okur forbjóða fartelefonina í skúlum í miðnámsskúla at okur læo sostatt læra okra børn og ungu at tað ber altso til ikki at hava eina fartelefon í átta tímar tað kunnu okur prøva tað er hvussur ein máti at seta hol upp á tað

og eg sá við las við fornoyilsi nú ein dagin um at

danmark másias tsfi yvirverjaði alvorligani at taka tann digitala partin út aftur úr undirvísingini áí skúlum sum eina roynd sum eina roynd taðvil siga allastaðni hvar tú kundi lata vera við at brúka teknikk í undirvísingini skuldi tú fara aftur til bøkurnar og hví ger hann tað hann ger tað væl tí hann sær tað at her er her er spinnandi galið hann hevði ikki gjørt tað við si alt var luttari í dúll og alt var fantastiskt sog tað bara bara vórðið vórðið vórðið

so lat okkum prøva atat at hálata øð altso hálatað niður á
ein støði hvat hvat kunnu okur gera og hvat kunnu okur ikki gera soleiðis at tykur ikki fara at brúka eina rúgvua tíð upp á ja dreymar um hvussu okur kunnu broyta ting sum okur ikki kunnu broyta so var tíðin farin takk fyri sær viðmerking
gunasdóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður ø nú hevði røðarin ein aðra røðu fyri lítlari løtu síðani um hetta her tá mann verður heima og passað barninum og helt eg sjálv at hann kom við nógvum góðum vinklum og tað kann kanska síggja lso lísindur kanska itt sindur for leingilsi av hesum her at teð foreldrini hava man sigur eina stóra uppgávu at fyribyrgja at børnini fáa lætta atgongd til pornon til dømis kunn man snakka um fartelefonir pjóst mann ha børnini hava fartelefonirnar við í songina altso auds sumeg lesi í her beint at tey vilganna hyggja atir pornu tá eftir átta altso eg haldi ikki kríggið er tapt eg ætli mær at berjast eg ætli mær at kríggjast inntil egav vunnitakkfyri

sger s væl takk fyri hara formaður takk fyri viðmerkingina elsbet mersedis gunlegsdóttur ja tað kann gott vera at at elsbet mersedes ikki heldur at at kríggið er tagt men hvussu má sleppar uttan um tað at børn í dag ikki bara børn ung okur øll somul ganga við allar øllum heiminum í lummanum tað veit eg ikki og so leingi okur hava tað so dugi eg ikki at síggja hvussu ið okur kunna gera hesar her avmarkingarnar uttan upp á tann mátan sum sum sum eg havi sagt einir tvær ferðirnar nú at at simpultenn hava forboð forboð fyri at hava hava telefonir í serliga í barnagørðum men samniliga eisini í skúlanum kanska eisini í minámsskúlanum tí at so hava okur ið hvussu so er avmarkað so hava okur hvussu so er lært fólk at tú kann alt so liva fyri uttan eina telefon í nakrar tímar í senn annan máta trúgvi eg ikki okur kunnu upplýsa og upplýsa og upplýsa og upplýsa men
tað gera okur á so nógvum økjum og tað hjálpir ikkija takk fyri
einstjarkur thomsen ger sovn ja takk fyri at vera formaður eg haldi at eg nevndi ikki í áðni at í uppskotini stendur at mann kann mann kann seta ongar forðingar og forlanga samleikaprógv til dømis hevur mann eitt síðuna í dag mann skal ella vátta mann er átjan ár og sjálvt um tað ikki beinleiðis hevur nøkur effekt so so gera náttari síðuna í dag men tað er so ikki galdandi fyri tað eru ikki vinnuligu síðurnar sum ikki eru skrásettar í tí til vildarliga landinum mann kanska er staddur í og so tað sum eg hugsi tað er kanska meira at mann roynir at finna tøkniligar forðingar fyri at sleppa undan at tosa um elefantin í rúminum

erhard joensen ger so væl takk fyrihara formaður nú fekk ikki ordiliga við hvør elefantiska grúmunin er men ja porno akkurát men sum sagt so leingi okur ganga við sum segði maðurin pornon í lummanum so so er tað til gongiligt og so leingi tað er so so dugi eg ikki eg dugi ikki upp á nakran máta at síggja hvussu mann kann forða tí uttan at mann kann forða tí í periodir hvar mann sigur við okara børn og ungu at har og har har sleppa tykur altso sletti eg at brúka hetta her tú so hevur mann í hvussu hur so beginnur mann kanska at kunna venja tey av við at skula ganga við sær telefonini í tjúgu út av fýraogtjúgu tímum og dúgni so tað er veruleikin væl í dag at nógv av teimum hava hana til gongiliga tjúgu tímar um dúmni
takk fyri at fáa mær takk fyri so er tað stefan
lein poulsen ger so væl hara formaður núnevnir røðaran at at kríggið er tapt og ja tað kann virka øgiligaaltso møtleyst at fara í holt við hett her men eg haldi tað snýr seg um at vit vit eiga at skána so nógv børn sum møguligt ja nógv og kanska tey allarflestu fera koma fram á hetta her fyrr ella seinni ókey kunnu vit syrgja fyri at tað eru so gomul sum møguligt og tað eru so fá sum møguligt sum koma framá hetta óhóskandi tilfari sum vit eisini nevna í viðmerkingunum so kann mann siga at vit koyra eitt eksperiment sum ongantíð hevur roynt áður við at fólk fáa fulla atgongd til ja nógv góð ting men eisini allan møguligan lort eitt nú pornu og og g eg vil geva røðarin rætt íð at vit síggja nógvar avleiðingar í dag tað kansn síggja út sum vit hava tædt men aftur har tað snýr seg um at at skána sum
nógv sum møguligt takk fyri so er tað erhard joensen
gersu væl ja takfyrihara formaður takk fyri viðmerkingina stefan klein polsen okur eru púra samdur um um endamálið at skála børn og ung fyri so nógv av hasum her lortinum sum møguligt ha trupulleikin er bara ggi eg sígi ikki hvussu mann hvussu mann hvussu mann altso tekniskt kann gera tað tí at tað er tað er tað er so tað er so trupult at gera tað tekniskt og tað fer at krevja so ómetaliga stórar orku tí tann mótparturin sum liggur og leggur tað út hann er so óhugnaliga sterkur hann finnur altíð mátar at fáa sín boðskap fram oog hetta er jú ein so kstórur ídnaður ella ídnaður sum er upp á nógvar nógvar milliardir dollarar og teir skulu nokk syrgja fyri at fáa hann út til altso til gongiligan til til allan heimin tað er tann partin sum eg ikki dugi at síggja hvussu mann kann hvussu mann kannavmarka men eg síggi nakrar møguleikar í hvussu okur kunna byrja at verja okara børn og ungu við simpultenn forboðin taðtað er altso tað tað er forboðið
at selja rúsdrekka til børn undir átjan ár takk fyri tí tíni far soleiðis viðmerki eftir tað er ligvið
csigaard ger sovæl ja takk fyri ø nú sigur erhard jacobsen orsaka erhard joensen at slagið er tapt eg haldi athan er eit sindur pensimistiskur altso okur hava til dømis rúsdrekka sum eru eitt eitt eitt eitt nokk so góð paralellur til pornur kanska har hava okur eina rúsdrekkasølu sum syrgir fyri at okur hava eitt forbrúk sum eru sjey litrar per íbúgva um árið danir hava til dømis tólv teir hava fríari fríari atkomi til taog russarar hava tjúgu litrar um árið so tað eg trúgvi ikki slagi eg tapt og so eitt annað tað er tað t mann at mann sigur at fartelefonin er tann sum gera sum er líkasum tann stóri syndarin eg haldi tað er at taka íríman til altso eg brúki fartelefonina til at tosa við børnini hjá imær sum búgva uttanlanda og og mann lesur tíðindur og og visi mann mann tekur pulsin mana vigeraður fartelefonin visti man dettu so ringir hon eitt ei tvey har eru ekstremt nógv góð ting tað geldur upp á onkran máta tað ræður um at fáa fáa at sortera tað ringa frá tað er tað sum okur skula konsirtreragun um haldi eg takk fyri
takk fyri so er tað erari joens
sen ger so væ takk fyri harar formaður ja sjálvandi er tað nógv góð ting við eina fartelefon sum tú tú kanst ringja við henni tú kansti tú kanst kriva o tú kanst fáa tí meglinn o alt alt hetta er alt tað góða ttað vita okur alt alt um ha problemið er bara at netið í dag er so fult av øllum tí sum er so elendigt og sum e so niðurbrótandi og sum e so demoraliserandi okur síggja okur kunnu bara fara út á sigrialska depilin og spyrja og eg minnist gott tá ð ið ið ein dagin í eg meini ta varðá trivnaðarnevndini so so bleiv tað spurt um hvat er tann tað var millum annað ndinsogiatarin sum var í í hoyring tann dagin og o tað bleiv tað bleiv spurt um hvat er tann einstaka orsøkin til at børn og ung stríðast so nógv við við sálina og eg minnist so gott svari hjá hjá leiðandi yvirlæknan eg skann siga tað við einum orði segði hon skermtíð tað var tað sum hon segði tað er høvuðsorsøkin til
lat børn og ung í dag stríðast so nógv sum tey gera og eg eri slett ikki iva um at hon hevur rætt eg eri bara bangin fyri at hon fer forrætt takk fyri takk fyri so er tað næsti at røða djóni nólsoyvansen ger so væl
ja hetta her sanniliga eitt áhugavert evni og ikki minni álvarsligt evni og vit í hesum kjakinum higartil so hava vit ferðast bæði frá tí púra vónleysa har einki har løpið er koyrt og einki ber til og til eisini at vit skylda okkara børnum at royna so vit vit vit fevna øgiliga víða í hesum her og og tað ger tað at summi koma við loysnum

tosa um upplýsing og at tosa við okkara børn og so framvegis og so framvegis so tað eru nógv góð uppskot nógvar góðar loysnir upp á hvussu vit eiga hantera hetta her og hetta er eittalnstað sum onkur eisini hevur verið frammi ata er komið fyri at vera og hvussu fyri halda vit okkum sum samfelag til tað og hvussu nógv skal samfelagið blanda seg tí tað er eisini eittáhugavert kjak í foreldraleikluturin í dag og hvar seta vit mørkini og so framvegis og so framvegis øtí at vit síggja eisini tað atbørnini teyu taka ofta lksmsi siga tað upp á seg sum sum foreldrini leggja fyri dagin so tað er líka so nógv at mann sigur at vit skulu læra børnini so eru tað líka so nógv tað at vit skulu minna hvønn annan sum vaksin á eisini hvussu vit eru saman hvat vit brúka tíðina uppá og og so framvegis og so kann eg skunda mær at siga tað beinanvegin at mítt mál sum landsstýrismaður er at vit í mun til tað at vera foreldur í dag tað er ikki bara bara tað eru tað er nógvsum mann skal fyrihalda seg til millum annað hetta við netinum skermtí tað at seta mørk í dag hvat er tað í mun til hvat tað var har tað var loyvst at kanska at seta brúka kanska harðligar metotur í summum førum tað verða ikki fremmant í føroyum heldur tað eru við tíbetur farin frá og hvussu eg hvussu seta vit so mørkini í dag tað er tað er øgiliga áhavert og tí hugsi eg at nógv foreldur hava ofta sagt frá attey sakna eitt stað har sum tey á ein lættan og óformellan máta kunnu heinta hjálp bara spyrja til ross ella og so framvegis

tí at tað eru nakrar kommunur ella flestu kommunur hava eina eina tænastu longu sum hevur við børn at gera og tað eru ofta barnaverndartænasta og eg ætlaði ikki at tá ið vit tosa um hetta slag av ráðgeving at tað skuldi for yvir í barnaverndaryski vit skulu hava eitt tilboð so ella so har foreldur kunnu venda sær í mun til tað at vera foreldur íð dag tað ert tilboð sjálvandi tað er tað er upp til tey um tey taka av men tað skal vera tann møguleikin hugsi eg í tí lokala umhvørvium har sum tey koma frá at tey kunnu venda sær til tann kommunala partin um ati og har eg so eisini hugsi at vit sum ráð kunnu eisini og tann landsstovnurin sum eisini hevur við familju ráðgeving at gera kann vera ein partur av tí tað hugsi eg og akkurát hvussu vit gera tað tað mugu vit so eisini í ní samráð við kommunurnar at gera men eg hugsi at tað er ein møguleiki fyri ati koma nógvum av hesum her problematikkunum til lívs vit fáa ikki loyst alt bara sleiði í yvir einum handilsvenni men bara tað at mann fær spurt tey sum hava skil fyri tí fakfólk og so framvegis tí tað sum sum mínast til trýste á kanska skúla dagstovnar og onnur er blivið tað størri eisini tí at tað er vit hoyra ofta at at at tey verða kimaðir niður kanska av foreldrum sum standa ráðaleys í mun til nógvar avbjóðingar sum eru í dag og og so skuluvit eisini ansa eftir at ja ja hvussu stórt gera vit stóran gera við trupulleikan men men eg eri púra samdur við uppskotsetaranum a hetta her er eitt vit skulu gera alt sum stendur í okkara makt fyri at verja okkara børn og so er tað etar at finna eina balansu við hvussu nógv vit vit blanda okkum og eg eri samdur við teimum sum hava ført fram her í dag at vit at tað er nakað við vist ta kemur át signal frá almennu myndugleikunum um at her gongur eitt mark her komið eftir mørkum og her seta vit ei mark at so seðra tað eisini niður ígjøgnum systemð og har eri eg ikki langt frá tí tankanum at sum erhard joensen er inni á at vit kunnu byrja við at gera skúlan telefon frían fyri eisini at taka eitt ok frá næmingunum og eg veit at tað leggur upp til eitt øligt kjak tað veit eg hetta her við tí fría skulu vit bara lata børnuni og so framvegis men eg haldi tann tann tað kjakið er áhugavert og haldi eg haldi taðer vert at taka upp eisini eisini her og og aðrastaðni í samfelagnum hvat fer tað av at hvat er munurin á at ein næmingur skal leggja kanska telefonina í ein bakka tá han kemur um morgunin og og fær hann aftur tá ella hon bara er heima og so fær hantá hanlá har har er nógvir har nógvar novansir

so erla so eisini mugu verja okkara børn og og og og ikki kanska so tey kunnu hugsavna seg um tað at vera í skúla tá er mann í skúla og tá er mann hundrað prosent í skúla og einki annað kemur o forstýrar og so er tað møguliga spurningar í mun til tað ja hvat sovilð tey skulu hava fatur á foreldrunum jemasso skúlin hevur telefon og flokslærarin hevur telefon og so fraso framvegs so har eru loysnir fyri tí og tí er tð áhugavert at at at tað kemur upp eisini í ein svorðnum kjaki sum heta her tí at er tað ein gongd leið og og og og hvussu nógv skulu gera burturúr tí men tankin e ikki fremmandi fyri mær heldur tað erhann ikki erling eidersgaard var inni á hesini her við einum miðlaráð og tað undrar eisini meg t hvar bleiv tað av í øllum tí at tá eg lesi eisini um tað sum bleiv samtykt á ella tað sum stóðu í lógina tað gav ordliga góða meining í mun til at tað var ein ráðgevandi oynd sum tað sótu fólk sum høvdu skil fyri hesum vandinum sum eru á netinum og í við filmi og korta sínum tað hugsi eg eisini at at landsstýrisfólk s sum var av hesum økinum høvdu notið gott av í mun til at ráðført seg við í í mun til hesar spurningarnarsum eg eru frammi í dag og sum eg eisini hevi rótt eit rópt eitt sindur um her nú hvat hvat er best at gera í mun til akkurát tað økið og tað økið og tað tøkniliga og upplýsingar og og og nær fer tað for langt nær nær nær traðkar mann yvir eina foreldraleiklutin og so framvegis at tað sæt eitt ráð sum ja mann kundi brúkt eftir tørvi tað haldi eg hevði verið verið kærkomið og tað tí fari eg eisini tí gott at tað verðið nevnt her haldi eg av tingfólkum at tað ætli eg mær at t kanna nærri um hvussu vit kunnu fáa so ella so aktivera aftur tað fari eg at kanna eitt annað nú nevndi eg hetta her við við telefonfríum skúla tað er eitt sum mann kann kjakast um og sum eg haldi er ovugavert men so eisini tað sum eingin hevur nevnt í dag hetta her sum fer fram á netinum sum eitur jodel og eg kenni for lítið akkurát til at siga akkurát hvat tað handlar um men men í stuttum kann mann siga tað er ein pallur ein app haldi eg har ung fólk ella annaní kunnu ja siga tað akurát sum tað er harra formaður spilla hvønn annan út

har hugsi eg altso har er eitt eitt mark at setas sum at skulu vit góðtaka tað bara í føroyum at okkara ungdómir okkara ungu bara ganga og spilla hvønn annan út og siga hvussu ja øll óhvæmisorð sum mann finnur um hvønn annan og teirra foreldur og har sum tey koma tað er happing sum fer fram so kannmann siga happingr kanska minka í skúlanum ella aðrastaðni men fer nú fer hon so fram á á netinum og tá haldi eg at vit sum samfelag ha eitt stórt stórt problem og visi egp á nakrar máta kann gera nakað við tað at steðga tí óhugsing sum fer fram har og tí tí neyðug gerandi av hvørjum øðrum sum menniskjur oghvussu hugsi eg sum sum ung fólk hvussu skulu vit vera í fyri hvørjum øðrum tá vit kunnu har bara kunnu við navni seta á at tann og tann er so tað tað er haldi eg eisini og sjálvt um tað fer eit sindur burtur frá hesum evnunum sum hevur við við pornu at gera men so haldi eg tað r eitt sindur í familju við tað sama at vit loyva hesum tingunum og tað verður veruleikin tann sum vit tosa við okkara ungu tað verður veruleiki hjá hjá okkara ungu og og og við vaksnu ella vit sum sum er koma ett sindur til ors vit standa og undrast á at hettaher yvirhøvur kann fara fram tað tað har haldi eg at vit eigan sum har er púra greiðir at at samfelagið eigur at at melda út at tað góðtaka vit slett

men so annars eg eri samd við teimum at tað arbeiðið sum fer fram og nú havi eg gignað og ssp sum onkur eg veri inni á undir ráðnum at tað arbeiði at vit styrkja tað arbei at blíva við at styrkja ta arbeiði vit tosa ikki for nógv um eftir e haldi er flott av steffan klein poulsen uppskotsetaran ogg miðflokkinum at taka hetta upp sum er nógv taboliserað saman við nógvum øðrum evnum í føroyum sum eru taoliserað tað verður seg rúsevnir og rúsdrekka og øll tey keðilig tingini sum og og og inses og so framvegis so vit hava vit hava sum samfelag ein ein stóran leiklut í atverja okkara børn og og vit skulu bara gera tað saman við teimum sum hava best skil fyri tí ovit skulu gera tað skynsamt og skulu gera tað so skilagott sum yvir
høvur tipur takk fyri árarforninu takk fyri sot okur viðmerking andiko
polsen ger sovæl ja takk fyri mær dámdi øgiliga væl røðuna hjá djóna nols joensen hann var inni á nógvum ymiskum tættum millum annað hefta her við telefonini í skúlunum eg haldi at tað er ein gong leið at fara at mann ið hvørfólk kann gera tað sum mann hevur møguleika til at fyribyrgja nemliga at minka um nýtsluna av telefonum í skúlunum men tað reisir sjálvandi eisini spurningin um hað sum við teldum sum jú er eitt undirvísingaramboð í dag har ið nógv annað eisini finst á á á teldunum og á netinum eisini ha viðvíkjandi hesin her við við jodel og og teimum pallunum sum nú finnast altso happing er so mikið alvorlig og tosa um porografi og sovíðari g happing á netinum er harðskaður av grovasta slag og tað er blivið so mikið alvorligt at tað eisini finnast dømi um at fólk hava ung fólk hava tikið lívið av sær orsakað av tí harðskapi og tí ágangi og haturstali sum gongur fyri seg á á netinum í nevnd o jodeld at tað finnast
takk fyri sovor tað gjón nols jon
olsen ger su væl ttakfyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina aniku olsen ja tað er púra rætt at og nú kennir anikuols eisini í skúlaskúlan innan frá og og og veit kanska tær avbjóðingar sum eg liggja í tí og hvar gongur so grensan fyri skuluvi so eisini taka telduna men men eg hugsi um at mann kann byrja við telefonini og siga tað er tað altso tað er tað sum vit sum føroyski myndugleikar hava hava bestemmað o og og og ja og tað fer at geva eina rúgvu av av av avav av av av skittstormi hevði nær sagt men altso tað tað er tað er so tað sum vit vit mugu vit mugu gera og handla upp á nakað sum sum sum gongur tann skeiva vegin ø og eg haldi eisini atihetta her nú nevndi eg jodl men tað eru nógvar aðrar eisini hetta er tað sum fer fram at vit fara illa við hvørjum øðrum og har haldi eg la eg eri av tí sannføring at har eiga vit a hava eina nullhugsjón altso hvat hvat fólk so annarssiga hvønn annan tað man skal ikki heldur fara og blanda seg og vit síggja facebook er jú eisini eitt eitt eitt gott dømi har mann torir bara at siga alt og kanst leingja um seg við øllum møguligum men tá ið man so stendur andlit til andlit sum onkur
bíða eg hyggi inn í eyguni á hvørjum men tá tár man einki at siga so so vit eru vit eru at tað er vandar á nógvum í fronti takk fyri harra formaður takk fyri so er tað steffan klæðin
polsen ger so vælharra formaður tað er gleðiligt at hoyra at at landstýrismaðurin er so konstruktivur og og faktiskt nevnir nøkur ítøkilig ting sum hann ynskir at seta í verk viðvíkjandi hesum og kanska okkurt sum sum liggur øgiliga tætt upp at hesun her øh og og heta her við at g hava ongar telefonir har í skúlunum eg minnist frá tá eg sati næmingar ein í kambsdali tá var tað ein spurningur sum stakseg upp hvussu skuluvt fari halda okkum til telefonirnar fólkaskúlanum eru børnini upp aftur yngri so tað er eitt taðe eitt gott boð tí er sera lágpraktiskt og fyri tildømis taka barnagarðarnir so er tað nakað sum ger seg galdandi í dag øll børn renna ikki unt til telefon men foreldrini kunnu gott fáa fat í sínum børnum ututtan at tay hava hesa telefonina hjá sær jodhele eer eitt er ein onnur avbjóðing á netinum tað at hetta her við seks ting tað at børn faktiski at brúka tí tey tey selja nakin myndir av sær sjálvum altso og og nógv onnur absur
takk fyri hjá onum nóls joen
sen gersovæl takk fyri og takkfyri viðmerkingina stefan klein poulsen ja stefan klein polsen nevnir nøkur ítøkilig ting har og eg havi eisini bara upp á ta stýðstu tíðina á mann eg sitið sum landstýrismarur so hervat vitja onkran skúla har líknandi søgur koma fram at lærarar koma fram á næmingar sum standa úti á vesinum og taka myndir og og so framvegis altso su sum vittað er tað er tað er ein reeli trupulleiki og nakað sum vit eiga at handla upp á og ikki bara lata tað blinda eygað tað fer fram og og vit skulu vera vit skulu vit skulu ansa eftir at at tað ikki líkasum og so leingi sum tað gongur jemi sum gongur ítag og og og tí men hetta hetta sum eg komið fram nú sum vit hava kjakast um í dagv við tað tað loysir sjálvandi ikki alt o og tað og tað kemur kanska ikki inn á kjarnin akkurát við tí sum hevur við pornvídnin at gera beinleiðis men men eg haldi at vit eiga at byrja eitta eitt eannað stað og og tað vildi verið fínt ein fín byrjan upp á p á at viti vit góðtaka ikki at hesi tingini fara so víða sum sum tey hava lyndi til at faratí
takk fyri harra formaður takk fyri so er
á jenis arana ger so væl øgiliga frýandi at hoyra landsstýrismanninin tosa um jodele sum nakað sum nakað øgiliga vandamikið sum vit mugu gera okkurt við sovíðari men porno er ikki eitt vet minni vandamikið fyri tann unga enn ella jotell tað er tað ikki og eg vil siga at hann hava lurtað ídag also alt hetta her er nógv uttanum tosa um at mann ikki kann nakað jú mann kann helgi abrabsen nevndir til dømis hetta her fyltur ímóti móti barnaporrinum tað ber til manst so ikki leita leingi í listeraturinum finna út av at tað ber til so eg hopi at tað verður við einum veldigum álvara at landsstýrismaðurin fer inn í eftir her máli tí hetta er vandamikið
takk fyri
als joensen ger sovæltakk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkinina jens a rana ja ja nú nú nevndi eg jodel sum sum eitt av fleiri og og eg eri púra samdur í at at at at porno er er er minst um ikki verri so at at fáast við ella sum hevur keðilig árin á á okkara ungu tað eri púra púra samdur í og tí skulu vit eisini gera alt tað sum vit kunnu og og og og fyltir sum jenis ranaevninevnir vistað er tað jam so gera við tað altso tvit skulu taka og og brúka tað sum sum tey sum sum hava skil fyri tí mæla til og og og og og tað fari eg so eisini at kanna víðari í ráðnum hvussu vit kunnu upp á besta máta fáa fokus á hetta her og tað hevur miðflokkurin so eisini gjørt við hesum uppskotinum tað haldi eg er gott tí vit skulu vit skulu torða taka kampin upp tað skulu vit og vit ikki geras eftir men gera alt sum vit kunnu fyri at verja okkara børntakkr

takk fyri harra formaður hsum uppskotsstillarar so vildimann onktí ynskt sær at mann hevði tretivu minuttir tí mann hevur ofta nógv upp á hjarta tá mann egn sett seg inni í eitt mál í mínari fyrru røðu greiddi eg frá hví vit eru í einari nýggjari støðu hví vit suldu taka hana í álvara og og lýsti avleiðingarnar av pornografi og øðrum áganginð á netinum og so er tað loysnirnar hvat er tað at vit skuldu hvussu hvussu kunnu vit skánað børnini fyri hesum ónærisliga tilfarinum og har haldi eg har síggi eg tvey spor fyri mær og tað er foreldrini foreldrini hava jú høvuðsábyrgd av sínum børnum og tí hevði tað verið øgiliga gott og at vit fingu t kjakið er longu byrja um hvørjar leiðreglur kundu vit givið foreldrunum vit høvdu jú undir korona tíðini eini rúgvu av tilmælum um um hetta og hatta hvussu vit skuldu uppføra okkum og og slík tilmæli høvdu verið øgiliga góð til foreldrini tá ið tað kemur til hvussu tey kunnu skana síni børn ímóti porografi og ein av teimum relevant relevantu spurningunum sum landstýrismaðrin eisini var inni á aft so nær skal eitt barn fáa eina telefon r tað er tað er ein relevant spurningur at seta sær og tá tey so eina ferefáa hesa telefonina hvussu kann mann kki hava okkurt slag av foreldrakontroll a og og at tey fingu vegleiðing til tær loysnir sum eru á økinum og har eru loysnir har eru loysnir á økinum øhar eru simplar vpn loysnir sum blokera tær heimasíður sum hann ikki kal koma inná visti an vil tað og ísraelar teir eru genialir altso ræðiliga nógvum frontum og eisini hesi frontunum hava teir ment tí nógv tí mest snildu appina sum høvur er á marknaðinum hon eitur kanópi tað er ein inteligent app sum vesuelt sær hvat er á tínum skermi og hon fer hon hon fer út a hvørja app oghvørja heimasíðum tú fert inn á hon ikki bara at plakera heimasíður sum er øgiliga simpult men fert tú inn á eina grein har ónærislig tilfar er so dugir hon í níggjuoghálvfems komma níggju prosent av førunum at lesa av her en enæraslig mynd hetta er pornografiskt tilfar jamen so blívur tann myndin bara hvít og tú kanst lesa greinina og hvat ð er tú ert inniá uttan at síggja alt hetta her ónæritka tilfarið ogtað er bara fira vísa eitt dømi um at loysnir eru á økinum her hevur verðin vilja í ísrael til at menna eina øgiliga snilda app og heilt ótrúliga góð loysn upp á í hesum førinum foreldrakontrol tí hettae ein app sum mann frívilija kann kann fáa sær og og og so seta eitt iinteligent foreldrakontrol á hitt sporið hitt sporið har hugsi eg meir generelt kundu vit funnið aðrar tekniskar loysnir kað ska so minna um hesar appirnar har vit taka tilfarið aftur um diskin líkasum mann fjernaði øll tey tey pornubløðini sum stóðu fram í handlinum aftur um diskin kunnu vit gera okkurt líknandi á netinum tí eg eri sannførdur um at vit vit eru noydd til at seta ein verjugarð upp av onkrum slag

um vit seta henda verjugarðin soso verður onkur ført fram at børnini te tey kundu øgiliga lættliga hoppa upp um henda verjugarðin ttey tey skulu nokk finna ein veg og tað tað eri e ikki heilt ósamdur í at tað er tað ræðuliga ofta skjótt at at finna ein ein um veg men men hesin verjugarðurin vildi sent eitt øgiliga sterk signal um at hetta her er faktiskt nakað sum eg eri niðurbrótandi fyri teg tað fara so nøkur at hugsa seg um og onnur vildu veri skánaði tí tað er so ræðiliga nógv børn og og og menniskju sum heild sum koma óvart fram á hetta her sum ikki vilja frakland arbeiðir í hesin hr og stórabretland við tí so kallaða pornu passinum har mann skal verifiserað at mann er átjan ár týskland hevur havt ætlanir um at at niðurlukkað nakrar av hesum heimasíðunum tað nvar heilt stóri millum annað pornhopp sum er tann størsta heimasían og um maingik oyðir er nokk tann størsti aktørurin í hesari branskini so tað er nakað sum týskland eviropi at venda í týsklandi og so var tað hesin her serfrøðingurin eg haldi tað var í gjárkvøldið ein ktserfrøðingur úttalaði seg um akkurát hetta uppskotið hjá okkum í kringvarpinum og hann vísti so so nógv onnur at tað er trupult at sois tøkniliga at seta eitt stórt apparat í verk og hann blakar bóltin til foreldrini ja sum eisini hava ábyrgd men eg haldi virkligani vit skulu fara niður í detaljurnar og kanna hetta her tí tað kann ikkihert rætt hát vit bara siga hetta her htta er fór tekniskt avbjóðandi og og so og so slepp mann tí øso so taðtað er tað er ein vinkul sum sum nevndin virkliga má dyrka tá tær kema til tekniska hvørjar loysnir eru tí er sannførdur um at tær eru har og hendan her appin sum nevndin hjá ísraelinum er eitt sterkt dømi um at
har altso har eru har eru loysnir á bávum síðum ja tann tann myrka branskjan er snild og óbeaðilig men fólkið at í góði síðuni finna eisini góðar loysnir ja takk fyri so er tað elsbett mersedis gunlastóttur sum eigur orðið ger so væl
ja eg haldi eg haldi sjálv at tað er gott at mann setir fokus á hetta evnið tí at hetta er kanska ongantíð meira aktuelt entað sama og tað sum er so løgið tað er at onkur londgrannalond hjá okkum hava havt tað verið legalt tann tí tað var meini danmark tað var tað í ordan millum nítjan hundrað og níggjuogtrýss til nítjan hundrað og fýrs haldi eg at tá var tað barnapornu legalt so tá ið mann sigur onkur ver her og sagt at vit hava tapt kríggi ta tað haldi eg faktiskt ikki tí at har er ein hugbursbroyting sum vil nakað og eg las hett upp frá julanspostinum og tað varð frá átjantil sjenda í tjúgutjúgu
eg kundi lista aftur gersvælnú e má betri tíð her stendur í ellivu ár varð danmark hælipornu mekka wáforgrep ingen inn í nítjan hundrað og hálvfjerðs eni forsyna danmark cæliverdes ptofilomeð børnupornu fór her jemmu vardi lóli føroindaekspertr foreldri til at eksperimenteramederaðspørn og visti mann sagdi frá var mann innsnerpin hatta var ei bara ein partur av hesum her artiklunum og tá haldi eg at vit eru komin øgiliga langt í so máta visti mann kann kalla tað í krígnum tí hetta er so veruleika fjart at hetta yvirhøvur kundi hent í dag hvørki í danmark ella føroyum ella okkara grannalondum at mann hevði fantasi til at hugsa yvirhøvur t hetta at mann kann akseptera slík ting ø eg eg hugsi um hetta her við fartelefon eg sá ein artikkul um at børn í dag hava sjónvarps ofta inni í sínm egna kamari etað var í útlondunum og nú vísir ta seg at onkur kanal fór at senda porno og tað var kanska nokk so tíðliga á kvøldi sum foreldrini gjørdu vrøvl at hetta gongur ikki og tað vil siga at børnini kundu hava fría atgongd til hendan filmin tí at tey høvdu sítt egna kamar og sítt egna sjónvarp tá fór eg at hugsa um fartelefon sum onkur verður inni á her sum eg verði og røtt tað er at vit hava øll fartelefon børn heilt ung børn tey ganga við hs flottasti flotti fartelefonnum og við teimum heva atgongdtil stórsa alt og í hesum uppskotunum stendur eisini tað at tey skulu bara trýsta á at jú eg eri átjan árpluss so havi tað atgongd til tað sum tey vilja hava atgongd til tá tað snýr seg um porno og samstundiser eisini at lesa at teið byrjað longu frá áttaogárs aldri so kunnu tit ímynda tykkum at vis í nú veit ikkiumann skal siga at ja drongur ella genta vistu vit taka eitt dømi ein drongur her r hugt eftir pornufrá tí hannheur verið átta inntil hannher verið átjan hog so greiðir hetta eisini frá at kanska mann beginnur við at hyggja eina ferð um mánaðin fyri síðani at hyggja eina ferð um dagin og tað er alt møguligt slag á pornu og tað er mann sigur hoyrd porn eisini og ella harðskapur í í í hesum pornum og og so eg sigi bara eitt hugsað dømi atso møtir hesin drongurin tá hann er seytjan átjan einari gentu so er spurning hvat skal kann mann vænta hon skal standa modell til hetta er tað sum hann hevur fingið allan vegin uppeftir og grundin til eg sigi hetta her er atgrundin til eg siga hetta her er eisini at onkur nevndi einaferð fyri mær at onkar unga gentur hevði spurt altso hvar er grensan hjá mær altso hjálpa sær við hvar er grensan hjá mær hvussu nógv skal eg standa modell til tá ið tey mann sigur tá ið tey eru heilt ung ha men tað betýðir ikki at hetta er generelt men men eg sigi bara eitt hugsað dømi kundi verið hetta her og skal eisini síggjast ljósini av at tað eru ungar gentur sum spyrja hvussu hvussu nógv tær skulu standa modell til so hetta er ikki at mann sigur hetta er øgiliga alvorligt haldi øja her stendur nógv gott í hesum her og sum tað eisini stendur hr vis eg fái eg bara hálvan minutt afturat kan eg siga ja so stendur eisini taðer fyrst og fremst foreldur ið hava ábyrgd av sínum børnum tey eiga tí at verja børnini móti pornu og avmarkað atgongdina til interneti ella ein á ein ella annan hátt og herhaldi eg eisini at foreldrini skulu vera øgiliga vakin eisini við tá ið tað kemur til fartelefonina um at seta grensur men altso í skúlun svharra formaður har skulu sikkurt lóðir til fyri at fyribyrgja tíð sso orsaka eg tók for langa tíð tak fyri sovr eia viðmerking
steffan klein poulsen ger so væl harra formaðu eg vil bara takka elspett mersetis gunnlestettir fyri at hon at hon faktikt tosar vón í í nógvam hesim sum kann virka vónleyst har hon hevur lýst øgiliga væl hvussu illa tað stóð til í danmark og at mann sumøkin hevur flutt seg rættiliga langt rætta vegin og nú lýsti vit nakrar av avleiðingunum av pornografi millum annað heta her at heilan heilin er umbroytiligur hann kann broytast til tað ringa og góða hann er ikki men meikanisk han er sum eitt eitt træ sum livir og og ogja visi mann persónur er komin øgiliga langt á sporðinum so er tað vón fyri tí einstaka persónum tí at tað heilin kann broytast til tað góða aftur eg trúgvi virliani at tað eisini kann ger seg galdandi fyri samfelagið fyri tað um vit føla vit fara nent á sporðinum so kunnu vit driga inn aftur
hatta er góða sporiðtakk fyri elskoytt missetiskunnilsøtur
takk fyri at hoyra formaður bara tað at løgtingsmaðurin hevur sett fokus á hetta her flytur nakað og ofta verður tað sagt hví gjørdi tit ikki hatta og tá ið tað verður onkur mál men eg eg altso tingini flyta seg alla tíðina og vit hava alla tíðina nakað at keypa fyri og tíí er tað við stilla upp aftur og tí er tað við bleiv við at vera her í løgtinginum og og kempa og eg visti onga løtu í at vit øll her samanfara at kempa ímóti at børn fáa forlætta atgongd til pornu eg visti onga løtu at eg trúgvi ikki eitt menniskja inni í løgtinginum ella í føroyum í heila taki eg eri interesseraður í at nakað barn fær lætta atgongd til børn tí tað er ikki gott fyri børn at fáa atgongd til slíkt er hvørt væl tað sum eg haldi takk fyri
takk fyri so er næstu rørið á listanum stefan
leim poulsen ger so væl ja takk hara formaður nú nærkast vit endanum og taltíðin er øgiliga stutt hetta síðsta umfari men hugsa apa taka samanum og siga tað at vit vit eru noydd at verja børnini tølini sum vit hava ramt upp vísa púra greitt at tey eru for ung tá tey koma fram á pornografi og avleiðingarnar eru stórar og og fyri at s bara fyri at nuansera ella vísa á onnur viðurskifti sum gera seg galdandi á netinum tað er norska politii meldaði út at ein av teimum størstu trupulleikunum var ella eitt punkt av stórum trupuleikum í norra tá teir sóu sum ein trýssil sum teir úttala seg var atatburðin hjá børnum á internetinum og tað er soleiðis at børn byrjaði at selja nakinmyndir av sær sjálvum til vaksin fólk á netinum hetta sær norska politiið sum ein kempitrupulleika og og tað gera børnini uttanum foreldur og og okkurt barn hevði úttala seg um at ja etta t tá i tey fáa pengar og annað burtur úr hesum her men tta hildu tað t innstóð hvat tey havði gjørt og og sum skuldu fortelja foreldrun um tað so vildu hetta barnið heldur doyggja enn at fortelja foreldrunum um tað tí at tað var farið heilt av skraplan og tað ger seg galdandi fyri sama aldursbólk teir siga at tað erua portur um okkurt fimm ára gamalt barn tað ljóðar tað ljóðar heilt ógvusligt eisini onkrar sum eru elliv íár og og so vísa seg eisini at ungar gentur leita sær eftir so kallaðu sjocerdaadis altso at mann sendir myndir og og fær ymiskar ágóðar men at børn bæði í lítlir smádreingir og gentur senda myndir av sær meðan tey dansa nækin ella hvat tað er til vaksnar menn og og og fáa pengar burtur úr tí tað er tað er eisini nakað púra absurgd sum gongur fyri se á netinum og og afturat tí kunnu vit
pýsa alt møguligt upp og vit nevna pornografi her positivt og tað er eitt problem sum vit skulu viðgera og finna tav hvussu loysar ta hetta umframt tað er tað nógv nógvar aðrir ónersletir á netinum takk hara formaður takk fyri so er tað elsbett mersedis gunlasdóttur við einum viðmerk
ja takk fyri harra formaður tað er akkurát hetta her eg hugsi um at hesi børnini ongantíð gloyma ørnini blíva einaferð vaksin og tá hesi børnini er vorðin vaksin ímyndi tykkum hvussu tey hava tað hetta skal forfylgja teimum restina av lívinum at tey einaferð høvdu ikki kanska skil fyri at hetta ger man bara ikki tí liggur tað ein øgiliga stór ábyrgd av foreldrunum og eittúr heiltsigur vænta eg at vistu foreldrini visti hvat gangið fyri seg so høvdu tey steðgað tí perrom govendi tí er tað so øgiliga neyðugt at kanska vit myndugleikar gera tað vit kunnu eisini fyri at upplýsa eionir til foreldrini til skúlasystemið til samfelagið í heila tikið hetta heri við barnapornu og hendan fría atgongdan skal steðgast sog tað ongantíð ov skjótt er mín mein

tey fáa ein klein poulsen gjørt væl har fór mær út tað er tað í stuttum tað snýr seg um tað er tað at børnini tey tey duga ikki sjálvi at síggja avleiðingarnar av tí sum tey gera við tann eftir sum vit nevndu við við í norra at ung børn senda myndir av sær sum so seinni tá tey teir vaksna lívið stað tú ikki frá at florera úti á netinum og tá tað so kemur til til nýtsluna av pornografi sum vit hava viðgjørt í dag so eru børnini aftur har for ung til at verja seg sjálvi og og kanska heldur ikki tá tú at síggja alla avlýðingarnar av tí og tað er tí at tann vaksni má taka í karakter og og virkuliga gera ein innsats fyri at skanna sítt barn og vit sum myndugleiki hava eisini ábyrgd ja og mín vón er at mentanarnevndin fer at koma til nakrar skilagóðar niðurstøður og og ja fara í hesum uppskotinum inni í eitt uppskoti um positivum anda og og virkuliganum síggja møguleikar sjálvt um tað upp á nógvar mátrið kann virka vónleyst so so er
teta virkligani vón á hesum økinum eisini takk fyri so er orðaskifti komið í enda og málið verður beint í mentanarnevndina so eru ikki fleiri mál til hendan fundin men áðrenn so vil eg siga tað at tað er eitt álit lagt fram tað er álit sum trivnaðarnevndin hevur lagt fram og tað erløgtingsmál nummar seksoghálvtrýss uppskot il løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um familjuískoyti hjálparískoyti til húski og hækking av familjuískoyti í tvey túsund og trýogtjúgu og tað verður sett á skrá ønæsti tingfundur verður mánadagin tjúgunda mars klokkan ellivu nul null ví hesi dagsskrá triðja viðgerð av løgtingsmáli hálvtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um at byggja eitt bú heim umlatingarheim í tórshavn til børn og ung í autismu øktar útreiðslur til verkætlanina triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogtretivu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um raði á málum og málsøkjum yvirtøka av farsóttar málsøkinum triðja viðgerð av uppskoti til løgtingslóg um broyting í annorning forferðini av lóg om foransstaltningur móti smitsomi á andraorð baresygdómi myndugleikarflytingar vegna yvirtøku av farsætrarmálsøkinum og so onnur viðgerð av løgtinsmáli seksoghálvtrýss uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um familjuískoyti tíðaravmarka hækking av familjuískoyti og hjálparískoyt til húski fyrsta viðgerð av løgtinsmál trýss uppskot til løginslóg um almennu talgildu postskipanina mínboks fyrsta viðgerð av løgtingsmáli einogtrýss uppskot til løgtingslóg um talgilda samleikakortið fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar seksoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broytingí løgtinslóg um áseting av skatti ásetingarlógin øktur barnafrádráttur fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar trýogtrýss uppskot til løgtingslóg um at umbyggja hølini hjá apoteksverkinum á stara við fimtan og til seinast framløga og løgtinsmál nummar trýss og einogtrýss verða viðgjørd undir einum og beint í fíggjarnevndina og mál nummar seksoghálvfjerðs og trýogtrýss verða beint eisini beint í fíggjarnevndina so vóru ikki fleiri mál á skrá og so er hesin fundurinlokin